so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag týsdagin trýogtjúgunda marsog fyrsta skránni er atkvøðugreiðsla um skrivligan fyrispurning eysturstrika tíggju tvey túsund og tjúgu til helga abramsen landsstýrismann í umhvørvis og vinnumálumog hanner frá pállareynatúgvum hann er viðvíkjandi sethúsafígging á bygd og um eingin mælir ímóti so fari eg at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at hesin spurningrin skal svarast tað er samtykt so fara vit til ta fyrstu aðru viðgerð tað eru tíggju aðru viðgerðir á skránni í dag og vit fara undir ta fyrstu tað er onnur viðgerð av løgsmálnummar hálvfjerðs uppskot til løgtislóg um broyting í løgslóg um eftirløn tað er eftirlønarlógin frítøka fyri uttanlandsinntøku og javnbjóðskapping millum eftirlønarveitarar tað er magnus rasmussen sum fær orðiði ger so væl
maður eg fari at lesa álitið upp í hesum málinum og tað er ein samd nevnd sum tekur undir við málinum men vit hava ymiskar viðmerkingar men vit eru øll samd um hetta sum eg lesi um hesar viðmerkingarnar landstýrismaðrin fíggjarmálin jørgun niclasen hevur lagt málið fram níggjunda desembur í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð tjúgunda januar tvey túsund og einogtjúgur tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttaogtjúgunda januar fjórða ellinda og átjanda februar undir viðgerðin hevr nevndina á fund við áhuga felagi antaris felagið peningastovnar lív petripensjón landsstýrismann í umhvørvisvinnumálum helga abramsen saman við tryggingareftirlitinum og landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgu niclasen saman við taks ein samd nevnd vísir á at uppskotið um broytingar eftirlønarlógini hevur tvey endamál at endurgjald av uttanlandsinntøkuni verður sjálvboðið um løntakarin antin rindar til óna ella løntakarnar arbeiðir fyri útlendskar arbeiðsgevara og ryndar til eina útlendska eftirlønarskipan sum taks metir nøktandi tvey at tryggja javnbjóðskapping ímillum eftirlønarveitarar viðvíkjandi eftirlønargjaldið á uttanlandsinntøku ver mælt til at persónar ar arbeiða uttanlands hjá útlendskum arbeiðsgevarar verða frítiknir at rinda til eftirløn av uttanlandsinntøkuni um tað antin við rinda til fólkatrygdir navn ella tað heva rindað til ein skipan uttanlandssum takmter nøktandi um viðkomandi umframt hevur føroyska inntøku afturat uttanlands intøkuni skal eftirlønargjald rindast í føroyum og av føroysku inntøkuni tey við uttanlandsinntøku ið rindað ynski at rinda til eftirløn í føroyum kunnu framvegis gera tað hesum tekur nevndin undirvið fíggjarmálaráðið mælir ið skrivi til fíggjarnevndina til eina broyting í lógaruppskotinum sum letur landsstýrismannin varðveita eina kunngerðarheimild sum annars ótilætlan verður strikað úr lógini heimildin snýr seg um at landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur um hvat er at metast sum nøktandi eftirlønarskipan uttanlands hesin tekur nevndin undir við viðvíkjandi at tryggja javnbjóðis kapping millum efirlønarveitara verður í uppskotinum skotið upp at somu ásetingar verða galdandi fyri peningastovrnar sum fyri aðrar eftirlønarveitarar og hesum tekur nevndin undir við í hesum viðmerkingum setir ein samd nevnd fram soljóðandi broytingaruppskot at í grein eitt nummar tvey verður nummar átjan sum punkt tvey sett landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um hvat er at meta sum nøktandi eftirlønarskipan uttanlands tá tað sum fall burtur ogso er tað pollareynatúgvu sum
fyri at lesa nakra aðra viðmerkingar takka ja takk fyri so fær páll at reyna túgva orðið
ger sovæltakk fyri formaðurin sum heild taka vit undir við uppskotinum hjá landsstýrismanninum í fíggjarmálinm á hesum økinum jørgi niclasen men vit hava nakrar viðmerkingar afturat og tað er soljóðandi undirritaði ruttvang og kristin mikkelsen hava herumframt hesar viðmerkingar til tess at tryggja at tað ikki verður gjørdur munur á teimum krøvum ið verða sett til ymsu samfelagsbólkarnar í føroyum í mun til eftirlønarlógina vilja undirritað og leggja dent á týdningin av góðum myndugleika innliti í og eftirlit við teimum útlendsku eftirlønarskipanum sum verða fevndar av undantakin at rinda til eftirløn sambært eftirlønarlógini hetta er eitt nú týdningarmikið í mun til at tryggja at borgarar ikki sleppa undan lógarásettueftirlønaruppsparingini fyri ellivsárun kunna troyta almenna útgjaldsmøguleikan í føroyum harumframt verður víst á at tað undir viðgerðini í nevndini er komið fram hvørj ymisk leiki kann uppstanda tá tænastuveitarar á eftirlønarøkinum peningastovnarnir og eftirlønarfeløgini eru undir ymiskum eftirliti tryggingareftirlitið sum hevur eftirlit við eftirlønarfeløgunum er føroyskt málsøkið meðan fíggjareftirlitið ið hevur eftirlit í peningastovunum er felags málsøki vit eiga sum føroyingar at tryggja okum at evsta ábyrgd og eftirlit við útbodnum tænastum í føroyum alt verður fyriskipað undir føroyskari ábyrgd sum minsta mát eiga vit hava innlit í og luttaka í eftirlitsarbeiðinum so eina eiklíknandi støða er ikki altíð dettur niður í yvir okkum á nátt undirritaðu mæla tí landsstýrinum til beinanvegin at fara undir samráðingar við danir fyri at tryggja neyðuga føroyska innlitið og eftirlitið við peningastovnunum í føroyum við hesum viðmerkingum og broyting tekur ein samdnevnd undir málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja
hjá uppskotinum takkja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið so eru orðaskifti endað vit fara at atkvøða og tað er soleiðis sum tað eru nevnt her tað er eitt broytingaruppskot frá eini samdari nevnd tað fara vit fyrst at atkvøða um ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt sjeyogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk so er broytingaruppskotið samtykt og vit atkvøða so um málið soleiðis broyttger sovæleg haldi ta er ein eftir at atkvøða so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt í sjeyogtjúu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara so til punkt trý á skránni tað er onnur viðgerð á løgtinsmál nummar tveyogfýrs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um skatt av reiðari rívirksemi tonsaskattalógin til nágreiningar og konsekvensbroytingar hvør biður um orðið tað er magnus rasmussen sum fær orðiðger suvæ
ja takk fyri harra formaður ja hetta er ein samd fíggjarnevnd sum hevr skrivað álit í hesum her málinum og eg fari at lesa álitið upp tað eru uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um skatt av reiðarrívirksemi tonsaskattalógin hetta er nágreiningarog konsekvensbroytingar landsstýrismaðurin í fíggjarmálan jørgun niclasen hevur lagt málið fram tíggjunda februar tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð sekstanda februar tvey túsund og einogtjúgu ta beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttanda mars undir viðgerðini hevur nevndina fund við landsstýrismannin í fíggjarmálnum hjørgun niclasen saman við taks ein samdnevnd hevur hesar viðmerkingar við uppskotunum verða tvær broytingar gjørdar í tonsaskattalógini fyrra broytingin snýr seg um at nágreina at tað bert eru teimchartrai skip ið er ið ikki eru skrásett í eina føroyska skipan sum einans kundu vera í skipanin upp til tveir mánaðar fyri lítlum ári síðani varð tonsaskattalógin broytt áðrenn hesar broyting vórðu langtíðartaimbkjartaraskip fevnd av tonsaskattaskipanini meðan stutt tíðartaimbkjartaaskip ikki vórðu tað ætlanin við lógarbroytingin varð tá at eisini stutttíðartaimbkjartaaskip skuldu verða fevnd av lógini í upp til tveir mánaðar við lógarbroytingini varð tí upp til tveir mánaðir lagt afturat orðingini í grein fýra stykki eitt nummar trý men hetta var eisini viðsæreiðarí framvegis ikki kunnu langtíððarteimkjartraskip millum feløg í sama am og framhaldandi verða fevnd av tonsaskattaskipanii hendan avleiðing varð ó til ætlað og tí er neyðugt aftur nú at broyta grein fýra løgtingslóg lógini soleiðis at loyvi aftur verða langtíðarteimkjærtaskip eins og ætlanin eisini upprunaliga var seinna broytingin snýr seg um at konsekvensrætta áseting um grannskoðaraváttan í galdandi lóg vísir grein nítjan til grein fýra stykki tvey ístaðin fyri grein fýra stykki trý hetta verður rættað við hesum lógaruppskotinum við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at
samtykki uppskotið ja
fyri tær ein viðmerking páll á reynatøku gjørt væl ja takk fyri formaður heldur enn at tóka orðið so kundi eg hugsað mær at sagt tað við eini viðmerking til røðan at tað tykist sum at av fleiri av teimum uppskotum sum eru komin niðan í tingi bara hetta tíðarskeið síðani eg eri komin á tingaftur eru eru rættiliga stórar villur í av ymiskum slagi og tað er bara ein áheitan frá frá mær sum fíggjarnevndarlimia tað hevði verið gott um ómakurin sum bleiv gjørdur við lógaruppskotum sum vóru framløgd var størri ella betri tí
tí tað kemur eitt mínitiki ov ofta fyri at at at mál ikki eru ikki fullvæl úr hondum greiðum takk fyri
so er tað magnus rasmussen takk fyri harra formaður ja har summi menniskjuru har kunnu upstanda feilir tað kann tað hjá øllum men eg má geva pollareynatygvum rætt í at vistu vit hyggja eftir degnum í dag og eg fari upp aftur her um eina løtu so er tað eisini at rætta villur ella feilir sum eru íkomnir ha og at onkuntíð hendir tað tað má mann líkasum taka við men tað hevur verið ov ofta og tað haldi eg dagurin dag vísir so at líkasum kanska stramma tað upp tað tað vil eg hvussu e mæla til og eg haldi eg tori at siga at eg havi eisini
sagta á røttum stað onkuntíð takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og vit atkvøða í hesum málunum her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða soleiðis sum í málinum soleis sum tað blerður lagt fram og tað gera vit núitaaja vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt einmælt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fær soleiðis samtykt til triðju viðgerðso fara vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar tveyoghálvfems taðer løgtinglóg um broyting í løgtingslóg um tíðaravmarkað avgjald av ferðandi vit komu til føroyar hetta er leinging av tíðarskeiðnum í ferðandi skulu rinda avgjald við komu til føroyar hvør biður um orðið magnus rasmussen fíggjarnevndarformaður fær orðið
ger so vælja takk fyri ja tað er eitt álit í hesum her málinum um at leingja tíðarskeiðið í ferðandi skulu rinda avgjald vit komu til føroya í samband við kom vit nítjan og tað er ein samd nevnd sum stendir aftan fyri álitið og tað broytingaruppskot sum er her landsstýrismaðurin í fíggjarmálið jørgun niclasen hevur lagt málið fram fimmogtjúgunda februar tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð triðja mars í tvey túsund og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttanda mars í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen ein samd nevnd vil vísa á at við uppskotinum verður tíðarskeiði ferðandi skuldu rinda eitt avgjald á krónur trý hundrað og tólv við komu til føroya longt frá fyrsta apríl í tvey túsund og einogtjúgu til og við einogtretivunda desembur tvey túsund og einogtjúgu broytingin er grund á at kravið um at lata seg kanna við komu til føroya stendur við farsóttin varð staðfest í mars í føroyum í mars í tvey túsund og tjúgu í hesum sambandi vórðu ymsar fyriskipanir settar í verk eins og fólk vórðu sett í sóttarhald farsettarnevndin hevur álagt øllum sum koma til føroya at lata seg kanna fyri kovi nítjan øll ferðandi til føroya eru tí síðani sjeyogtjúgunda juni tvey túsund og tjúgu kannað fyri kovit nítjan avgjaldsupphæddin á trý hundrað og tólv krónur avspeglað kostnaðin hjá landinum uttan meirvirðisgjald fyri at fólk verða kannað fyri kovit nítjan landstýrisámaðurin í fíggjarmálin hevur sent nevndini í uppskotinum um tvær broytingar í lógaruppskotinum onnur broytingin er lógartekniskt har mann nágreinar í lógartekstunum at tað er fyrsti oktobur í tvey túsund og tjúgu sipað verður til í grein eitt nummar eitt fyri at eingin ivir skal vera um at heimild er at krevja avgjald við komu til føroya ári út hin broytingin er at løgtingslógin verður sett úr gildi fyrsta apríl í tvey túsund og tveyogtjúgu í staðin fyri fyrsta januar tvey túsund og teyogtjúgu fyri at geva taks longri skopbrá at innheinta møguligar eftirstøður við panting nevndin tekur undir við hesum men mælir hinvegin til at stytta uppskotinum á avgjaldstíðarskeiðið til at enda fyrsta septembur í tvey túund og einogtjúgu heldur enn einogtretivunda desembur nevndin setir tí fram soljóðandi broytingaruppskot at í grein eitt nummar eitt verður fyrsti oktobur til við einogtretivunda desembur tvey túsund og einogtjúgu broytt til fyrsti oktobur tvey túsund og tjúgu til við einogtretunda august í tvey túund og einogtjúgu og broyting nummar tvey at grein eitt nummar verður og ferð úr gildi fyrsta januar tvey túsund og teyogtjúgu broytt til og fer úr gildi fyrsta apríl í tvey túsund og tveyogtjúgu hetta er ein samd nevnd sum mælir løgtinginum
til at samtykkja hetta uppskoti takk fyrija takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er enda og vit atkvøða í hesum málinum og sum røðarin las upp so er eitt broytingaruppskot tað atkvøða vit um fyrst tíð er fór samdarnevnd vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða sjeyogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin r blonkt so er broytingaruppskotið samtykt og vit atkvøða so um málið soleiðis broytt tað gera vit núja vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð so koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar einoghálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um broyting í løgslóg um áseting avskatti ásetingarlógin skattlig javnseting ar persón sum fáa fólkapensjón og áseting sum um persónar sum eru sjeyogtrýss ár ella eldri sum ikki fáa fólkapensjón og sum áður hava fingið ein landsskattafrádrátt hvor bir m orðin magnus rasmussen
ger so væl ja takk fyri harra formaður ja vit í fíggjarnevndini eru samd um álit í hesum her málinum tað el løgtingsmál nummar einoghálvfems frá tvey túsund og tjúgu í ásetingarlógini landsstýrismaðurin í fíggjarmálið jørgun niclasen hevur lagt málið fram fimmogtjúgunda februar tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð triðja mars tvey túsund og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttanda mars í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðin hevur nevndina á fund við landsstýrismanninum í fíggjarmálum jørgun niclasen ein samd nevnd vil vísa á at í sambandi við fyrireiking av løgtingsmáli nummar fimmogfjøruti frá tvey túsund og tjúgu er grundað á eina misskiljing ein feilur komin inn í skiftisregluna grein trý uppskotinum feilurin ber í sær at fyri tað fyrsta at persónar sjeyogtrýss ár ella eldri sum ikki fáa fólkapensjón og sum fram til einogtretivunda desembur tvey túsund og tjúgu í staðin hav fingið landsskattafrádrátt frá fyrsta januar tvey túund og einogtjúgur rokna t missa hendan frádrátt tað var ótil ætlan hækkaði frádrátturin atnummar tvey hækkaði frádrátturin í landsskattinum kommunuskattnum hjá persónum sum fáa fólkapensjón bert er galdandi fyri persónar sum fylla sjeyogtrýss ár fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu ella seinni við at gera hesar lógarbroytingar fara persónar sum eru sjeyogtrýss ár ella eldri sum ikki fáa fólkapensjón og sum fram til einogtretinda desembur tvey túsund og tjúgu í staðin av fingu ein landsskattafrádrátt framhaldandi at fáa hendan frádrátt eisini verður hækkaðir frádráttirin í landsskattinum kommunuskatsin hjá persónum sum fáa fólkapensjón galdandi fyri allar persónar sum fáa fólkapensjón ið hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum
um til at samtykkja tað ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og her er einki broytingaruppskot vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt framussu fólk eru inni inntil vit eru liðug at akva ja her eru nakrar akkvøður eftir haldi eg á einum afturat er skuldi eg atkvøða so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari móti ongari blankari og fyri soleiðis samtykk til triðveggir síðani er tað onnur viðgerð á løgsmummar fýraoghálvfems tað er uppskot til løgtingslógin broyting í løgslógum um meirivirisgjald meirivisgjaldslógin rætting viðvíkjandi striking av grein trý seg
tað er magnus rasmussen sum fær orðið gersovælja takk fyri harra formaður ja tað er aftur ein samdi fíggjarnevndin sum er skrivað álit í hosum málinum sum er ein rætting viðvíkjandi grein trý c í løgtingsmáln umar fýraoghálvfems landstýrismaðurin og fíggjarmálin jørgun nicklasen hevur lagt málið fram fimta mars í tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð níggjunda mars tvey túsund og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi ellivunta mars undir viðgerðin hevur nevndina á fund við landsstýrismanninm í fíggjarmálum jørgun niclasen ein samd nevnd vil vísa á at endamálið við uppskotinum er at strika eina sólvsetiráseting í eini broytingarlóg ið varð samtykt í tvey túsund og átjan um grein trý s í meirviðiskjaldslógini fer úr gildi einogtretivunda mars í tvey túsund og einogtjúgu verður hendan sólseturáseting í broytingarlógini frá tvey túsund og átjan ikki strika so verður broytingin í grein trýc í meirviðiskjaldslógini sum løgtingið við løgtingsmáli nummar sjeyogtrýss í tvey túsund og tjúgu samtykti tann átjanda februar í tvey túsund og einogtjúgu ikki galdandi eftir einogtretivunta mars í tvey túsund og einogtjúgu sum ætlanin annars er at hon skal vera og so hava aksel ve johannessen pollareynatúgvu o og ruttvang hava so umframt hesar viðmerkingar ið eg eri biðin at lesa tær upp avgjaldspolitikkurin eggjar føroyingum at keypa plogg inn hybrid bilar tað fer uttan iva at seinka grøna orkuskiftinum tí ploginn hybrid eru ikki sfríir bilar tí verður mælt landsstýrismanninum til at strika emvegafturberingini til ploginnhybridbilar hatta var viðmerking frá akselve johannessen pollareynatúgvu ruttvang men við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til
til at samtykkja tað takk fyrifyrri tað er ikki fleiri sum hava biðað um orðið orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og her er heldur ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt fram og tað gera vit nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð so fara vit undir aðru viðgerð á løgtingsmáli nummar fimmogfýrs tað er uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um talgildu føroyar heimild at hækka útreiðslur tað er magnus rasmussen sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi at hetta her er tað seinasta álitið í hesum umfarinum frá fíggjarnevndini tað er ein samd fíggjarnevnd sum e skrivað álit í hesum her málinum heimild at hækka útreiðslurnar samband við løgtingslóg um talgildu føroyar og eg lesi landsstýrismaðrin í fíggjarmálið jørgun niclasen hevur lagt málið fram sekstanda februar tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð trýogtjúgunda februar er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttandaog ellivunta mars í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðin hevur nevndina á fund við landsstýrismannin í umhvørvis og vinnumálum helga abramsen saman við skráseting føroya og við landsstýrismannin í fíggjarmálin jørgun niclasen saman við talgildu føroyum ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar í grein eitt stykki eitt í galdandi løgtingslóg nummar sjeyoghálvfjerðs frá níggjuogtjúgunda mai í tvey túsund og seytjan um talgildu føroyar eru ásett at útreiðslurnar hjá landsstýrismanninum í mesta lagi kunnu vera fimmogfýrs milliónum krónur hetta hámark er nátt við orslook í tvey túsund og tjúgu og neyðugt er tí at hækka ásettu upphæddina við átta milliónum krónum frá fimmogfýrs milliónum krónum til trýoghálvfems krónur milliónir krónur til at menna nggju nýggja virkisskrá gera nýggja heildarætlan fyri talgildu føroyar og menna fleiri tænastur á vanganum sambært grein eitt nummar tvey í hesum uppskoti við einari almennari virkiskrá far føroyska samfelagið eina fullfíggjaðiga álítandi virkiskrá sum kann gagnnýtast av øllum vit fáa dagførda álítandi og ókeypis atgongd til grundaftur um løgfrøðiligar oyndir framleiðsluroyndir og undir framleiðsluoyndir vit fáa økt gjøgnumskygni og betri hagdalsgrundarlag vit fáa fyrimunir av dupultsskráseting fellur burtur og vit fáa útflýggjan og móttøku av grundrættum millum ymsar partar at tar verður lættari undir viðgerðini er nevndin kunnað um at stórur tørvur er á nýggju virkisskránni føroyar eru limir í altjóða skattasamstarvinum glóðból forðum sum snýr seg um gjøgnumskygnu og umbýting av skattaupplýsingum millum limalond glópalforðin krevur millum annað at limalond menna einari virkiskrá sum skal lúkast serligar treytir taks og skráseting føroya eru við til at menna virkisskránna í mun til tær treytir sum glóðból forð um setir nevndin er av tí áskoðan at tað er avgjørt neyðugt at fáa virkisskránna gjørda sum skjótast ví hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykki uppskoti eg kundi lagt afturat at er varð nevndar at mann hækkar tað við átta milliónum pengarnir eru avsettir á fíggjarlógini fyri tvey túsund og einogtjúgu hetta snýr seg um at fáa ta
riellu heimildina takk fyri ja takk tað eru ikki fleiri sum a biðja um orðin vit fara at atkvøða orðaskifti er enda oher er einki broytingaruppskot vit atkvøða í málinum sum tað varð lagt fram ger so vælja eg haldi tað er ein atkvuða sum manglarjaj altso tað er ein atkvøða sum manglar teg syn keðilig vit fólk fara út meðan vit atkvøða ja so vórðuit liðug at atkvøða og mæli málið samtykt einmælt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð næsta mál á skrá er onnur viðgerð av løgtsmáln nummar áttaogfýrs tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um fólkanøvn tað er at taka eftirnavn ella millumnavn við giftum tað verður khristianantr
jasen sum fær orðið ger sovælja takkfyrihara formaður málið hevur verið til viðgerðar í rættarnevndini og nevndin er skriva álit lanstýrsmaðurin í undhvarismálanum legði málið fram átjanda februa í einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð triðja mars varð tað beint í hasa nevndini og nevndirnir havt fund um málið tíggjunda mars í einogtjúgu í uppskotinum gerst møguligt hjá hjúnafeløgum at fáa somu samanseting á millum og eftirnøvnum við ta at hjúnafelagið fáa rætt til at taka millumnavninið hjá makranum higartil hava hjúnafelagð einans finguð játtað at einið hjúnafelagin fær fær eftirnavnið hjá hinum heimild hevur ikki verið fyri at loyva hjúnafelagn at fáa millumnavnið hjá nakraanum sum sítt millumnavn við broytingini fáa hjúnafelagið frameftir loyvi til eisini at fáa sama millumnavn í uppskotunum verður eisini ásett at freistina a kæra avgerðin hjá nannarhendini til landsýrsmannin er fýra vikur ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskot
takk fyriha formaður ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og vit atkvøða í hesum málinum e heldur einki broytingaruppskot vit atkvøða núger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við níggjuogtjúgu atvøðun fyri ongari ímóti og ongariblankari fær soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani er tað onnur viðgerð av løgsmál nummar einoghálvfjerðstað er løgtingsmál nummar einoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðuráðnum í tvey túsund og tjúgu hvør biður um orðið billjustinussen fær orðið
ger so væl takk fyris formaður ja tað er tann árliga tilráðingin frá útnorráðnum tað er henni í gold edwa jacobsen kristina hafoss rutvang og stevfann klaðin poulsen sum er limir í útnumráðunum sum hava lagt málið fram sekstanda desembur tvey túsuð og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð tjúgunda januar tvey túsund og einogtjúgu er tað beint uttanlandsnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tíggjunda og fimmogtjúgunda februar tvey túsund ogeinogtjúgu undir viðgerðin hevur nevndin havt fund við landstýrismanni uttanríkismentamálið jensa rana og við landsstýrismann heilsumálu kaileu holm johannesen sum eisini umsitur norðurlandamál ein sandnevnd tekur undir málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri
ja tak tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesi málumher er heldur einki broytingaruppskot vit atkvøða nú ger so vælme orsaka vit eru liðug at atkvøða tað er níggjuogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonk málið er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari orsakan og hetta málið er eitt uppskot til samtyktar so tað er endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum síðani fara vit til ta næst síðstu aðru viðgerðina í dag tað er í løgtingsmáli nummar níggjuogfýrs tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um barnavernd barnaverndarlógin ferðaútreiðslur sum standast av samveru í samband við uppihald á stovni uttanlands og tað verður
trinaðarnevndannika olsen sum fær orðið gersovæl ja takk fyri hetta her er eisini ein rætting kann mann siga tað er soleiðis at landsstýrismaðurin í almannamálum sbet mersedis gunleysdóttur hevur lagt málið fram tann trýogtjúgunda februar tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðger tann triðja mars tvey túsund og einogtjúgu er tað so beint í trivnaðarnevndina tað málið snýr seg um eina tekniska tillaging í mun til ferðaútreiðslur sum standast av samveru í sambandi við uppihald á stovni uttanlands barnaverndartænastan ber eftir umbøn ferðaútreiðslur í sambandi við samveru innanlands og landið ber ferðaútreiðslurnar sum standast á samveru í sambandi við uppihald á stovni uttanlands og hetta her er eisini eftir ynski frá løgtingsins umboðsmanni sum hevur ávíst henda manglin í barnaverndarlógini og tað skuldi nú verið greitt og tað er ein samdnevnd sum tekur undir við málinum og mælir løgtinginum at
samtykkja uppskotið takk fyrihar formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum tað gera vit núger so vælvvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt einmælt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð so eru vit komin til gjøgnum øll uppskotini har tað vóru samda nevndir í og nú koma vit so til tað seinasta sum er løgtingsmál nummar fýraogtrýss tað er onnur viðgerð av uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um húsalánsgrunn tað er víðkan av stýri heimild at útvegja lut oíbúðir heimild at veita ráðgeving um alternativar byggjihættir økt lánsheimild til bústaðarbygging heimild at stovna partafelag og annað og tað er uni rasmussen
hetta málið bleiv lagt fram av sbet mersetis gunleygsdóttur tann áttanda desembur í tvey túsund og tjúgu fyrsta viðgerð var tjúgunda januar í einogtjúgu og fór so í trivnaðarnevndina vit høvdu vit hava viðgjørt málið einogtjúgunda fimmogtjúgunda og áttaogtjúgunda januar níggjunda o sekstanda februar og níggjunda og sekstanda mars í tvey túsund og og vit hava býtt okkum í ein meiriluta og ein minniluta

hoyringar í hesum málinum eg fari ikki at nevna allar partarnar sum vit hava havt hoyring men it havi havt fleiri inni til hoyring og hetta er eitt stórt og gott mál

eitt sum er viktigt við hesum málinum tað er tað er tað at tú verður so stórur fólkavøkstur í landinum sum so hevur ført við sær mangul upp á bústaðir sum hetta uppskotið skal hjálpa uppá eg skal nevna tær tæ tær broytingarnar sum vit hava

á uppskotinum er broytt og tað er orsakað av at vit hava tikið ein part úr harbeint og tað er tann partin sum er ráðgevandi parturin hann hava vit strika

at geva heimild til at taka lán upp á fýra hundrað og hálvtrýss milliónir harav blíva tvey hundrað og hálvtrýss milliónir tiknar til at gera bústaðir kring landið tað vil siga at broytingin har er at tað ikki r deilt sundur í hvar er kapping vig ikki kapping so nú var tað ikki uppdeilt í hundrað og fimmogtjúgu milliónir í hvørt øki har men tvey hundrað og hlvtrýss milliónir kunnu brúkast kring

í tí sambandi hava vit eisini strika tann partin at landsstýrismaðurin kann í kunngerð

avkast avkast krav so tann parturin er so strikaður eisini men so hava vit sett inn at

eisini sett ventil á sum sigur at at visu tað ikki kemur á mál í samráðingum við við aðrar partar ella eingin áhugi er at byggja saman við bústøðum so kann landsstýriskvinnan ella landsstýrismaðurin geva loyvi til at byggja

og tær tvey hundrað milliónirnar tær eru so framvegis ætlaðar

sum er almenna gagnligt sum er til serligar bólkar og hvar ið landsstýrismaðurin og bústaðir skulu samráðast um hvar ella blýa samd um hvar ið tag skal byggjast og og hvønn tað skal byggjast til hvat fyri málbólk dyvir hetta er so tann parturin eisini veði

at stovna partafelag men har er eisini tað kravið inni at tað skal vera saman við einum ella fleiri

tað vil siga har har strika vit eisini tann partin at tað skal vera í kunngerð at landsstýrismaðurin gevur loyvi til tað men hetta verður sett inn við lóg

so síggja vit í meirilutanum sum eru eg sjálvur og erhard joensen og rósa samuelsen og annika olsen

vit síggja góðar møguleikar í at hetta skal skapa nógva bygging

alt landið og og við at eg saman við øðrum so genererar mann nógv meir pengar enn hesar tveyhundað oghálvtrýss milliónirnar sum sum bústaðir hevur møguleika at læna so vit síggja fyri okkum at hetta fer at gera at tað verða nógvir bústaðir bygdir tí gleða vit okkum til at fáa samtykt hetta her so at tey kunnu fara veruliga í gongd við at byggja nógv tí vit síggja fyri okkum at vistu bústaðir bara skal brúka hesar tveyhundrð oghálvtrýss milliónirnar so blívur tað foroldsvís

og vit hava eisini tað við í álitinum at

sosialt veit iki bólkar eisini fáa part í hesum her og at tað verður gott við eisini at kunna byggja luta íbúður og har haldi eg sjálvur at her í havnini kann tað vera ein góður møguleiki at byggja lutíbúður tá vit hava havt hoyringar so hevur tað verðið víst á at at tað kunnu vera góðir møguleikar her í havnini og í teimum størru økjunum tí at mann sær fyri sær at virðið ikki fellir so lætt tá ið mann hevur bygt og tí sær mann tað sum ein góðar møguleika at byggja lutíbúðir og í tí sambandi haldi eg sjálvur at tað kann vera góður møguleiki hjá teimum sum hava trupult við at klára at fáa lán til síni egnu hús at tey kunnu vera við í einum sovorðnum prosjekti at fáa sær lutaíbúð og so kanska fara víðari frá tí til annað

vimerkingar tað fyrsta tað er biljustinussen ger so væl ja takk fyri harra formaður takk fyri eina greiða framløgu av innihaldunum í teimum broytingum sum eru gjørdar hevr verður sagt at bústaðarminstrið í føroyum er í stóra broyting frá t næstan hvør familja vildi eiga síni egnu sethús er støðan ein onnur í dag har vil eg undrast eitt sindur yvir at nevndin pástendur hettar tí at uppskotið byggir á eitt álit sum er gjørt og lagt fram og í tí álitinum eru kanningar gjørdar millum annað av hvussu fólk vilja búgva og tað er ein ein rættiliga stór masivmassi av teimum sum eru spurd sum siga at tey vilja búgva í egnum bústaði og í egnum sethúsum meðan nógv sjálvandi ynskja at búgva til leiðu av neyð tí at tað er frægari enn enn einki

jtakk so fær uni rasmussen orð aftur ger su væl takk fyri ja tað er púra sannheit at tað er framvegis rættiliga stórur partur sum ynskir at búgva í sínum egnum húsum men teð eru allíkavæl eftir hondini blivu nógv fleiri sum ynskja alternativar bústaðir so akkurát hvussu nógv tað hevur vigað eg veit ikki akkurát hvussu mann skal siga men men sjálvur haldi eg at tað er viktigt at fólk framhaldandi skulu kunna byggja síni egnu hús men av tí at tørvurin er so stórur sum hann er á bústøðum so haldi eg at er rætt at vit lata nógvar bústaðir blíva bygdar uppá hendan mátan eisini tí at fólkavøksturin er stórur og og tørvurin á bústøðum er ógvuliga stórur so so tað skulu bæði bæði tingini til

viðmerkingin ger seg væl ja takk fyri bústaðir eru hitt kanska týdningarmesta bústaðarpolitiska amboðið vit hava og nú leggur mann upp til at bústaðir skal byggja saman við øðrum og at bústaðir skal hava eitt avgjaldskrav og tað eru fleiri sum hava víst á at tað fer at gera at íbúðurnar blíva dýrari hvat hevur formaðurin í trøunarnevndini at siga um tað er tað kann tað hugsast at íbúðir til vanlig fólk sum jú helst skulu vera so bíligari sum gjørligt at tey at tær fara at blíva dýrari orsakað av hesum politikkinum ella hesum hesa samtykni sum sum samgongan ynskir nú hesa broytingarnarsamgongan ynskir at gera í
og ann húsafa á skránni takk fyri
ja nú nú kom tað ikki at standa í at tað skuldi vera eitt avgavstkrav men tað tað er ringt at vita hvussu tað verður við prísinum tá ið bo veksur so kann mann vænta at at prísurin ikki hækkar tí tað er øgiliga ógvuliga avhangut av hvørjum øðrum hvussu útboðið er í mun til eftirspurningin so so vissu vit kunnu fáa nógvar hústaðir bygdar so trúgvi eg í hvuss at tað burdi kanska heldur farið hinvegin við se vissu tað verður nakað men tað
mugu eg so síggja takk fyri ja takk
stuttfrøðingurin er samansinnaður viðmerking gjørt vælja takkar formaður ja tað er rætt at samgongan ikki hevur sett ella hevur strikað orðið avkast skrav í hesum her uppskotinum men í staðin fyri so hevur mann umorðað tað soleiðis at bústaðir skulu byggja fyri tvey hundrað og hálvtrýss milliónir saman við øðrum ílegjarum orðið privat er so eisini horvið á vegnum men lat tað fara men eg tey ikki bara at mann skal byggja mann verður bundið niður at byggja fyri tvey hundrað og hálvtrýss milliónir saman við øðrum íleggjarum eg tiki bara ein umorðing av av orðunum avkastkravi verður úrslitið ikki neftað sama at mann bara fer at byggja har sum tað loysir seg og har sum tað gevur avkast og harvið dýrari

ja takk ger so væl uni rasmussen fyri mann verður ikki bundin niður upp á nakran máta tað verður forhandlingar millum partarnar og ber tað á mál so so er tað gott og og mann kann ganga út frá at teir sum teir byrgja saman við ynskja eitt ella annað avkast men hvussu tað ávirka prísin sum eg segði í áðni so so er útboð eftirspurningur ein viktigur partur og pluss tað er hitt møguligt eisini visti tað ikki ber til saman við nøkrum øðrum so kann mann fáa
undanlagsleiði takk fyri ja takk
kristin andreasen en viðmerking ger so væl ja takfyri hara formaður eg skal takka una rasmussen fyri eitt gott arbeiði í í nevndini og hava lagt eitt uppskot fram og eg skilji at mann hevur eitt uppskot um ati tann parturin sum eitur tvey hunraðoghávtrýss milliónir sum skal fara til bygging av leigubústaðum og lutaíbúðum skal henda saman við øðrum íleggjarum tað kann vera privat er a kann eisini vera aðrir og tað er fyri at fáa fleiri bústaðir bygdar simpult enn atatmann ger tað skilji tað haldi eg ljóðar rógluliga skilagott eg kannihevt onkart hongt hoyrt frá frá uni rasmussen hvørjar íleggjarar mann mann e hugsar um tá ið mann tá mann tosar um aðrar
royla kjarar takk fyri at fara mæl
ja takk ger so væl uni rasmussen takk fyri ja tað er ringt at siga hvør hvør kemur á banan men eg kundi fyristilt mær svorðsum pensjónsgrunnar ella ella onnur sum sum hava kapital sum ikki er bundin av øðrum sum sum mann kann síggja fyri sær heldur fara í sovarritt og og sjálvandi vivisi mann hugsar um pensjónsgrunnar so ava teir eisini brúk fyri avkasti fyri at fyri at pensjonistarnir skulu fáa sítt tá ið tað kemur har til tí er tað viktigt hjá teimum at hava eitt avkast men tað pjøðist ikki at vera nakað ógvusligt av

ja takk so fær insagriasen viðmerking ger so væl takk fyri formaðurin ja eg haldi eisini hetta er eitt gott arbeiði í nevndini og eg haldi eisin at tað er øgilia umráðandi at mann hevur ein fjøltáttaðan bústaðarpolitikk í føroyum og eg haldi eisini at thar er gott at mann hevur fingið gjørtað soleiðsnar at aðrir kunna koma við saman við bústaðir tí endamálið er sum so ikki bara bústaðir endamálið við bústaðirni er at fáa bygt so nógvar bústaðir sum sum ella íbúðir sum til ber og tí haldi eg faktiskt hetta er eitt eitt øgiliga gott arbeiði eg haldi hetta er tað er gott at komi í nevndini at bústaðir kunna fara saman við øðrum tí í tí førinum túkanst fáa teir somu upphæddina so hevur tú bein venin eina hálva milliard til til tað byggjaríið pluss fræsær tveyhundraðog hálvtrýss so at hetta e eit gott arbeiði og eg haldi eftir
tað er kærugong takk fyri ja takk
ger sovæl uni rasmussen takk fyri ja eg eg síggi eisini soleiðis upp á tað at tað tað er ógvuliga viktigt at vit fáa nógvan kapital in í eftr soleiðis at mann kann byggja nógv sum so aftur kann pressa prísin niðureftir heldur enn uppeftir tí verula for lítið av pengum jamen so so byggir mann ikki serliga nógv vit hava sæð higartil hjá bústøðum so hevur mann ikki klárað hildið stand í mun til fólkavøkstrin og av tí sama so so blívur tað við at vera stórur mangul so vónandi fer hettar at hjálpa upp á
tað takk fyri ja takk so vórðu ikki fleiri viðmerkingar næstur at røða verður erhard joensen ger so væl
upp øso verður onkur annar í í nevndini sum kemur so at taka aðrar partar harra formaður til viðgerðar er er løgtinsmál numar fýraogtrýss um umhúsalandsgrunnin um meirilutin hevur eitt álit og eg fari at lesa partar av tí upp nú seinastu árini hevur verið stórir fólkabøkstur sum hevur viðført eitt økt bústaðartrot og yvirskipaða endamálið við hesum uppskotinum tað er at veita eina lániheimild til húsalangsgrunnum til at stimbra bústaðarbygging í føroyum og harvið útvegja fleiri bústaðir neyðugt er at hava ein fjøltráttaðan bústaðarmarknað ið løktar ymiskar bústaðartørvir hjá okara borgarum tir leiðiíbúðir til eldri til lesandi til fólk við serligum avbjóðingum til sosialt útsettar borgarar og bústaðir til fíggjarliga hartsperdar barnafamilju við meira bústaðarmynstri í føroyum eru støðugari broyting frá at næstan hvør familja vildi eiga síni egnu setus er støðan ein onnur í dag nú er ta ikki óvanligt at til dømis ung ið eru liðug við lestnaog eldri borgarar ynskja ein og og eldri borgarar sum ynskja ein minni bústað eisini eru fólk har tað fíggjarliga og sosial viðurskifti gera at einasta einasti møguleikin fyri bústaðir er ein leigubústaður orsakirnar kunnu vera ymiskar hjá ungum nýíbúðnum kann tað vera trupult at útviga neyðug vi eginfíggingina av útviðarnarvirðunum fyri eini hús ella eina eiðaríbúð og hjá eldri borgarunum kunnu umstøður gera at tey ikki síggja seg før fyri at vit líkahalda eini eldri sethús familjumynstri er eisini broytt rættiliga nógv seinastu áratíggjundi alsamt fleiri liva sum støk eisini støk við børnum og hesi hava í størri mun enn hjún trupult við at útvega neyðugu eginfíggingina til keyp av egnum bústaði tí er neyðugt við einum fjøltáttaðum leiðubústaðarmarknaði kring landið eins og tað hevur víst seg í okkara grannalondum meirilutin metir tað vera rættari at bústaðir samstarva við onnur í øllum pørtum av landinum heldur enn at býta landið upp í økið alt eftir hvat kapping er og hvat kappingur ikki er eina uppgerð sum er gjørd av kommunufelagnum í tvey túsund og átjan vísir at umleið fjúrtan hundrað sethús standa tóm kring landið hetta stuðlarupp undir at tað í grundarlag fyri kapping egentiliga allastaðni tó sigur hendan uppgerðin einki um hvíhúsini standa tóm og í hvussu stóran mun hesi eru atkomulig til langtíðarleiðið meirilutin heitir í hesum sambandi á landsstýri um at broyta kunngerðina um sølu av almennari ogn soleiðis at tað privata og almenna verður javnsett tá talan er um bygging um at byggja almanna gagligar bústaðir undantak í regluni fyri almennari sølu eigur at kunna verða gjørt tá talan er um bygging av almenna gagnligum íbúðarverkætlanir lutaíbúðr er eitt nýtt hugtak í føroyskari íbúðarbygging og meirilutinir fegnast um at hendan at hesum nýggju og øðrvísi hendan nýggja og øðrvísi fíggingarmøguleika tí lutaíbúðir er í høvuðsheitum ein fíggingarháttur sum hevur verið brúktur í okra grannalondum í nógv ár og tað eru ábendingar um at eisini føroyingar sínum hesum áhuga húsalagsgrunnin er farin undir til fyrstu fyrstu lutaríbúð ar verkætlanirnar á toftini í vági og í tórshavn eru eisini nakrar lutaíbúðir og áhugin sær út til at vera stórir mest sannlíkt verður hetta ein partur av føroyska íbúð ar marknaðinum framtíðini og heimildin hjá bústøðum á stovna lutaíbúðarfeløg hevur ikki verið nóg greið og tí verður hendan heimildin staðfest í lógaruppskotinum so fari eg til tann partin sum eitur samstarv við aðrar íleggjarar og partafelagsformurin hvussu kann tann almenni og tann privati leiðurmarknaðurin samvirka og hvussu kann eitt samstarv millum tann privata geiran le millum tað almenna og tann privata geiran tryggja at bústaðaravbjóðingin verður loyst so skjótt sum til ber og at húsalandsgrunnurin tí í framtíðini arbeiðir eftir tveimum rásum tan fyrra rásin er tað sum bústaðir higartil hava gjørt vardaríbúður lestraríbúðir leigurbústaðir og lutíbúðr kring landið eftir einum fyrstum frymli ha viðvíkur útrokning av húsaleiðum bíðilistum og samstørvum við kommunur áhugafeløg og almennar myndugleikar tann nýggja rásin verður til tað virksemið har marknaðarskúðan ger tað natúrligt at bústaðir samstarva við aðrar íleggjarar húsalaðirnar kunnu verða roknaðar við einum hægri avkasti til tess at fáa annað kapital við og talan kann verða og talan kann millum annað verða um lutaíbúður har bústaðir fáa vinning av at selja burturav tí sum verður bygt virksemið r eftir nýggju rásinum verður lagt í eit partafelag fyri seg hjá bústøðum har eisini annað samstarv við øðrum aktørum verður staðsett sum til dømis umsitingar og rakstraravtalur ímillum samstarvspartnararnar tað er einki løgi í hesum og í fleiri av okkara grannalondum eru mørkini millum alment og institutionelt og privat flótandi bústaðir hava í dag stórrakstrar fyrimunir sum eisini kunnu vera gagnligur og nýtiligir hjá privatum og stovnsligum aktørum raðfestingar meginøkini har bústaðartørvurin er størstur eru eisini har marknaðarstøðan ger tað møguligt hjá øðrum íleggjarum at fáa eitt nøktandi vinning og ein minni váða bústaðir skulu luttaka við bæði leiði og lutaíbúðin í meginøkinum í so stóran mun sum gjørligt saman við øðrum áhugamálum til tess at fáa eitt so stórt útboð sum gjørligt bústaðir skulu eisini sum tað bústaðarpolitiska amboðið raðfesta at byggja skal um alt landið og byggjast skal til serligar bólkar raðfest í samráð við politiska myndugleika hetta merkir at bústaðir á flest øllum økjum skulu arbeiða fyri at eitt ávíst útboð er av alternativum bústaðarmøguleikum er eisini skulu eldra vinarligur bústaðir vardu bústaðir lestrarbústaðir og barnabústaðir raðfestast í einum samstarvi við lands og kommunalar myndugleikar sum nakað nýtt verður eisini heitt á bústaðir um at fáa til vega eitt tal av sosialum íbúðum sum umframt tær íbúðirnar sum felagið tillutara gjøgnum almannaverkið skulu eyðmerkjast til fólk sum hava ein bráðfeingis tørv teir sosialu bústaðirnir skulu raðfestast umsitast og tillutast í samstarvi við kommunalu myndugleikarnar

yvirskipa sað tað er einki eindømi fyri føroyar at okur hava bústaðarpolitiskar avbjóðingar í londunim kring okkum er eisini eit rák har alsamt fleiri hava tørv á at stig verða tikin til eitt størri bíligari um meira fjølbroytt bústaðarútboð serliga eru avbjóðingar í teimum størru býunum har vanligir lønmáttakarar ikki hava ráð at búseta seg sjálvt es hevur arbeitt við loysnum upp á hvussu bústaðurin kann raðfestast so at sosial neyð og menniskjaligur vanlæknir ikki vinda upp á seg hetta undir heitinum havsing hvørst meirilutin hevur soljóðandi broytingaruppskot nummar eitt frágreiðandi heitið víðkan av stýrið heimild og útviðan til leiðbústaðir økt lániðheimið til bústaðar heimild at stovna partafeløg og annað ummar tvey í paragraf eitt nummar fýra vegir strikað og sostatt verður nummar fimmog seks til nummar fýra og fimm í paragraf eitt sum nummar fimm verður í paragraff eitt nummar fýra verður til paragraf átta c stykki tvey til fýra orðasoleiðis av fýra hundrað og hálvtrýss milliónum krónum skulu tvey hundaðog hálvtrýss milliónir krónur fíggjað bústaðarbygging kring landið saman við øðrum íleggjarum tó sambært treyt ella stykki fýra harafturat skulu tvey hundrað milliónir krónur fíggja bústaðarverkætlanini til serligar málbólkar landsstýrismaðurin og húsalangsgrunnrin gera avtalu um staðseting um málbólk í íbúðar verkætlanini til serligar málbólkar og stykki trý tá húsalandsgrunnurin saman við íleggjaran fer undir verkætlanir á vanliga bústaðarmarknaðinum skal grunnurin virka undir somu treytum sum teir partar ið luttaka í verkætlanini saman við húsalandsgrunninum stykki fýra hóast ásetingin í stykki tvey fyrsta punkt kann landsstýrismaðurin loyva húsalandsgrunninum at fara undir verkætlaninir einsamallur um eingin áhugi er hjá íleggjarum at vera í verkætlanini ella at trupult er at fáa semju við íleggjarar

paragraf eitt nummar seks sum verður til paragraf eitt nummar fimm verður paragraf átta d stykki eitt orða soleiðis húsagrunnurin kann stovna partafeløg til virksemið fevnt av paragraff átta stykki ceitt og tvey treytað av at verkætlanin hevur ein ella fleiri og sum tað síðsta í paragraf tvey stykki eitt verður orðað soleiðis hendan løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir eit tunnu kunnger
hatta var tað sum eg fekk tíð til í fyrstu atløgu ja takk
góðar viðmerkingar fyrstu viðmerkja til rósa saman sum gerast væl takk hvar formaður tað verður ført fram at tað verður sett eitt ávíst avkast krav og at tað kemur at hækka um húsaleina hvørja metan hevur og hvat meining hevur er at jóansin
um tað
ja takk takk fyri spurningin rossensen húsaleiða er altíð nakað sum verður avgjørt av hvat er útboðið okur seta einki avkastukrav herí tað eru røddirnar sum eru frammi um at hetta her verður ein dýrari húsaleiða tað hevur einki hald í veruleikanum eingin av okum kennir nakað prosjekt enn hvar húsalandsgrunnurin og privatir ella stovnsligir íleggjar hava gjørt nakra avtalu sum viðførir eitt hægri avkastskrav og mann skal slett ikki vera blindur fyri at húsalandsgrunnin arbeiðir altso í dag við einum avkasti so liggur upp á umleiðir trýra tólvt prosent um mann tekur tað sum fer í grund við so er tað umleið fýra prosent og tað er í allar flestu førum tá mann tosar íbúðarbygging saman við til dømis stovnsligum íleggjarum eitt nøktandi avkastskrav so tað er onn tað einki at halda í veruleikanum at hetta her fer at viðføra ein hægri húsaleið tí her eru ásetingar sum sum nevniliga haldi eg eru øgiliga greiðar og kunnu forða fyri at tú hevur fáa óneyðuga høgar húsaleiðir millum annað við ásetingini um at húsavanskurin kann fara undir verkætlanini einsamallur um so er at
aðrir íleggjarar sum ætla sær uppí koma við órímiligum krovi
fyri greiða talið eg kundi hugsað mær at spurti erhard joensen at nú var bústaðið frammi í miðlunum her fyri og segði tað at við teimum hundrað og fimmogtjúgu milliónunum sum teir kundu byggja eitt nú her í høvuðsstaðnum í sambandi við upprunauppskotið tað er ikki serliga nógv kann man siga men hv hvussu nógv metur er har joensen at mann kann byggja við tað at mann fer saman við privat og mann fer saman við persónsfeløgum og so víðari er har joensen koma við einum estimati hvat tað kann generera av bústøðum í forhald til tær hálvffjerðs
bústaðirnar í upprunauðskotinum
ja takk gevst vera til joansen takk fyri harra formaður og takk fyri spurningin annika ja um so er at bústaðir saman við øðrum tekur og girar sína lániheimild tvær til tríggjar ferðirnar sum er absolutt ein møguleiki og mann tekur ein miðal byggikostnað fyri einum íbúð upp á umleið fimmogtjúgu túsund per fermetur so vil mann kann kunna byggja seks til níggju hundrað íbúðir fyri hesa láni heimildina tað vil siga mann sær hesar her tvey hundrað og hálvtrýss milliónir krónar giraðar kanska til eina hálva milliard ella enn betur visti eg tríggjar ferðirnar sjey hundrað hálvtrýss milliónir so kann tað veruliga flyta nakað á íbúðarmarknaðinum og tað er tað sum okur vilja við hesum uppskotinum tað er sansurin í uppskotinum tað er at fáa so nógvar íbúðir sum gjørligt tí tað er tann einasta garantiur mann hevur fyri at húsaleiprísurin kemur at halda sær sær sær á einum rímiligum nivoy
takk fyri ja takk eg vil líka gera vart við at tingfólk skulu hava umráðast hjá teimum formanni við fornavni og eftirnavni so fara vit víðari til næsta viðmerkjartæ
taverður hervur pollstattur ger so væl takk fyri harra formaður at støðuna í dag er at bústaðir kann væl samstarva við øðrum enn at bara byggja einsamalt so í tí førinum broytist broytist ikki nógv uttan tað at nú skal bústaðir í øllum førum samstarva við aðrarprivataktørara ella íleggjarar við ein undantøkssegliga um at vist tað ikki bera mál so kann landssýriskvinnan geva undantak metir røðarin ikki at tá ið mann mann vil vil fjarna avkastukravi sum mann í upprunauppskotnum hevði lagt á tey stóru økini at mann nú fæst peitt spjal itt um alt landið tí at nú skal bústaðir í eittvungið samstarv við privatarog aðrar íleggjarar leggja seg upp at tí avkastkravinum sum tey á privata marknaðinum hava livað við kemur tey iki at hækka um umleiðina runt í øllum landinum hjá teimum íbúðunum sum bústaðið skal
útvega takk fyri
ja takk ger so væl erard joensen takk fyrharar formaður og og takk fyri spurningin hervur poldstóttur nei tað kemur tað ikki nærvenduvís tað er soleiðis at í ásetingini sum eru í lógini nú hvar tað týðiliga verður ásett har nøkur kriteriur fyrr nær landstýriskvinnan kann geva undantak og eitt eitt kriteri er at vissu eingin er áhugi er at vera við so kann eg geva undantak eitt annað er við samráðingar ímillum húsalansgrunnin og privatar stovnsligar ikki bera mál so kann eg geva undantak og tað er akkurát tað sum er líkasum grundarlagið fyri ella mann kann siga trygdin fyri at okur ikki koma til at fáa nakrar órímiligar húsaleiðir og nakrar órímiligar treytir frá privatum stovnsliðum yvir fyri bústøðum tí um so er at tað koma við órímiligum treytum so kann bústaðið fara út til lansstýriskvinna siga hygger eg havi eitt eg havi eitt eittieitt prosjekt her men her er lítil áhugi a at vera við men teir sum vilja vera við hava púra órímiligar treytir ogso kann landssýriskvinnan siga fíntt
upp á at gera sær verkætlanina einsamallur soleiðis kemur lógin at fungera
so er tað eygun samulsen sum ena viðmerking ger so væl ja takk fyri nú vil røðarin vera við at hendan her ásetingin um at tað er landsstýrismaðurin sum kann loyva húsaansgrunninum at fara undir verkætlanir einsamallur vist eingin áhugi er hjá íleggjarunum ella vis íleggjarar hava for stórt avkast krav at tað vil tryggja at avkastkravið ikki fer upp um hesi trý fýra prosentini sum bústaðir hava í dag tað vil siga at so hevur samgongan flutt hefta her við at stýra avgaðskravið út í almannamálaráðið til landsstýriskvinnuna skal hon sita við einum sjema og siga ná handan avtalan har hon fer upp um fýra prosent hasa sleppa tit ikki at fara inn í og handan avtalan liggur undir hasa kundið gott ella hvussu skal ehvar er trygdin fyri at avgaðstkravið ikki fer upp um tey prosentini sum
mann brúkar í dag
ja takk ger so væl erard joensen takk fyri hara formaður takk fyri spurningin eygun samudsen tað er tað var ikki tað sum eg segði eg segði at hatta tryggjar at tað er ein rímiligheit í systeminum tað er ikki soleiðis at ein íleggjara kann koma út til bústaðir at siga tað eg havi eitt avkrastkav her upp á tíggju prosent og tað vil viðføra tað at húsaleiðin ferðast upp við eini trý fýra fimm túsund krónum um mánaðin nei hetta tryggjar nemliga at tað verður ein rímiligheit men tað sum er allarviktigast allarviktigasta í øllendisher tað er tað at uppskotið leggur upp til at okur fáa so nógvar íbúðir sum gjørligt og tað er tann einasti garanturin í framtíðini fyri at húsalaðin kemur á eitt
rímiligt nivó ja takk
so er tað magnus rasmussensum frein viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi at hetta hetta uppskotið vendir nú tað kemur út aftur úr trivnaðarnevndini rættiliga væl eg kundi hugsað mær um hetta erhard joensen var í njosen við lutoíbúðum altso vit hava kunnað bygt lív lutøíbúð í føroyum í áravís men tað er hent óalmindiliga lítið eg hugsi hvat er tað sum ger tað at tað er hent so lítið av tí økinum eg veit væl at nú eru nakrir spírar og so hvar hvar verður bústaðir í hesum her tá i tosa loíbúðir og so kanska til seinast vissi røðarin færin í tí til tað hvør er tað sum velur at búgva ílutukum eg eg fyristill mær ikki at ta er tey heilt ungu men hvør er tað sum velur at búgva í
takk fyri
ja takk ger so væl erard joensen takk fyriharra formaður takk fyri spurningin magnus rasmussen grundin til at mann ikki hevurkanska bygt so nógvar lutaíbúð í føroyum sum eg havi forstaðið tað so hevur tað verið tí at heimildin til at gera tað ikki hevur verið so greið nú verður staðfest lógini øtann tann parturin av fólki sum hevur vís kið higartil at hava styrstan áhuga fyri at búgva lutaíbúðim tað eru fólk sum eru hálvtrýss pláss sum vilja tryggja sær at at sleppa í nakað minni í í nærumhvørvinum har sum tey faktiskt búgva taðvilsiga tað vilsiga mann fer at byggja kring landið also tað er ikki soleiðis at tað varði bara verður bygt í havn og hesin her mátin at byggja uppá er faktiskt rættiliga genialur tí hann tekur nokk so nógva hann tekur nokk sonógvar váðar burturúr so í í høvuðsstaðarumráðinum eru lutaíbúðir ella í miðøkinum eru íbúðir øgiliga trygg ein ein trygg íløga hinvegin úti úti um landið er tað er tað minni trygt men av tí at bústaður kemur inn sum ein partur við eginfígging og eigarin kemur inn við einum parti so vilja bankar í nógv størri mun í framtíðini koma til at vilja fíggja tí vágin verður rela

so fær edva jacobsen eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ei líttur spurningur til erhard joensen í sambandi við at hetta her við at gera tað í felagi við onnur at tað er tað sum er tað fremsta og so kann mann biða um undantak hvusuman skal gera einsamallur tað metir erard joensen ikki tað at tað kann eggja íløgufeløgim kanska eitt nú lív at vera við í hesum her hvat hvat hugleiðir erard joensen um eftir her eg meti tá mann ger uppá hendan mátan eg haldi heta er fantastiskt sum kemur út aftur úr úr nevndini skilji ikki merkina at standa saman um hetta at tað kemur veruliga at at skapa tað at tað kemur gongd á á byggimarknaðin kanska meira enn vit hugsa tað frammanundan hvat heldur erard joensen um tað

ja takk ger so væl erard joensen takk fyriharra formaður soleiðis sum uppskotið vendir nú so kemur ter t at geva og skapa ótrúliga nógvar spennandi møguleikar tí tað er bara ein vegur burtur úr bústaðarneyðini tað er at okur skulu byggja okur kunnu bara byggja vissu okur hava partar sum finna saman tí íbúðarbygging tað inni heldur ein bága tað er ein vági í at byggja íbúður tí tað kann koma visti tú hevur eitt eitt visti tú hevur hálvtrýss íbúður tá kemur eitt lítið bakkast í samfelagnum at so stendur kanska ein ein helvt ella kanska ein triðingur ella fimmogtjúgu prosent standa tóm og marknaðurin kann broytast tá ið tú fer lágkonjukturar so fer prísurin niður tí tú hevur ikki tann búskaparvøksturin sum tú annars vildi havt so sjálvandi er tað nógv nógv tann tann besti og tryggasti mátin at byggja íbúður upp á tað er at tú spjaðir váðan í millum tveir ella tríggjar ella fleiri partar sum taka ein part av váðanum tí bústaður hevur alment sagt okur ynskja ikki hendan her vágan einsamallar okur vilja ikki hava lániskuld upp á eina ella tvær milliardir og tað sum okur ynskja tað er at byggja saman við øðrum og at umsita og viðlíkahalda
takk fyri ja takk so vóru ikki tveir viðmerkingar næstu røðari verður rósa samelsen ger sovæl
álitunum sum erard joensen ikki nevndi og tað er bygging til serligar málbólkar og umframt tey sum standa á bílist í dag so er tað eisini ein serligur málbólkur av okkara borgarum sum hava tað sera trupult við at fáa tak yvir høvdið og sum er dottin niður ímillum tí er neyðugt at eisini at hava tær sokallaðu sosialu tær sotær sokallaðu sosialu bústaðirnar sum eigur at verða tilskila einum heilt heiltgreitt avmarkaðum málbólki sum fevnir um persónirnar sum eru sosialt illanfyri teirrføroysteirr físisku karmirnar skulu verða setta efeftir førleikarnum hjá tí einstaka í miðdepli og við stórari virðing fyri teimum eisini talan er um vaksin fólk kvinnur og menn og einsamallar uppihaldar tað er ikki greitt tilskila í lógini hvør myndugleiki heur ábyrgdna av hesum málbólki um tað er land ella kommunurnar tí tað kann gerast tí tað kann gerast við heimild til eitt samstarv ímillum myndugleikarnar í tí fyrispurningi hevði til landsstýriskvinnuna har svarað hon eisini aftur at tay er ikki heilt greitt hvør hevur ábyrgdina men íteimum serligu førunum er tað almannaverki sum sum eigur ábyrgdina av nøgrum av teimum fólkumum ja upplýst var fyri nevndini frá tórshavnar kommununi at tað er ein bráðfeingis tørvur til sosialar bústaðir sum er mettur at vera um hálvtrýss bústaðir og tá skal undirstikast tað er tar sum er bráðfeingis og tað er tað sum tey tosaðu um afturat tað kundi kanska verið eini einitjúgutretivu oma afturat tí sum ikki er bráðfeingis og tað kann vera skilagott at byggja eindir har tað búgva eini seks átta fólk ella familjur sum búgva saman í eindum tað er eisini neyðugt at bústaðir hevur ein býilista sum vísir á hvørji hava átrokandi tørv at fáa eina eina íbúð og athvat slag av bútøð greitt tey hava hava brúk fyri og eisini tað verður tilskilað í tí nýggju bstaðarnýggja bústaðarpolitikkinum lógaruppskotið leggur upp til at tvey hundrað milliónir skulu brúkast til serstakar verkætlanir herundir leiðiíbúðir og til borgari við serligum tørvi herundir eisini barnabústaðir sum í dag eitur barnaheimi

vit kunnu ja lestraríbe tað va ja tað var ikki leigíbúð ta var lesturíbúðarið skuldi siga vit kunnu fevnast um at gongdin kemur kemur á gongd kemur á at byggja til fólk við serligum tørvi tað vil siga fólk sum standa á bíðilista hjá almannaverkinum sum hava menningartarn sálarligar avbjóðingar líðingar av seináðrenn av bráð ella vantandi sjúkum ella eru sosialt illanfyri tá fleiri íbúðir felagsskapir vera lidnir kunnu fólk sum í dag búgva í um har sum tey kunnu klára seg egnu bústaði kunna fáa sína egnu íbúðir tað av siga t tað e enki ivast í at tað kemur at frígeva bústaðir til málbólkar sum eru illahanirfyri sum kunnu sleppa inn í sambýli hetta frígevið so eisini pláss til tey ja og man kann siga tað at tað er ikki virðiligt at fólk kunnu búgva í sambýli sum í veruleikanum kunnu búgva fyri seg sjálva

og ikki minst er tað soleiðis tað at teirra teirra frælsi og privatlív tað verður sera avmarkað og at tey verða fastlast í tí tilboðinum sum tey eru noyd til at vera í men einki ivast í at tey fá frá útgangsstøði tá tei komin har so er tað tí tey hava havt ein tørv til at vera har hat almannaverkið hevur upplýst at komandi tíggju árini er brúk fyri tvey hundrað og áttaogfjøruti íbúðareindum til borgarar sum almannaverkið var av almannaverkið upplýsir eisini fyri trivnaðarnevndini at bygging av íbúðara bygging av íbúðareindum heldur fram heldur enn til sambýlir og a t tað vera skilabest at bæði bæði fyri brúkaran og eisini sannlíkt fyri tann tann almenna at tað kostar minni í rakstri á á økinum tá ið mann kemur at gera íbúður til tann partin tað er rættiliga nógvir borgarar sum í dag búgva sambýlini sum høvdu klárað seg at búð í egnum skfelagsskapinum rakstrarkostnaðuri fyri ta almenna eru tríggjar til fimm ferðirnar minni fyri felagsskapur enn fyri fyri eitt sambýli eisini tørvur á lestraríbúðum distaðar s ymsastaðni í landinum hetta uppskotið fer at loysa ein bráðfeingis og stóran tørv uppskotið leggur eisini upp til at landsftýriskvinnan ynskir at víðkumsstýri frá trimum upp til fimm soleiðis tað at grundin til broytingin er at styrkja stýrið soleiðis at húsalandsgrunnin kann fær eina betri møguleika at virka og menna siltar avbjóðingar sum uppskotið leggur upp til og tað tekur meirimeirilutinum eisini undir við og eg meti ikki at ella eg meini ikki tað tað er meiningin at alt stýrið skal skiftast út men at tað verður gjørt kanska yvir eitt eitt ávíst áramál at kanska tvey ella trý verða á

bústaðarpolitikkurin hjá landinum hann bústaðarpolitikkurin landsins varð orðaður í tvey túsund og tólv og hevur ongastaðni ongantíð verið verið broyttur síðani og sambært húsalandsgrunnunum so hevur bústaðarpolitikkurin verið eitt gott amboð sum tey hava eitt gott amboð sum tey hava hildið seg í teirra við teirra bústaðarbygging nú er tað skjótt tíggju ár síðani ttað bústaðarpolitikkurin kom og nú er tað tíð upp á at endurskoða tann politikkin sum eigur og eigur hana at verða gjørt so skjótt sum møguligt politiska skipan saman við almannamálaráðnum húsalandsgrunnin eigur at standa fyri hesum arbeiðinum og tað er umráðandi at politiska skipanin og húsalandsgrunnin hava somu fatan av hvussu vit á skilabestan hátt eiga at loysa bústaðartrupulleikar í landinum við atliti hvat slag av bústaðum íbúðum og hvørjir málbólkarn talan er um tað er húsalandsgrunnin sum skal byggja eisini eigur bústaðarpolitikkurin at leggja dent á at byggja orkuvinarligt og øll komandi bygging sum húsalandsgrunnurin fevnir um skal verða grundað á varandi orku vit siga tað at í hesum uppskotunum hava seg lagt upp til tað at tað verður meira lagt dentur á tey sum veruleikan hava brúk fyri at fáa eina íbúð íbúð tað bleiv nógv ført fram í fyrstu viðgerð at tað eru fólk sum búgva inni hjá øðrum ella fólk sum búgva í vánaligum íbúðum og serliga eisini tann parturin av av vfólkinum sum hava ein sosialan tørv sum í veruleikanum ikki verður tikið hond um at vit royna at fáa tað inn í hendan her lógarpakkan so eitt stað at at tað er tey sum í veruleikanum kanska fáa ein einslaks framíkkjá rætt heldur enn tey sum hava hug at selja síni gomlu hús verða byggin afarið ein á eina eina eldri íbúð at mann tekur tann málbólkurin heldur framum sum sum vit hava tosað nógv um sum hava brúk fyri at fáa nakað

viðmerkingar fyrstur er erhard joensen ger sovæl ja takk fyriharra formaður ø eg síggi har í í minnilutaálitinum her her er ein yvirskrift hvar er sambandsflokkurin í í øllum hesum her kundi rósa samensen líka hugleitt eittlítið sindur um hvar er sambandsflokkurin í hesum her altso er hettar er hetta so ósamband sum tað yvirhøvur kann vera ella ella er hettar á eini góðari leið kundi o sagt meg nakað um

ja takk gerst væl hós á somerset hvar formaður ja eg bleiv eitt sindur skøkk eisini eg sá orðingarnar hjá hjá minnlutanum men eg vil siga tað tað er kanska ein slags avmakt tí at vit kanska hava fingið allir bólkar inn í uppskotið at bæði tann vinnuliga partin tann liberala partin og ikki minst tann sosiala partin sum hevur øgiliga stóra týdning fyri sambandsflokkin so at til spurningin er at jakobsen eg haldi meira at tað er avmakt hjá andstøðuni heldur enn nakað orðingar sum kanska verður standa til pynt
ja takk eg gangi út frá rósu samunsen meinti erhard joensen ikki erard jacobsen men so er tað
edva jacobssen sum fær ina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja nú haldi eg tað eru líkasum teir síðstu kamenngarnar frá andstøðuni í samband við hetta málið tí at har eru so nógv sera góð ting komin inn í hetta uppskoti sum mann ikki hevur tosað um fyrr tá man tosar um bústaðarpolitikk var yvirskriftin bygging til serligar málbólkar er fantastiskt og tað hevur verið eitt mál sum sambandsflokkuin heur brent fyri í nógv ár og hetta kemur at gera tað at mann kann fara meira málrætta út og gera nakað arbeiði saman við eitt nú kommununum fyri at finna loysnir heldur enn bara at síggja trupulleikar vit vilja loysnir við hesum uppskotunum vit vilja meir byggjarí mentað er gott at atmeirilutin
vil hettar her takk fyri harra formaður ja takk
djór til valrossa samuelsen takk fyri orsaka er at er at eg joensen at eg segði skeivt er tað einki ivast í at tað hevur verið ørkymlandi hjá avvarðandi og persónunum sum standa bíðilista hjá almannarverkinum og tað einki ivast í at tað kemur at seta rættiligani ferð á so eitt stað at fólk sum hava serligu avbjóðingar eisini fáa nakað at búgva og tað sum eg hevði gleðist allarmest um tað er tað at vit javnseta hesi fólkini við øll onnurmann sigur eingin munur á um tað er ein sum hevur eina serliga avbjóðing sum skal eina eina íbúð ella um tað er ein sum ikki hevur eina serliga avbjóðing tí veruleikan hava vit øll

so er tað uni rasmussensumfreina viðmerking ger so væl takk fyri nú kom rósa samuelsen inn á hesar her tvey hundrað milliónirnar sum eru til serliga málb og tað haldi eg er ein partur sum er ógvuliga spennandi og og tað vísti eisini í vísti seg eisini í nevndararbeiðinum til hoyringarnar at tey vóru ógvuliga glað fyri tann partin tey sum vara av teimum og vóru glað fyri at tað var afturat tí sum mann ger á fíggjarlógini so eg trúgvi at hatta er ein partur sum kemur a ávirka nógv eisini á tí økinum so tað eri eg
ógvuliga glaður fyri takk fyri
ja takk ger so væl rósu samulsen ja takk fyri ø eg eri púra samd við una rasmussen ati hetta er nakað sum kemur at seta ferð á og at fólk veruleikanum kunnu gleðast bæði áhugafelagsskapur og persónar og familjur kunnu gleðast um at nú verður tað mann siga virkuligani man sigur bústað soleiðis tað at man ikki skaldskaldú bíða í í í í áralang fleiri ár eftir at fáa ein bústað eg síggi mær fyri mær nú at tað er

takk fyri harra formaður rossa samsen hevur havt nokk s nógv frammi um eitt her við sosialum íbúðum og at faktisk hevur enevndarviðtjørin víst eitt sindur á at hetta kanska hjálpir ikki uppá tað tað er eitt heilt annar protematikkur sum eg faktisk eri rættiliga sandirossasamsinar í at okur eisini eiga at loysa sjónfylgil eikur tað men men tá ið tað er sagt so er tað alt sum týðr upp á heitta her uppskotið fer at gera tað at húsalaiðan fer at vera munandi dýrari tí bústaðir kemur ikki at kunna gera nakað einsamalt meira hvussu fer tað at ávirka tey sum hava tað allar truplast sum hava brúk fyri sosialan íbúðum tað at leiðan fer upp

ger so væl lasu samulsen takk fyri formaður summ aðrir røðarar verða sagt frammanundan so er tað ikki rætt atií húsalagin fer upp tí at tað verður størri íútboð og tá tað kemur til tann partin sum er við sosialar a sigur tann sosiala bústaðarneyðin hjá teimum fólkum sum er serligani ein serligur málbólkur so verður tað lagt upp í bústaðarpolitikkinum sum landsstýriskvinnan skal arbeiða við atat mann skal taka hatt fyri fyri fyri teimum og tað var eisini nakað sum sum sum bústaðir eisini serligani vísti áhuga fyri at tey øgiligan gjarna vildu vera við til
at at byggja takk fyri
ja takk so er ta jóannes joensen sum fær i viðmerking ger so væl akfyi har formaður ja at slapi bara at viðmerkja at í fyrru rásunum stendur hetti her at mann hevur tikið hadd fyri vardum ííbúðum lestraríbúðum og lutíbúðum og annað tað er gott men eg haldi ikki mann skal gloyma tað at tað verður neyðugt í framtíðini at seta fengar á fíggjarlógini til bústovurnar og búeindir og tað verður eisini í ólukkumátu sjálvt um mann hevur hetta átaki allíkavæl við at hava tað inni í a at bústaðir skulu taka sær ein partu av tí so tað verður neyðugt at seta fangar áv fíggjarlógni heilt greitt
tí takk fyri
ja takk gerst tú væl rossi saman senntað er einki ivast í at tað er ein landsuppgáva tá tú kemur til tann serliga málbólkurin sum hava til sambýlistørv og at vit flyggja eftir tíðimum fíggjartúðum nú og til mýrini so er akkurát tann málbólkurin sum hoyrir til fíggjarlógina so at johansens skal ikki vera bangin fyri tað at tann málbólkurin verður gloymdur hann verður kanska tann sum verður trektur meir fram nú tá ið mann tekur tær búeindirnar sum tey sum fungu búgving hjá sær sjálvum har tað klárar seg sjálva at mann tekur heldur høvd fyri teimum sum hava brúk fyri eina starvsfólk á orku rundan um seg tað regulert verður ein land
fyja takk so eg fór víðari í ráðrarlistanum næstro røða verður syrið ístem berg ger so væl
tað er nógv broytt í føroyum tey síðstu árini tað eru stutt síðan okur viðgjørdu eyksett føroyar og nú viðgera okur bústaðarneyð sum okara størsta problem og hetta er alt hent innan fyri tíggju bústaðarneyðin er eitt álvart mál tað er eitt átrokandi mál og tað er nokk okra størsta sosiala avbjóðing og okur vita eisini at tað førir til aðra neyð á nógvum økjum til heimloysið og til fátækt og til at familjur mugu flyta runt kanska úr vána íbúðum í dýrar íbúður kanska av landinum og tað snýr seg um fólk sum eru í neyð og tað hava okur sjálvandi ábyrgd at standa saman um at royna at loysa men tað meta okur ikki at mann ger við hesum uppskotinum so nú skal eg oyðileggja ídúlluna hjá samgonguni eina løtu okur hava hoyrt nú í nakrar dagar eftir hondini í kringvarpinum at løgtingið stendur saman um bústaðarpakkan tað er ikki rætt men tað er rætt at báðir samgongu og andstøða ynskja at bústaðir fer heimild at byggja ella at lána men hava ikki fara ikki at góðtaka tær treytirnar sum samgongan setir bústøðum ið skal royna at grundgeva fyri hví og so kemur eygum samunsen at ta taka restina av álitinum og tað eri eg sjálv og egunsamansen og hevur posdóttir í trivnaðarnevndini sum hava hesar viðmerkingar bústaðir er søgan um húsalándsgrunninin sum er frá nítjan hundrað og fýraogtrýss sum gjørdist amboðið til at tryggja vanligum verkafólki og løndtakarum í føroyum eitt egið heim og møguleika at seta føtur undir egið borð og áður vórðu fólk givin upp fyri skutum til bankarnar og til bústaðarspekulantar serliga í høvuðsstaðnum síðan hava nógvar royndir verið gjørdar at gera av við húsalandsgrunnim og tað var við at eydnast í tvey túsund og tíggju tá minnilutasamgongan ímillum sambandsflokkin og javnaðarflokkin á sumri í ellivu gjørdi semju við tjóðveldi og framsókn um at umskipa húsalandsgrunnan til bústaðir sum nú kundi sum nú kundi gerast eitt uppæddir sterkari amboð í bústaðarpolitikkinum hjá føroyum og ta semjuna vórukur ela glaðfyri at okur sóu tað sum boð upp á at mann eisini í politisku skipanini kundi gera langtíðar avtalur og í tí semjuni lóg eisini ein semja um eina upboðssølu og báðar tær semjurnar kann man siga at eru teir partarnir lopnu frá serliga sambandsflokkurinum bústaðir kundi aftaná tað byggja lutaíbúðir lestraríbúðir lærlingaíbúðir saman við kommunum og øðrum samstarvsparnaðurum og bústaðir kundi bjóða bankunum av við fígging til vanlig fólk sum kundu byggja hasær hús kring landið og hendan seinasta heimildin er tíverri ikki fingin at virka okur halda tað at bústaðir eisini skuldi kunna fíggja kring landið og ikki bara havtmøguleika at bygt men bústaðir fingu so í tvey túsund og sekstan heimild at taka lán taðvar tveyhundað og hávtrýss milliónir tá so tað kom og siga eisini at hetta størsta heimild akrantíð tað tað passar heldur ikki tí at tann sama heimildin varð givin í sekstan og tað fekk so gongd á íbuðarbyggingina kring landið og eisini har partur av íbúðunum varð markaðu til fólk við serligum turvi tað var fimta hvør og eitt uppskot um at útvega bústaðin størri lániheimild varð eisini lagt fyri tingið aftur í nítjan tí mann sá tað bústaðartrotið bara vaks og at tað var ikki nokk sum bleiv bygt men tað fall burtur áðrenn luktingsvalið og okur hava eisini roynt að lagt tað fram aftur síðan men síðan er einki hent uttan politiskt rál og politiskar samráðingar við privatar byggjarar og nú var tað so ein sonevndur bústaðarpakki sum varð lagdur fyri tingi og bústaðir skuldu fáa heimild at taka lán men landsstýrismaðurin og privat áhugamál skuldi ígjøgnum politiskar avgerðir at hava heimild og áset á vinning gera partafeløg siga hvar byggjast skal gera prísin hægri fyri vanlig fólk og annað sum skal tryggja vinning til privata spikulantar og tíverri endurtekur søgan seg góðar skipanir sum ættarliga hava bygt upp og stríðst fyri tlframa fyri fólk í landinum skulu nú ognar takast á teimum sum hava bart ímótir og skulu brúkast til at fremja privat peningarlig ser áhugamál hetta hevur einki vð rættindi hjá fólki í landinum at gera heta hevur einki við vinnuliga kapping at gera hetta er privat kommunisma og kundu líka so væl verðað rápt stats kappitalisma bústaðarpolitikkur er í okra verð sosialpolitikkur um at taka støði í tørvinum hjá fólki og arbeiðaá harút frá bústaðir skulu brúka sína lániheimild skulu nú brúka sær lániheimild til at gera eitt ógjøgnumskykt net á samstørvum sum sjálvsagt verður treytað av einum avgjaldskravi og hvør fer at hanga upp á váðan uttan at fáa vinning ja tað verður sjálvandi tann vanligi føroyski gjaldarin sum bústaðarpolitikkurin átti at verið gjørdur fyrri sambært hesum uppskoti kunna bústaðir ikki sláa ein seyma í uttan á tað privata skal hava vinning burturúr og grundarlagið verður púra tikið undan bústøðum sum okur kenna tað í dag bústaðir sum okur kenna tað í dag verður ikki til aftan á hetta uppskotið er samtykt tá ið okur frættu at meirilutin í trivnaðarnevndini hevði tikið avgerð um at taka bortur landafrøðiligu myrkini í lógaruppskotinum og harvið eisini rættin hjá landsstýriskonuni at lýsa avkastkrav í kunngerð tá fingju okur góðar vónir um at hetta fór at føra við sær at leiðan ikki hækkaði í miðstaðarøkinum sum mann í lógini hevði sett á verða havn og runavík og klaksvík men soleiðis er ikki nú leggja samgongu umboðini upp til at bústaðir frameftir bert kann byggja saman við privatum og íleggjarum og í hesum liggur sjálvandi eitt fjalt avgjavskrav tí eingin privatur fer upp í nakað uttan at fáa vinning burturúr og tí fer leiðan at hækka allastaðni í landinum so visti mann fór frá tí at mann metti at leiðan kundi hækka í miðstaðarøkinum sum var tórshavn klaksvík runavík so er manst bara farin yvir til tað at nú kann hon hækka allastaðni samgongan tekur her við alt grundarlagið undan bústøðum sum frameftir ikki kunna virka á bústaðarmarknaðini sum okur kenna tað í dag bústaðir sum søguliga hevur verið amboðið hjá hjá landinum at tryggja vanligum fólki kring landi lán til egin sethús og nú seinnu árini bygt íbúðir kring landið síðan lógarbroytingin um bústaðir sum koma í tvey túsun og ellivu hevur tað eydnast at fáa ein skipaðan bústaðarmarknað har alt fleiri føroyingar trygt kunna fáa tak yvir høvdi uttan at áttast at verða blakaðar dyr ella húsalaðan durkar uttan ávaring hetta verður nú brottið niður nevndin hevur fingið eisini til vega tøl um hvat hendir tá ið avkastkravið hekkar og hvussu stóri hvussu stór nógv húsalaðin kemur at durka og til dømis eta vísta á við einum prosenti í hekkan kann húsalagan durka upp í tjúgu prosent og víð tveimum eta upp í níggjuogtjúgu prosent so hetta kemur at hava stóra ávirkan og tað sum ger tað so trupult tað er tað at tað er tann sosiala neyðin hjá fólki sum fer at verða grundarlagið undir at onkur vinnur pengar hetta er als ikki bústaðarpolitikkur men reinir vinnupolitikkur her gevur mann burtur almennar pengar til privat vinnurekandi í staðin fyri at tryggja vanliga føroyinginum taka yvir høvdi á hendan hátt kunnu privatir íleggjarar í bústaðar sambært lóg verða álagt at byggja saman við áseta júst tey krøv tey hava hug til bæði tá ið tað kemur til kapitalavkast og annað hetta fer at hava við sær høgir leiðiprísur at vanlig fólk fáa ikki ráð til at leiða og so kann mann rokna við at næsta stig verður at ati bústaðarstuðul verður tað næsta boði fyri at tryggja avkastu meginreglan verður frameftir at bústaðir verður bundið av at skula samstarva við við íleggjarar og ein undantansregla er sett inn at brúka í heilt serligum førum har víkjast kann frá hesi meginreglu til tess krevst loyvi frá landsstýrismanninum armslongdin millum politisku skipanina og bústaðir er burtur og í staðin verður grunnurin politiskt stýrdur úti asur hesum tekur minnilutin ikki undirvið okur mæla hinvegin løgtinginum til at samtykkja at staði fær tað láni heimild sum teir hava bíðað eftir sum er tvey hudrað g hlvtrýss milliónur og at tvey hundrað milliónir verða til búfelagsskapur og lestrarlestrarbýli og annað og tvey hunrð oghálvtrýss milliónir eru so tað sum er til bústaðarbygging kring landið og okur mæla til at bústaðir framhaldandi fara at virka sum í dag ein sjálvstøður stovnur í týttum samstarvi við politiska myndugleikan og okur fara at ávara ímóti at ger at mann ger hesa her broytingina og tað er tí at tað er eingin ivi um at leiðan fer at fara upp og tað r eingin ivi um tað at bústaðir sum okur kenna teg í dag tað tað fer ikki at eksistera aftan á at mann hevur samtykt hesa her lógina so okur hava gjørt itt broytingaruppskot har má mæla til at bústaðið fær hesa heimildina men at hann mann ikki setir tað treytina inn í at tað skal gerast saman við øðrum íleggjarum tí tað kunnu teir í veruleikanum í dag vist teir vilja
ja takk fyri ja takk so

har var tað takk fyri altso nú hevur mann tikið burtur orðingina sum var í uppruna uppskotinum um at landsstýriskvinnan kann áseta avgjaldskrav men í staðin fyri um at seta eina treyta um at bústaðið skal byggja saman við øðrum og so má fórt fram her í dag at jag man hugsar kanska um pensónsgrunnar og og annað men altso pensjónsgrunnar hava væl sum endamál at vinna mest møgulig pengar til tey sum spara upp eftir løn í grunninum altso kann siristenberg greiða frá hvussu íbúðirnar kunnu blíva annað enn dýrari tá ið mann velur at krevja eitt avgjaldskrav bústaðir hevur virkar stríðst fyri at royna at byggja íbúðir gnakrar íbúðir dýrar men nógvar av teimum eru eisini bíligar liggja um fimm túsund krónur um mánaðin fer tað at vera soleisr at tað fer ikki longur at bera til at byggja bústaðir til tey sum hava eina lága innk
takk fyri
jatakk gersvælstenberg takk fyri harar formaður takktil bjørs samulsen ja út frá teimum upplýsingum sum eru komnir fram eisini í nevndini so fer tað ikki at bera til upprunauppskotið segði at landstýriskvonan setti avgjaldskravið lýsligtav í kunngerð tað er so tikið burtur men nú er tað so sett inn at at bústaðirð skal byggja saman við øðrum tað r ein treyt og sjálvandi vilja tey sum fara inn í tað arbeiðið vilja hava avkast og onkur skal betala tað og tað verður sjálvandi húsaleiðan og tað hevur jú roynt fyrr tað havur jú verið fundur ímillum politisku skipanina og eisini pensjónsgrunnar fyrr og grundin til at teir hava hildið ikki aftur tað hevur nettupp verið at teir vilja hava hægri avtjaldskrav og tí dugi ikki at síggja upp á nakran máta hetta kann gera annað enn at

takk so fær erhard joensen eina viðmerking ger so væl takk fyrihara formaður tað var tosað nógv um hetta her samstarvi sum sum nú er álagt bústøðum øí also í rsfrásøgnuni hjá bústøðuni frá tvey túsund og seytjan sum er almenn stendur at lesa tað eru stórar avbjóðingar fyr í stavn avbjóðingar hjá bústøðuni eru fleiri men tað eru spennandi nummar eitt at hugsa nýtt í íbúðarbygging tað verður seg í snið skipan samstarvs og ognarviðurskiftum við atliti til grøna orku og burðardygd nummar tvey at dríggja peningaliga tilfeingið hjá bústøðum við at fáa aðrar íleggjarar uppí so flest møguligar íbúðir kunnu byggjast í væl skipaðum umstøðum at finna nýggjar ognarar samstarvshættir til dømis í dóttorfeløgum sum óivir eitt krav um íleggjarar hetta er nakað sum teir eftirlýsa tí teir vita tað teir kunna ikki lyfta uppgávurna einsamallur teir kunna ikki

jatakk ger so væl siri stenberg takk fyri harra formaður tað er eingin forðing í dag fyri at gera samstørvið hjá bústøðumi okur hava hava sjálvur sett tað eisini har sum okur sjálvur koma frá at tað er gjørd fín samstørv við bústaðir men tað sum er munur om nú tað er tað nú er tað álagt og tað er álagt við lóg at tað skal gerast eitt samstarv og tí verður tað eisini át at tað liggur ymplisitt eitt avkast krav í tí hvussu mán vendur dreigat í og tí kann tað ikki føra til annað enn at tað fer at gera tað at húsaleiðan fer at hækka og tað haldi eg er eitt øgiliga alvorligt mál tí at okur hava stóra sosialan eyð og okur hava eisini í nevndini fingið at vitað tað at ati tað er nóg ringt hjá nógvum at betala tæir prísar sum eru í dag tað er faktiskt rættiliga ringt og okur kenna eisini hvar sethúsaprísirnar eru frammanundan so at visti mann frammanundan rokna við at tað fór at blíva eit problem í mistiar økinum so h má nú skapt eitt problem um altland
tí mann gjørt alt so tíggju ferðir verri takk fyri so var tað annar
blikka olsen sum fær eina viðmerking úr svøvnumja takk fyri harra formaður ja tað er ikki stórt álit mann hevur á teimum privati má mann sigaeg kundi hugsað mær at spurt sigur steinberg um hon kann vísa á at tey sum hava bygt altso privatir aktørar sum hava bygt leiðibústaðir um tann leiðiprísurin er veðri enn tann hjá bústøðum tað er ein spurningur tann næsti spurningurin tað er um sigur steinberg heldur at tað var nøktandi at bústaðið við teimum hundrað og fimmogtjúgu milliónunum her í meginvøkinum einans kundi fáa hálvfjerðs íbúðir burtur úr teimum pengunum er tað ikki hóast alt frægari at tú kanst fáa fleiri búðeindir ja kanska eina trý fýra hundrað og harvið
er við til at fáa prísirnir niður
syristemberg takk fyri harra formaður ja eg haldi øll eru samd um at tað er neyðugt við nógvum bústøðum tí at íbúðarneyðin er stór og nú hevur anannika olsen akkurát verið borgarstjóri í føra størsti kommunu og eg veit at tað bleiv roynt fleiri ferðir at gera samstørv ella avtalur við privat og tað var ótrúliga ringt at fáa tað í gongd og tað er nokk so undarligt at tað skal vera so trupult visti mann teinki upp á hvussu stórur tørvurin er so tað t tað e ikki farið í gongd er val ikki tí at tað ikki veður ein tørvur tað má vera tí atup á einlanan máta verur um tað forlítil forkenast tað eg veit iki hvat tð er men okkurt hevur tað so verið men um hvar prísirnar liggja tað tað dugi g ikki at siga akkurát hvar tær privatu prísirnar liggja men teir liggja væl líka so ymiskt sum allar aðrar alt eftir hvussu tað alt eftir hvussu tað er bygt og hetta er einki við at hava álit á privat ella ikki tí privat kunna saktans byggja og ongantíð betri um tey eisini byggja eina eina rúgvu av íbúðum so tað kunnu tey saktans gera t ta er eingin forðing í hesum her men her
er forðin kin mótsatt her kann tað almenn ikki byggja uttan tað privata uppií takk fyri
so er tað uni rasmussen sum fær eina viðmerking gjørt væl takk fyri nei nú nevndin sigur steðinberg um at tað var líka stór landsheimild fyrr men altso fýra hundrað og hálvtrýss milliónir er tað vit snakka um tað eru ikki bara tvey hundrað og hálvtrýss tær tvey hundrað tær eru eisini til bústaðar tað er bara markað til nøkur onnur endamál men tað eru eisini bústaðar so hetta er nógv størri enn tvey hundrað og hálvtrýss milliónir hetta er fýra hundrað milliónir fýra hundrað og hálvtrýss milliónir og so nevnir siri steðinberg eisini hvussu nógv prísurin fer at hækka tá velur hon bara at taka út ein part av tí sum hevur verið í hoyringunum tað hevur eisini verið í hoyringunum víst á at hatta er ikki rætt at siga hatta talið sum siri stevendur kom við so tað er yniskt hvat hevur verið frammi í hoyringunum og pluss tað so er tað væl skiljandi at vit ikki eru so samd tá ið mann velur at kalla teir privatu beinanvegin

ja takk fyri so er tað siristenberg takk fyri harra formaður ja hvussu nógv prísurin fer at hækka tey tølini sum hava víst á eru tøl sum bústaðir er komið við og tað er tann stovnurin sum okur akkurát nú sita og snakkað um og er samd um skal hava fýra undraðog álvtrýss milliónir so visti mann heldur hevur so lítið álit á tm teimum tølunum sum tey koma við so haldi eg mannhevur ett heilt annað og størri problem sjálvandi trúgvi g upp á tað sum tey koma við nei okra grundarlag er tað at bústaðarpolitikkurin og tað sum landið ger skal taka støði í tørvinum hjá fólki tað handlar um at byggja bústaðir til fólk sum eru í bústaðarney tað handlar ikki fyrst og fremst um at onkuprivatur skal hava eina forkennastu tað er fínasta slag av tey hava tað tey munnu byggja so galið tey vilja men her skal landið inn á fíggja dað tað er tað sum tað handlar um tí her kanst tú ikki gera nakað uttan og tann heimindi sum bleiv latin í okra tíð hon var so tann sama altso tvey hundraðoghávtrýss milliónir og tvey hundrað ogtað er fínasta slag men taðhevur verið for lítið tí bústaðarneyðin er ótrúliga stór enn so so okra argument gongur up á tað at okur eru stúrin um at húsalagin hækkar og tað er ikki nøktandi í einari tíð hhar okur vita fólk
tað er neyð ja og so er tað
eygun samelsen gersuvælja takk fyri harra formaður nú verður tað ført fram av av samgonguni at jamin har er jú ein ventiildur í at aðtaer avkastkrævi vistnú avkastkravið verið forhøgt so kann jú landsstýriskvinnan jú farið inn og loyva bústaðuna at fara undir verkætlanina einsamallur so er tað bara tað tið eg spyrji at hvar er sum munurin á tí uppskotinum sum vit høvdu áðrenn og teimum broytingum sum nú eru gjørdar tí tá tá hevði landsstýriskvinnan jú eisini eitt yvirlit yvir hvussu høgt avgaðstkrævið var skal mann so sita harkross av og siga ókey handan verkætlanin har avgaðstkravið lágt nokk í gásaregin so hatta er í lagi handan er tað forhøgt altso hvar eru vit tá teiman situr og stýrið
tí politiskt
so er tað siristenbergtakk fyri harra formaður ja visti mann hugsar um hettaher við armslongd og øðrum so so eg má hvussu farin burtur frá tí tóð hevur menn politiska stýring men faktiskt hevur man kanska h gjørt hetta uppskoti til ein sama blanding av boðum alto tað er bæði tað at landsstýrið sleppur at stýra og tað ati tað verður tað altso tað ereit vinnupolitiskt uppskot eg vil siga at tað at tað er sjáldan mann hevr viðgjørt eitt so stórt mál sum viðgjer so stóran neyð hjá fólki við so lítlum at
teit eg til menniskjur takk fyri so er tað eygun samuelsen sum fær orðið gersuvæ
formaður ja nú hoyrdu vit í í einari viðmerking um hetta er at vit eftirlýstu hvar sambandsflokkurin var í hesum her minnilutaálitinum og tað gera vit faktiskt tí at sambandsflokkurin hevur sakt seg at tikið undir við bústaðarpolitikki har mann ikki fór inn og gjørdi tað um til vinnupolitikk har mann líkasum gav bústaðum lániheimil til at útvega bústaðir kring alt landið og tað vildi mann taka undir við áðrenn valið men so sjálvandi so komaði væl um mann koma í eina nýggja samgongu so og nú hava vit bíðað í tvey ár og alt nýtt virksemið hevur ligið stilt inntil samgongan kundi koma við einum uppskoti og tað uppskotið er so í okkara

so nú veit ikki um tað er tama skal taka fyri áljóðandi í hesum eisini at hetta er teirrara barn tað tað kann mann so ein og hvør gera upp við seg sjálvan hvat hann heldur um tað men eg skal so halda fram við at lesa álitið hjá okkum tað er eingin ivi um at bústaðarnegin telist ímillum okkara allarstørstu samfelagsavbjóðingar um ikki tann størsta og fyri tey sum eru í bústaðarney er støðan sera álvarsom í nevndarviðgerðini er upplýst hvussu trupult støðan hjá mongum av okkara metborgarum er eisini er upplýst at bráðfeingistørvur er á sosialum íbúðum bústaðarneðin førir til fátækt strongdstúran og rótloysi heimleysi mistrivnað og í fleiri førum aðra sosialan vegi serliga er støðan trupult hjá børnum og barnafamiljum sum kanska skulu flyta ofta búgva inni hjá fólkum fólki og annað sum ikki eru nøktandi tryggar umstøður at vaksa upp í nú hava vit bíðað eftir einum bústaðarpolitiskum útspæli frá samgonguni í út ímóti tvey ár meðan tey út ímóti meðan tey ið ongan bústað hava bara eru blivin fleiri og støðan er bara versnað tí eingir nýggir leiðir bústaðir hava verið bygdir meðan bíðað verið eftir at mann fór at seta út í kortið fyri okkum sæst raðfestingin týðiliga samgongan hevur valt vinnuna fram um fólkið sum er rakt av bústaðarneyð vit taka undir við at tað nú er greinað í lógina um lutøíbúðir tí tørvur er á at fáa ein fjølbroyttari bústaðarmarknið almenni bústaðarpolitikkurin hevur verið verksettur soleiðis nar øll árini at tað er eitt uppgáva býti millum landið og bústaðir bústaðir byggir búfelagsskapur og lestrarbýlir meðan landið byggir landsstovurnar so sum barnaheim og sambýlur til brúkarar við ymiskum avbjóðingum til dømis fólk við breki seinheilaskaða ella autismu hesir landsstovrnar hava verið fíggjaðir av íløguætlanini á fíggjarlógini og tað tekur minnilutin sjálvandi undir við at at mann at mann byggir landsstovnar sum eitt nú barnaheim at tað kunnu byggjast og og nei í hesum uppskotinum verður tað lagt upp til eisini sovorð sum barnabústaðir kunnu byggjast og fíggjast av tí almenna bústaðarfelagnum tað halda vit ikki er rætt og tað taka vit ikki undir við tað er tí vit halda at henda píðljan á tvey hundrað milliónir til alment gagnlið byggjarí verður for smábýtt og prinsipielt er tað skeivt at fjala almennari útraðslur við at leggja tær uttan fyri fíggjarlógina og servitanin av byggjahesa stovnarnir hon er hjá landinum og bíðilistin hjá almannaverkinum minkar alt for lítið um peningurin eisini verður brúktur til hettar tí halda vit at vist mann skal brúka hesar tvey hundrað milliónirnar skynsamt og samsvarandi tørvinum so er rættast at byggja búfelagsskapir til fólk við serligum avbjóðingum sum klárar seg við eitt sindur av hjálp sum nú er er einasta tilboðið til hesar borgarar eitt stovnspláss sum er dýrt í rakstri og als ikki tað sum borgarin ynskir sambært eystursáttmálanum so hava fólk við serligum avbjóðing um rætt til at velja hvar tey vilja búgva og saman við hvørjum og vit vita at bíðilistin hjá almanna verkinum er langur í dag eru kanska eini hundrað og hálvtrýss borgarar sum einki búð til boð hava og ein stórur partur av hesum borgararnir hava tørv á at fáa bústað í einum búfelagsskap komandi árini fer bíðilistina at vaksa og tørvur verður á byggja eini átta til tíggju búfelagsskapir kring landið umframt at mann kann spara í rakstri við at byggja búfelagsskapi so er tað júst hesa bygging sum ein stórur partur av teimum sum er á bíðilista hjá almannaverkinum ynskja og hava tørv á tí skjóta vit upp at ein bindandi avtala um at byggja búfelagsskapir samsvarandi tørvinum kring landið verður gjørd millum almannaverki og bústaðir

fleiri bústaðarpolitisk uppskot hava verið lagd fram av andstøðuni síðani vali og samgongan hevur allaína grundgivið við at tey taka ikki undir við hesum uppskotinum tí at landsstýrismaðurin arbeiddi við einum bústaðarpakka men hesin sokallaði bústaðarpakkin er eingin pakki hetta er eitt lógaruppskot um eina lániheimild til bústaðir og við broytingum frá samgongulimunum í trivnaðarnevndini er tað eitt uppskot sum fer at avtaka bústaðir sum alment bústaðarfelag og hetta er altso bara vinnupolitikkur skuldi mann tosað um ein bústaðarpakka so hevði tað eisini havt eitt uppskot til dømis við átøkum fyri heimleys eitt uppskot um hvussu mann kann tryggja at fólk fáa lán kring landið til at byggja eini hús og samstundis so kundi pakkin eisini fevnt um uppskot sum ásetti reglur um hvør kann keypa upp ognir í jørð í føroyum hetta eru alt uppskot sum hava verið løgd fram av pørtum av andstøðuni so ein veruligur bústaðarpakki hann kundi innihildið øll hesi her tingini og hann kundi eisini rúmt eina viðgerð av bústaðarskyldu og øðrum tingum mann kann siga undanfarna samgonga hon royndi so nøkur av av teimum tingunum at mannsum meira enn bara lániheimild mann mann gjørdi tað tað tað lættari atat leiga mann kundi leiga meir enn ein bústað út fyri at uttan at tað skuldi vera vinnuligt og mann gjørdi skatta avdrátt til langtíðarleiðin umframt at vit sjálvandi eisini bygdu meir enn ein bústað um vikuna tá ið ta periotuna so at mann royndi at hava meira heild í enn enn taet gjørt her sum her tað simpulten snýr seg um eina lániheimild og so er tað við at snýr tað at restin seg um kann mann siga hvussu avkastkræv skal fáast til vega og ikki ø tað síðsta sum liggur í hesum her uppskotinum tað er at mann vil økja talið av nevndarlimum og tað haldi eg nokk so nógv minnast at fíggjarmálaráðharrini hevur verið nógv frammi við tí at mann skuldi millum annað var hann í kvf har hann segði ann vildi minka um pamparíið hjá vinstraveinginum og tí skuldi mann minka talið av nevndarlimum í almennum nevndum og mann vildi byrja við búskaparráðnum og landsbankanum sum vit hava havt uppskot um her inni og nú kemur tað so til bústaðir men tá vendi manntí á høvdinum nú velur mann víðka talið av av nevndarlimum frá trimum til fimm og tað kann virka eitt sindur undarligt í í hesum samanhanginum teimam annars í øllum øðrum førum vil lækka talið og tí undrast vit á hvussu tað ber til tvat orsøkin er til tað minnilutin tekur als ikki undir við at víðka nevndina fyri bústaðir úr trimum til fimm limir at víðka nevndina at gera arbeiðið tyngri og ikki effektivar sum annars verður lagt upp til tá ið tað kemur til almennar nevndir nevndin fyri bústaðir hevur víst seg at virkað væl og heldur minnilutin at tríggir nevndarlimir eru nøktandi til at fáa eina smidliga og skjóta arbeiðsgongd afturat hesum hevur nevndarlimum so leggur mann jú eisini eina detailstýring inn har tann politiska skipanin tá ið mann ikki tá ið mann skal fara í holt við at arbeiða einsamallur ella byggja einsamallur bústaðir so skal tann politiska skipanin eisini inn har at viga tær verkætlanirnir so at vit halda ikki at tað fer at vera smidligt og skjótt mátið mann fer at skipa tað uppá so vit skjóta upp soljóðandi broytingaruppskot har paragraff eitt nummar eitt verður strikað og nummar eitt paragraf eitt stykki tvey til seks ver verður paragraff eitt nummar eitt til fimm og nummar fimm verður tað broytt og orða soleiðishar av fýra hundrað og hálvtrýss milliónir skulu tvey hundrað og hálvtrýss milliónir fíggja bústaðarbygging kring landið harafturat skulu tvey hundrað milliónir fíggja bústaðarverkætlanr til serligar málbólkar landsstýrismaðurin og húsalandsbúnain gera avtalu um hvørjar bústaðarverkætlanir skulu gerast um mann kann siga í tí stóru tí heila so er okkara broytingaruppskot at mann fjernar avkastkrav og at mann ikki bindi bústaðir niður tá ið tað verður lóggivið at bústaðir fáa sos nógvar milliónir at arbeiða við men tað er treytað av at onnur eru við so hava tær ikki intiativrættin sjálvir og tí vilja vit venda aftur til at teir fáa fíggingarheimildina meðan teir sjálvir skulu royna at finna samstørv og at hetta her við at mann ger avtalu um bústaðarverkætlan við politiska skipanina tað hevur virkað væl líka síðani at bústaðir bleiv skipað og vit duga ikki at síggja hví tað ikki skal virka nú og tað síðsta taðeg so sjálvandi tað at stýrið verður
óbroytt takk fyri harra formaður
ja takk so er tað viðmerkingar fyrsta er har joensen ger sisget væl takkfyri ra formaður bústaðir hava í dag eitt avkast upp á knapp fyri eitt hálvt prosent og um aftuso tekur tað við sum fær í grund ta er tíggju prosent av av leiðkosnaðin umleið so eru tað uppi ei fýra prosent eg havi hugt ati onkrum kanningum sum eru gjørdar á privata marknaðir ni í danmark fyri privata leiðíbúr yvir at tíggju ára skeið miðalavkastið yvir tíggju ár tvey prosent bústaðir hevur dupult so høgt avkast sum tað privati á leiðmarknaðirniri í í danmark so hvussu hvussu er biteykun sambesent framtíðar leiðina altso at hon fer at hetta
spurningur
takkfyri ja takk so er ta eygun ja takk fyri harra formaður ja nú evur verðið nevnt at miðalmiðalavkast ví privata bústaðir í danmark eg kundi eisini sagt miðalavkasti privata leiðubústaðir í kina altso sigur tannsagt skyld eg kundi vent spurninginum sagt at hvussu veit samgongan at at avkasti havi ikki verir so høgt at leiðan ikki hækkar tað verður sagt her at ja men mann hevur ein ventiil í her at landsstýriskvinnan kann fara inn og siga hóó avkastkavi eg forhøgt í hasari verkætlanin so tað mugu vit strika og eg haldi røðarin sjálvur hevur sagt at alla tíðina eiga útboð eftirspurningur fara við tíðini at gera at tað kanska ikki verður so
kurt hvussu veit mann tað takk fyri harra formaður
ja og so er tað sirið stevn berg gerst væl takk frá formaður ja eg eri samd við eyðunum olsen nei olsen eyðunum kossamussen ja bústað hevur bíðað nokk so leingi eftir hjá heimildini og millum annað hevur ein verkætlan í klaksvík bíðað í samband við húsaskúlanum ikki minst rætt har næmakaheimaldið var uppi í so vónandi kann tað eisini fara í gongd okur hava ikki mett heldur at tað er rætt at koyra sosialu stovnar altso barnaheim til dømis uppí tað sum bústaðar skal taka sær av men at tað eigur at vera á fíggjarlógini og eitt annað sum eg samstøði verði eg á tað var eitt her við at nevndin skal víkkast til at vera fimm limur ella sum hildið íla fast í at mann skal minka um nevndur og ráð og mann skal hava altso skerja landsbankan og onnur hvussu má tað bera til at mann so vil víðka akkurát um hesa nevndina og hví er tað kanska tað hetta er tað einasta sum er óbreitt sum út aftur úr nevnd at fólkaflokkurin hevur faktiskt einki fingið ígjøgnum av sínum uttan tað at halda fast í nevndina tí alt annað er broytt

eykum samelsen ja takk fyri eg vil vóna tað at sjálvandi atað hetta her við húsahansskúlanum og tann parturin kemur í í í í gongd nú men tað sum vit vísa á við hesum her tvey hundrað milliónum til e til ta byggingina til til lestrarbýlir og annað sosiala bygging at at soleiðisnar sum tað ljóðar tað mann tekur landsstovnar inn eisini so verður tað ótrúliga smábýtt og tí heita vit eisini á samgonguna um at skilja tað sundur tað sum eigur at liggja uttanfyri tað liggur uttanfyri om mann so tekur og konsentrera tað um har mann veit at tørvurin er størstur nemliga búfelagsskapur og so eisini lestrarbýli hitt við nevndini og tað er tað sum fólkaflokkurin hevur fingið ígjøgnum ja á pappírinum kann mann siga at tað er tað einasta mann hevur fingið ígjøgnum og tað kann eisini undra hví mann vil hava eina so stóra og tunga nevnd tá ið mann alla aðrastaðni sigur at tað er so rasionelt við við at hava so fá sum møguligt tað er altso tað tað undrar meðan eg haldi allíkavæl at tá man fer á nær
tar lesa uppskot so hevur hava tey nokk fingið meira ígjøgnum enn bara tað
so er tað edvar jacobsen ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi tað er ordiliga gott at mann fær tvey hundrað milliónir inn til fólk við serligum avbjóðingum sum eisini kunnu hava møguleika fyri at fáa bygd nan fyri bústaðir tí teytey gjalda jú eisini sína leiðu og og vil í mínari verð kunna vera natúrligur partur kundi hugsað mær at spurt eykum samelsen sum hevur veralmannaráðari í í í fýra ár frammanundan um tað ikki er eitt sindur tungt at ofta fáar byggjaríir altso hvussu nógv fór í gongd kanska hesi fýra árini eg hugsi bara um við at fáa nýggjur tað er masivt brúk fyri tí var tað nógv bygt hesi her árini altso tað virkar ofta øgiliga tungt at arbeiða innan fyri at fáa
bústaðar bygdar
takk fyri eygun samelsen ja takk fyri harra formaður eg haldi edvardnei edva sigaagóti í eftirnøvni e haldi at edvar veit øgiliga væl hvat hvat at tað ikki bleiv bygt so nógv á tí økinum í seinastu setust eg haldi hon hevur næstan ikki gjørt annað enn at nevna tað umskylda meg men tað veit hon væl men hin vegin so vil siga at tað fyri alt tað stóra fyrireikingararbeiðið ikki bleiv gjørt í undanfarnu samgongu so hevi tað heldur einki verið bygt í hesari tað skal jú fyrireika so sjálvt sjálvt í hesum lógaruppskotinum stendur at tað tekur langa tíð at fyrireika og tá ið tað kemur til hasar tvey hundrað milliónar til sosiala bú staðir so haldi eg fantastiskt men hartil kann eg eisini nevna at í tí bústaðarpakkanum sum sambandsflokkurin seyðan tók undir við men sum hannso ikki vildi atkvøðu fyri har vóru tríggir búfelagsskapir í tí avtaluni til sosialar bústaðir so
at tað hevur latið seg gjørt eisini fyrr takk fyri
so er tað bill jensen takk fyri har formaður eyðgunn samuelsen legði eitt sindur harðliga út við at siga tað samgongan hevur valt vinnuna fram um fólk í bústaðarneyð tað er ein rættiliga grov ákæra og eg taki als ikki undir við tí bústaðarmál liggja hjá landsstýriskvinnuni í almannamálum og vit havaðu valt at lata vera soleiðsnðis nær tað var tað eisini í undanfarsamgongu nettupp fyri at fokusera upp á tað ymsasøki sum er fólk sum eru illa fyri og sum hava brúk fyri at tað almenna rættir út sína hjálp til fólk sum hava tørv á bústøðum og tí hava vit sett av hesar pengarnar part av hesum pengunum til almannagætligar íbúðir og eg haldi tað er burturvið at siga tað at vit hava valt vinnuna framum tí so høvdu vit lagt hetta málið undir vinnumál og so høvdu vit gjørt at laða regulert vinnumál tað er tað tað ikki hetta er eitt alman
a mál sum vit viðgera í dag
eygun samelsen takk fyri harra formaður har tvey hundrað og hálvtrýss milliónir har gott nokk har eru tvey hundrað milliónir til sosialtbyggjarí sum vit øll fegnast um men hin helvtin er so tvey hundrað og hálvtrýss milliónir sum ikki kunnu brúkast at byggja leiðubústaðir til eftir hesum her uttan at tað privata er uppií tað eru undantaksføri at tað kann og tá ið tað privata er uppií vit hava tað vita vit og tað er einki løgið í tí og tað eigur at vera so at tað privata byggir fyri at fáa hetta avkast annars byggja eg tað ikki og í dag er tað eingin sum forða tí privata at vera at vera við í byggjaríum saman við bústøðum men her verður tað so lóggivið at tað privata skal vera við ergu alt tað sum er við leigubústaðir
at gera tað skal hava avkast takk fyri so er tað
uni rasmussen sum fær eina viðmerking gersuvæltakk fyri nú forstóð eg lanum at erhard joensen hann fekk faktiskt ikki svar uppá spurningin hjá sær men tað undrar meg ikki tí tað er nokk ikki nevnt at svara upp á ein sovorðnan spurning men í samband við broytingaruppskotini hjá andstøðuni so dugir ikki ordiliga at skilja at mann so skal taka undir við uppskotinum vissi mann meina tað at hetta er einki við ein bústaðarpakka at gera soleiðir sum uppskotið eg sett saman í forvegin tí so nógv broyti tað ikki upp á hvat mann ætlar at byggja nú var eykun samensen gott nokk inni á seinni aftur at mann fegnaðist um hesar tvey hundrað milliónirnar men tær eru eisini í hesin her bústaðarpakkanum tí skilji eg ikki ordiligan hvat hvat hon meinar við tá ið hetta slett ikki er nakar bústaðarpakki tað hevr verður gott at kunna
kanska fingið eina frágreið
eygun samuelsenja takk fyri eg hevði ynskt at hevði meira enn ein minutt men eg skal royna ein øll fegnast um øll ynskja at bústaðir skuldu fáa lániheimild tað undanfarna samgonga legði jú eisini eitt uppskot fram har bústaðir skuld fáa lániheimild bæði til at byggja privatar ella leiðuíbúðir og og hesa her sosialu íbúðirnar tað er tað tað fegnast øll um tað taka øll undir við at mann fær ein eina fíggjarheimild tað sum vit nevna í okkara áliti at tá ið mann hevur ein bústaðar pakka so tekur mann støði til ymiskar avbjóðingar á bústaðarmarknaðinum og har nevndu vit til dømis tað við heimleysum at mann hevði eina ætlan fyri tað og vit hava nevnt hetta her við at mann annars ikki fær fígging tey sum ynskja at byggja av bygd hava trupult við at fáa fígging til sínir setus tað hoyrir eisini upp í ein bústaðarpolitikk bústaðarpolitikkurin er ikki bara ein lániheimild men tann lániheimildin sum er hon er fín hon er góð sjálvandi erum tað men men tað eru sovorðni ting sum mangla og het her við at keypa ognir útlendingar og sovíðari bústaðar
politikkurin fevnir breiðari enn eina lán í heimild takk fyri hara
so er tað annika olsen sum fær eina viðmerking ja takk fyri harra formaður ja mann fær ta fatan at bústaðir bara byggir til kanska man siga ein ein lágan prís ella ein ein ein miðal miðalprís tað er jú itað er ikki sannleikin tí at visti kur hygja eftir millum annað wiscopstøð so vita okur tað at leiðuprísurin liggur á einiri tíggju ellivu túsund krónur um mánaðin som visti ikki er eitt avkast krav sum liggur inni hjá bústøðunm so veit eg ikki og tað er rætt sum tað eisini verður ført fram her í dag at sjálvandi virkar bústaðir eisini eftir einum einum avkast kravi tað sigur seg sjálvt og tað avgast kravið sum bústaðir hevur er ikki so langt vekk frá tí sum tað privata hevur í dag eg havi sæð nógv prosjektir hevði eg havi sæð tað sama avgaðstkravið kanska minni
hjá teimum privatu enn hjá bústoðun
eygun samelsen ja takk fyri harra formaður ja vit hava ikki sagt at bústaðir ikki hava eitt avkast krav men avkastkravið er ikki tað allar við altavgerandi í tí hjá bústaðinum bústaðir skal byggja bíligari leigubústaðir kring landið tað er tað sum er høvuðsendamálið og so kann mann diskutera hvør hevur dýrari og hvør hevur bíligari men visti mann hyggur á heimasíðuni og hvussu visti mann roknar leiguprísir hjá bústøðum og hjá teimum privatu so sær mann sær mann á netinum at visti mann tekur alt við bæði olju og el so eru summar summar privatar bústaðir hvørfá hálvfjerðs prosent dýrari enn teir hjá bústøðum tað sær mann svart uppá hvítt so tað er nokk ikki so svart og hvítt at annar byggja so er øgiliga alt bíligt og annar alt dýrt men men bústaðir byggja byggja hava bygt munandi bíligari enn teir privatu leigu bústaðir takk fyri
ja síðani er tað annika olsen
bústaðarpakkin sum okur nú viðgera við aðru viðgerð er eitt stórt framstig fyri føroysku familjuna stakar uppihaldarar eldriborgarar fólk við serligum avbjóðingum og øðrum borgarum ið leingi hava bíðað eftir at tað eisini kann vera møguligt hjá teimum at fáa ein bústað okur hava havt ein ovurstóran fólkavøkstur sum hevur ligið í millum tvey trý prosent um árið tey seinastu árini men okur hava ikki nóg stóran mun megnað at lofta øllum hesum vælkomnu gestunum sum nú hava valt at flyta aftur til føroyar sum teirra heim bústaðurin er fundamenti undir vælferðini hjá tí einstaka og fólkavøksturin er grundarlagið undir einum framhaldandi búskaparvøkstri at tú kann búleikast í einum bústaði sum tú fíggjarliga ert førur ella før fyri at gjalda at tú kanst búgva í einum bústaði har o kann kenna teg tryggan uttan at verða sett á gøtuna skapar vælferð fyri tann einstaka at okur í dag fara játta ikki minni enn eina slaka hálva milliard til at byggja bústaðir er ein stór hending og kemur hetta at gera veldigan mun hjá nógvum føroyskum familjum her eru nógvar góðar ásetingar í lógini og nógvar góðar broytingar tak un hetta her við lutaíbúðum so eru greiðar reglur um heimildina til at skipa lutaíbúður hetta r ein góð broyting og leggur seg eisini uppat tí at eiga ein lut sum nakað heilt serføroyskt heldur enn at bara leiga lutaíbúður er eisini i leistur sum eg veit at nógv eldri eisini eftirlýsa tað er nakað meira hugaligt at eiga ein lut sum mann eftir nøkrum árum kanska kann selja heftir eina íløga ein betri íløga fyri tann einstaka heldur enn at bara leiða men ikki øll hava møguleika fyr at keypa ein lut har einastu møguleikin er fyri at leiða og tí er hetta uppskotið eisini ein stór hending munurin á meginøkinum og restina av landinum tað sum var í upprunauppskotunum eg vil siga at eg eri ótrúligani glað fyri at okur hava tikið hetta burtur henda skilnaðin ímillum meginøkið og restina av landinum í upprunauppskotunum var munur gjørdur á hesum og hevði tað kanska serliga gingið út yvir tey sum ynsktu at búleikast í meginøkinum politiskt eiga okur ikki at kunna at avgera hvar hvør skal búgva tað má vera frælsi hjá te einstaka okur skulu heldur ikki gera mun á fólkum hvar tey velja at búgva og tí haldi eg hetta er ógvuligani gott at tað er tikið burtur við tað at bítið a býtið av landinum er tikið burtur og krav eru staðin sett til at bústaðið skal samstarva við onnur millum annað privat tryggingarfeløg við við jøðrum so fáa okur eisini fleiri bústaðir í staðin fyri tær hálvfjerðs íbúðnar sum bústaðir metti tey einsamøll kundi útvega við teimum hundrað og fimmogtjúgu milliónunum til dømis at byggja her í meginøkinum so ber til at generera enn fleiri bústaðir og ein leslig estimering vísir tað at okur kunna kanska fáa eini sjey hundrað til níggju hundrað íbúðir vistær at okur siga at miðalprísurin er fimmogtjúgu túsund krónur per fermetur samstarv ímillum tað almenna bústaðarfelagið privat íleggjarar eitt nú pensjónsfeløg er eitt stórt frambrot í hesum lógaruppskotinum jú fleiri ið lyfta jú betur hetta er jú hesi sokallaði oppsamstørvini tað almenna og privata sum fara inn at byggja og persónliga er hetta her eitt mál sum eg havi tosað bæði leingi og langt um og hava ynskt í nógv ár at fáa skipað ein leisn fyri og eg vil eisini takka landsstýriskvinnuni at hon hevur borið so í bandið at fáa hetta í lógaruppskotið soleiðis at okur kunna logsins byrja at byggja tvørturum tað almenna og tað privata tí tað kann heldur ikki vera meiningin at allir okkara persónspengar fara av landinum til at byggja bústaðir til danskar familjur okkara pensjónspengar skulu brúkast til at byggja bústaðir til føroysku familjuna í dag liggja tíggju milliardir í teimum føroysku pensjónsgrunnunum og peningur veri brúktur tíverri til at fíggja bústaðir umvegis lándsbrøv byggja danskar bústaðir til donsku familjuna nú gera okur tað møguligt at okkara pensjónspengar kunna koma teirri føroysku familjuni til góðar at bústaðir verða álagt at byggja saman við privatum og pensónsfeløgum ferð at generera fleiri íbúðir enn tað ið upprunaliga uppskotinum varð mett bústaðir hevur ein ekspertisu persónsfeløgini hava tryggan kapital og tey privatu duga at byggja og hesi trý at fáa tey inn í eina trýeiniheit kann bara vera gott eitt annað sum eg eisini haldi er kærkomið tað er at okur fáa sett tvey hundrað milliónir krónur av til fólk við serligum avbjóðingum tað er at fegnast um at okur eisini fevna fólkum við serligum avbjóðingum í hesum uppskotinum bíðilistin hendan málbólkin er á leið tvey hundrað og fólk sum standa á bíðilista tey komandi tíggju árun hvørfat ein lestrin meting sum almannaverkið er komið við um meginparturin av hesum fólkunum búgva í havn ella ynskja at búgva í havn tí er tað eisini alneyðugt at okur fevna hesum borgarum í okkara bústaðarpakka og við tað at bústaðir eisini kann fara saman við privatum og kanska eisini tryggingarfeløgnum so er tað eisini ein møguleiki at mann kann byggja til fólk við serligum avbjóðingum altso búfelagsskapir til fólk við serligum avbjóðingum á henda hátt hetta her hvørfat ein trygg íløga tí hesir borgarar fara so ikki av landinum í tíð og ótíð

eitt annað sum eg haldi eisini er øgiliga gott í hesum álitinum sum okur eisini leggja upp til tað er at okur fara at endurskoða bústaðarpolitikk landsins í tvey túsund og tólv gjørdi eg sjálv saman við jørgun niclasen bústaðarpolitikk landsins hetta er fyrsti og einasti bústaðarpolitikkum sum er orðaður og tað sum var aðalmálið í tí politikkinum tað var at øll skula búgva lið um lið í føroyum at okur skulu byggja bústaðir til stakar uppihaldarar til harðperdar barnafamiljur og eldri umframt at fimta hvør íbúð skuldu verða bygd til fólk við serligum avbjóðingum politikkurin hevur ikki verið dagførdur síðan tvey túsund og tólv og tí er tíðin eisini komin til at okur verða noydd til at endurskoðan hendan politikkin og tann stóri spurningurin er sjálvandi hvønn skal bústaðir byggja til eitt nú so fegnist eg um at okur í álitinum hava fingið nevnt bólkin sum eru heimleys ella tey sum hava tørv á á einari sosialari íbúð tí hetta her er í stóran mun borgarar í okkara samfelag sum tíverri detta niður ímillum í havnini hava okur tretivu sosialar íbúðir men tørvurin er kanska bæði tvífalt og trífalt so stórur og tí eigokur eisini at lofta teimum sum ikki sjálvi megna at fáa ein bústað skal tað almenna vera við til at byggja so er tað hofa mín áskoðan at okur fyrst og fremst hava skyldu at hjálpa teimum sum ikki eru fíggjarliga væl fyri tey sum sosialt eru drottin niður ímillum tey sum hava serligar avbjóðingar og harðperdar barnafamiljur sum ikki hava tak yvir høvdið eg haldi samanumtikið at uppskotið er gott hetta her er eitt eitt stórt framstig og ein stór hending á føroyska bústaðarmarknaðinum og eg vóni so veruligani at táið ið avtornar at tað verður ein breið semja um hetta uppskotið
takk fyri frú forkvinna ja takk her eru nakrar viðmerking
fyrstur er brandur samdoygd ger so væl ja takk fyri frú forkvinna ja eg eri samdur við annika holsen í at hetta er eitt veldig framstig fyri bústaðarmarknaðinum í føroyum eg haldi at hetta er gott at vit fara hesa leiðina har vit sláa fyri samstarvið millum privat og alment tí vit fáa saman megnaðu vit so ótrúliga nógv meir enn hvat bara tað almenna megnaðar er sannur tú eitt lítið sindur eftir her at mann oyrarmerki hvønn bólk hvønn málbólk og bústaðir byggja til tí at í mínari verð er tað ikki ein uppgáva hjá bústøðum at byggja til fullfør fólk fólk sum hava sum ikki hava avbjóðingar av fysiskum ella sálarligum slag ella fólk sum koma flyta upp úr úr danmark og annað tað er ikki ein uppgáva hjá tí almenna føroyum at byggja til slík fólk tað sum vit hava skyldu til at byggja til tað eru fólk sum hava trupulleikar avbjóðingar av ymiskum slagi tað haldi eg at vit

ja takk amninga olsen ger so væl ja takk fyri frá forkvinna og takk fyri viðmerkisina brandur sandoy og eg eri púra samdvinstur í tí at tú verður noydd til at at áseta hvønn málbólk eta okkurt veðurlags skulu at byggja til ella til reiðaradóttrina sum gjarna vil búgva í havn ella er tað til tann sum ikki hevur takað upp frá høvdu og sum ikki hevur fíggjarligu ráðini til at seta føtur undir egið borð ella er tað til tí ungu familjuna sum kemur heim sum gjarna vil sóta sær áðrenn tey fáa sær eini eini kanska sethús um nøkur ár at tey hava møguleika at ferðast bara upp og tað eru øll hasi har tingini sum eg trygvi at landsstýriskvinnan nú skal fara inn og orða í einum nýggjum bústaðarpolitikki tí sjálvandi er bústaðarpolitikkurin kanska aftur útsildir nú tá hann hevur tíggju ára bakið at nú má mann hyggja eftir hvussu ser tann føroyski bústaðarmarknaðurin út hvar hetta sum okur hava brúk fyri og hvussu kunnu vit lofta øllum sum familjunum sum tíverri ikki hava møguleika fyri at
seta føtur undir egið borð
ja takk so er tað rut vang ger so væl takk fyri jat eg havi eina viðmerking í mun tili eta sum annurgolsen snakkar um at pensjónsfeløgina fíggja danska bústaðir umvegis lásbrøv tað er júst leisturin hjá undanfarnu samgongu at bústaðið kann útskriva lánsbrøv sum føroysk tryggingarfeløg millum annað kunnu verða avtakaðrar til so tað er ikki tað sum liggur í hesum uppskotinum tvørturímóti annars svara við hug at siga at uppgávan hjá pensjónsfeløgunum er fyrst og fremst at tryggja komandi pensjonistum eina nøktandi pensjón og at tey skulu syrgja fyri at sum fáa sum mest fyri pengarnar á marknaðinum og skulu liva undir marknaðartreytum tað er tað almenna sum skal lofta tá ið marknaðurin ikki røkkur og ikki pensjónsfeløgini enn einaferð hevur fólkaflokkurin

annika olsen ger so væl ja takk fyri frá forkvinna ja so fingið okur tað staðfest at framsøk gongur inn fyri at okkara pengar tað sum okur hava spart upp hvørjum krónum sum okur hava spart upp at tað er í lagi at tað fer av landinum til at fíggja danskar bústaðir tað er tað sum ruth vang fór fram í hesum her hesar viðmerkir sum hon kemur við nei leistur hon við tað at mann brúkar føroyskt loymsbrúð ella pensjónshyrni kunna seta loymsbrúð í tann føroyska bústaðarmarknaðin tað var eftir hørðum trýsti frá millum annað fólkaflogsunum og ein eitt ting sum jesum borgarstjórinum eftirlýstir ferð eftir ferð eftir ferð enn hava okur ikki sæð eitt loymsbrúð í ein bústað í føroyum enn tíverri fara allir pengarnar hvør krónur av teimum tíggju milliaritunum av landinum tí okur ikki tora at seta eitt krav til pensjólsfeløgini og hvør sigur tað at avkasta kravina hjá teimum pengunum sum fara á land
tað er hægri enn her í føroyum takk fyri sigrist
stenberghevur eina viðmerking ger so væl takk fyri frú forkvinna nú haldi at anikaolsen legði ruttvang og í munnin tað er skilnaður ímillum hetta hervið meginøki at tað bleiv tikin burtur eftir her við googgeografiini tað haldi g øll er samd um at tað er gott tí eingin ynskti at tað skuldi vera dýrari at búgva í ávísum økjum í havnini í runavík og í klaksvík so tað er fínasta slag men nú tá mann hevu tykjihast ger økini burtur um mann setir eina treyt inn at mann skal samstarva við øðrum so bitíðir tað sjálvandi bara tað at tað verður dýrari allastaðni pensjónspengar virka uttanlands tað okur fingið at vita at er tí at avkastkravi er ella ella av kasti er hægri har tað er eingin forðing í dag fyri at brúka pensjónspengarnar í føroyum sjálvandi ynsja okur øll at tær verða brúktar eisini í føroyum tað kunnu teir saktans gera og tað hongur arbeitt hart fyri at teir kunna so tað skal ikki skilja partarnar at men tað er eingin ivi um tað at tá ið aðrir pengar koma inn í so verða avtastkravið hægri og tað verður dýrari allastaðnir so eg eit ikkihvussu hvussu fólkaflokkrin
royna kringdasjob
ja takk annika olsen ger so væl ja takk fyri frá forkvinna altso eg má bara siga tað at tingfólk gita í evst og í vest viðvíkjandi avkastkravi og tað sum mann fer í avkastvíðisnir tryggjuligarpengunum vita tingfólk hvat avkastkravið er altso mær vitandi so var tryggjukareftirlitið her heima og fíltist tá at pengarnar sum tann føroyski skattgjaldarin rindar inn í eftirløn fáa alt for lítið av avkastu sjálvt um mann plaserar allar tíggju milliardirnar av landinum at tað er alt ov lítið her verður bara gita og tí at hvat skal mann siga lúsin er útlendsk og tí at tað verður plaserað í donsk lábrøði er sum altso eviga gott tað er yvirhøvur ikki soleiðiseg havi arbeitt við nógvum modellum her í føroyum eisini bústaðarmodellum har eg veit at avgánskravið er nógv hægri enn tað sum pensjónsfeløgini fáa við at plasera sínar pengar í donsk landsbróði so eg haldi at tað verður gitið
tað eigur so nógv í tinginum í dag ja takk biljurin
destinus ein viðmerking ger so væl takk fyri frá forkvinna eg haldi tað er ógvuliga skilagott at mannso ella so fær føroysku pensjónsfeløgini virkin á føroyska bústaðarmarknaðinum tað er ein verulig manglvøra og eg fegnist um at andgolesen í fleiri umførum hevur havt hetta frammi men er nakað sum bendir á at tey hava áhuga fyri at flyta seg inn á føroyska bústaðarmarknaðin altso ella hvat skal til fyri at føroysk pensjónsfeløg fara at gera seg galdandi á bústaðarmarknaðin tað er tað e ikki nakað í hesum uppskotinum sum sum beinleiðis ávirkar
til at tey skuldu gjørt tað ella hvussu
ja takk annikaolsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ø tað sum eg havi hvørsfann eina ábending um tað er at sjálvandi mugu pensjónsfeløgini hava eina trygga íløgu ella jú pengarnar hjá pensjónsopspararanum so tað sum tey eftirlýsa tað er at at prosjektini er trygg at fólk ikki fara av landinum ainá pluss tað stendur við einum tómum íbúðrarbygningi tí trúgvi tað e øgiligani viktigt at tað almenna og privata fer inn í eitt samstarv har har kanska kommunurnar eisini eru ein partur har mann sigur sambært eldralógini kunna kommunu jú byggja bústaðir til eldri so harvið minnimera mann váðan tað sum eg trúgvi er øgiliga viktigt at óðansæð um tað er vanligar íbúðir ella tað er íbúð til fólk við serligum avbjóðing t er tað at mann minimerar váðan so nógv sum yvirhøvur til ber so trúgvi eg at pensjónsfeløgini eisini eru har so tí er hesin leisturin her við tí privata og tað almenna ein ein ein øgiliga skilagóðum máti at at byrja upp á at fáa pensjónsfeløgini

haldi at trivnaðarnevndin hevur gjørt eitt frálíkt arbeiði og tað hevur landstýriskvinnan eisini og hevur longu loyst ta uppgávuna sum sum er ein partur av av tí bústaðarpolitikkinum sum sum hendan samgongan hevur nevniliga at økja um útboði av bústøðum til fólk við skerdum førleikum og so eisini at skunda undir at tað tað verða fleiri bústaðir kring landið hetta er ein partur av tí sum vit eru samd um í samgonguni at loysa og her hevur landsstýriskvinnan arbeitt skjótt og effektivt og eg haldi eisini at úrslitið er gott eg haldi ati tað at kanska serliga hesin her parturin sum snýr seg um um bústaðir einsamalt skal byggja ella um bústaðir skal byggja saman við privatum hevur veri nokkso nógv viðgjørdur og meiri eg havi t hugsað um tað meiri eg haldi at tað er skilagott at mann hevur eina áseting um at bústaðir kann byggja saman við við vinnulívinum og tað eru tað eru nógv ting sum tala fyri altso eitt avkast krav er yvirhøvur ikki eins betýandi við at eitt byggjarí blívur dýrari eitt avkast krav er bara ein grundregla í vinnulívi men ein onnur grundregla í vinnulívi sum er nógv týdningarmiklari fyri prísstøði og prísáseting tað er og kapping vil altíð gera tað at mann hvítir seg longri at fáa meiri fyri minni og tað er tað elementið sum ikki liggur innií hjá bústøðum sum er ein stovnur sum skal átaka sær eina almenna uppgávu uttan at skula vera í einari kappingarstøðu eg veit frá fólki sum búgva til leigu her í høvuðsstaðnum at tey eru flutt úr íbúðum hjá bústøðum inn í íbúðir hjá mark og hetta her er bara ein tilvildarlig vitan sum eg havi men sum kanska lýsir júst hettar at kapping hevur týdning og tey siga tað at tey vilja ikki búgva í í í íbúðuni hjá bústøðum tí tað gongur alt for lang tíð at fáa bústaðir til at umvæla og viðlíkahalda vissu okkurt fer meðan tey vita at frá frá sínum vinfólkum sum búgva hjá mark at vissu nakað ferð so verður tað umvælt og við líkahildið beinanvegin og tað er einasti munurin á hasum báðum tingunum er tí at mark livir av kapping mark livir av at hava kundar í somu løtu tey missa sítt umdømi og tey missa kundar so missa tey sína inntøku tí er kapping so ótrúliga týdningarmikil meðan bústaðir fyri sovit hevur ikki akkurát ta tilskundingina at skula kappast og tí ger tað einki um mann bíðar fjúrtan dagar ella tríggjar vikur eftir at skifta eitt kvøldskáp út ella ein brotnan rút ella hvat skal vera tí at mann er ikki í kapping tí hevur kapping stóran týdning hatta er eisini r galdandi tá ið ið mann byggir tá ið mann ásetir prís tá ið mann kappast um kundar á leiðumarknaðinum so má mann eisini byggja fyri so lágan prís sum til ber mann ma byggja so væl sum til ber og allíkavæl skal mann hava pláss fyri einum avkasti so øll tey tingini tey eru við til at trimma bústaðarmarknaðin og út frá hasum millum annað hasum tingunum so haldi eg at tað er skilagott at mann hevur gjørt up á hendan mátan sum mann ger og hetta elementið kemur inn í byggingina hjá bústøðum við tað at mann leggur tað saman við privatum vinnufyritøkum tá ið mann fer at byggja kring landið og tað kann bara vera gott og so er tað eisini eitt afturat og tað er byggivinnan privata byggivinnan hevur øgiliga nógva vitan og deilir øgiliga nógva vitan og hevur atgongt til øgiliga nógva vitan ígjøgnum sínar royndir í byggivinnuni og tað er nakað sum sum avgjørt kann vera gott fyri ein almennan stovn sum bústaðir

hevur loyst tann partin sum eitur tann almannagagnliga partin væl vit hava í samgonguni eisini spakuliga ikki ikki við nógvari ferð viðgjørt hin spurningin sum vit í miðflokkinum hava gingið øgiliga høgt upp í og sum snýr seg um at kunna veita fáa betri fíggingartilboð á bústaðarmarknaðinum til fólk sum ynskja at búgva í egnum sethús nú var anniku olsen her uppi í áðni hon verið borgarstjóri í størstu kommunu landinum og størsta kommunan í landinum gjørdi í tvey túsund og átjan meðan hon var borgarstjóri eina kanning av hvussu fólk vilja búgva og eg nevnd eisini undir fyrstu har altso ein masivimeiriluti av fólki ynskja at búgva í egnum bústaði tað stendur í tí frágreiðinginum liggur ini íheimasíðunum hjá almannamálaráðnum sum er grundarlagið undir hesum uppskotinum í tí frágreiðingini av teimum sum blivu spurd búðu hálvfjerðs prosent í privatum bústaði í egnum bústaði men tað vóru fimmogfýrs prosent av teimum spurdu sum yngsktu at búgva í egnum bústaði tað vil siga enn fleiri enn tey sum í løtuni búðu í egnum bústaði í tí kanningini búðu fimtan prosent til leiðu men tað vóru bara tólv prosent av teimum sum ynsktu at búgva til leiðu so tendensurin er sólarklárur og tí hava vit eina stóra uppgávu í samgonguni eftir at loysa og tað er at finna út av hvussu vit við politiskum átøkum kunnu kunnu seta upp okkurt slag av modelli sum ger tað meira atkomuligt hjá vanligum familjum hjá familjum sum hava vanliga tímaløn at liva av at kunna seta føtur undir egið og tað er fíggingin fyrst og fremst sum má vera laðarlig um at vera atkomulig og tað hava verið tosað um nógv ymiskr modellir og tað eru nógvr ymiskur modellir til kring heimin millum annað hava bretar hava bretar stuðulsskipan inni í sambandi við tað sum eitur føroyskt baiirs altso tey sum fyrstu ferð seta búgv tey hava atgongd til okkurt slag av stuðuli tá ið tey fyrstu ferð seta føtur undir egiðborð

men tað sum vit hava viðgjørt róliga og ikki nógv í samgonguni men tað hevur verið frammi allíkavæl á borðinum tað er at vit kunnu arbeiða við nøkrum samansettum tingum millum annað hevur mann tosað um at mvgfrítaka vanliga húsabygging ímóti at mann ikki veitir rentustuðul tað roknistykki skuldi gingið nøkulunda upp tað kundi verið ein møguleiki tí so við emvigfrítøkuni av einum húsum upp á tríggjar milliónir til dømis so hevur tú longu eina sparing inni upp á seks hundrað sum svarar til tað sum er eginpeningsv kravið í dag hjá bankum tað kundi verið ein møguleiki ein annar møguleiki sum millum annað brandur sandoy verð nógv inni á tað er at mann gevur kommunum heimild til at langtíðarleiðar grundstykkir soleiðis at tað at skula útveða særa grundstykki ikki kemur omaná prísin eitt triðja sum eg ikki ordiliga skilji at vit ikki hava broytt enn í samgonguni tað er at minka um tinglýsingargjaldið aftur sum undanfarna samgonga tvífaldaði tað er eisini ein kostnaður sum liggur eyka osum liggur útyvir

og tað kundu verið onnur tiltøk eisini tað fara vit at arbeiða víðari við í samgonguni men nú hava vit fingið hetta málið so langt og vónandi eður tað samtykt og vit hava í hvussu sver sett á skinnarar ein góðan sosialan øbústaðarpolitikk og tað eri eg
takk fyri frú forskýra ja takk og her er
nær nakrar viðmerkingar annika olsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna og takk til bilju stinussen fyri eina skilagóðan røðu eg hugsi at vit okkum gera tað sama so fáa okkum tað sama tað sum mann roynir við hesum uppskotinum tað er at bróta upp úr nýggjum tað er at skapa møguleikar fyri nøkrum øðrvísi samstørvum so at okkum kunna fáa nakað fleiri bústaðirnir og nú vísir biljustinus hann á eina kanning ella ein bústaðarpolitikk sum tórshavnar kommuna læt gera og tað er rætt at tey allarflestu vilja hava síni egnu sethús tað er tað sum tey allarflestu droyma um ung sum eldri kanska ikki tey eldru sum gjarna vil sleppa úr sínum sethúsum men fyri tey allarflestu so er tað dreymurin men okur hava eisini gjørt uppfyldjandi kanningar sum vísa teg at tey ungu lesandi sum flyta aftur til føroyar at tey hava brúk fyri einum kanska millumtiligum bústaði inntil tey fáa síni stóru sethús at tey kunnu fáa ein leiðibústað ein tryggan leiðibústað har tey kunnu spara sína

ja takk biljustinussen gersæja takk fyri ja tað haldi eisini framgongur av hesari kanningini er tey sum siga at tey ynskja at búgva til leiðu so verða tey spurd hví ynskja tit at búgva til leiðu og har siga níggjuoghálvtrýss prosent góð fyribils bstaðarloyha og tað kann vera bæði áðrenn tey fara undir lesstuna og so kanska eisini aftaná tey er komið heim aftur vist tey hava uttanlands og lisið og hava brúk fyri at kunna spara saman men eingin klárar at spara saman visti mann býr til leiðin fyri tíggju túsund krónur um mánaðin so mugu tað vera nøkur tilboð sum gera tað at tú klárar bæði at gjalda tína leiðu og klárar at leggja eina munandi upphædd av um mánaðin og tað kann mann vissi mann hevur ein bústaðarpolitikk við almennum leiðubústøðum sum eru bíligur
atkomulig tað er tað er fyrsta treyt so men tað er gott eg haldi tað er sera gott at tósan kommuna hev hevur gjørt hetta her skjalið sum eg vísti til ja takk næstra viðmerkja
tað er uni rasmussen ger so væl takk fyri nú kom rut vang við einum pástandi sum var púra burturvið um fólkaflokkin í samband við pensjónsfeløgini eg eri so ikki við upp á at mann tvingar pensjónsfeløgini inn í nakað sum helst samstarv í bústaðir men tey fara í samstarv við bústaðir vist taði meta at tað loysir seg hjá teimum at gera tað so tað upp ápláss men so hugsaði eg um tað biljustinussen hvussu hann sær upp á álitið hjá andstøðuni tá ið tey eru so harðlig ímóti tí sum samgongan sigur um um ein bústaðarpakka tey siga at hetta hevur einki við ein bústaðarpakka at gera og so allíkavæl við nøkrum smáum broytingum so vilja tey taka undir við málinum og so tá ið eg so spurdi inn til hvussu hetta hekk saman so verður komið bara nakrar viðmerkingar um viðmerkingar sum tey høvdu skrivað sum ikki broyta nakað upp á bústaðarpakkan hvat hvat
ja takk
vilji stinstein gera so væl takk fyri frú forkvinna ja mann kann halda ymiskt um bústaðarpakkan hjá undanfarnum samgongu tað ringasta við honum var tað at hann bleiv ongantíð avsendur og kom ongantíð til móttakara hann hann kom ongantíð undir jólatræði ein gong hann sumann var bara ein tanki sum bleiv framlagdur á aftan á deadline og tí haldi eg at vit skulu fegnast um at henda samgongan fremur veruligan politikk og her er veruligur bústaðarpolitikkur sum verður vónandi samtyktur í dag tað kunnu vit fegnast um eg haldi at um mann tosar um ein pakka ella mann tosar um eitt uppskot tað er bara ein spurning um nøvn men samanlagt tá ið í hendan samgongan vónandi hevur samtykt fleiri bústaðarpolitisk viðurskiftir so haldi eg mann av røttum kann tosa um pakkar men í hesum førinum so er hetta fyrst og fremst góður sosialpolitikkur sum er
ordri ja takk
ingov sólheim olsen ger so væl ja takk fyri hetta er ikki fyrstu ferðir at eg havi hoyrt umboð fyri miðflokkin yvirhála fólkaflokkin høgrumegin men tað haldi eg at røðan var eitt tekin um seinasta vælskeið tá ið miðflokkin var í andstøðu tá var tað stóra evnið hjá bilju stinussen at vit skuldu hava ein bústaðarbanka fyri at tryggja legarligari fígging eftir øllum fyri at tryggja fígging til bústaðarbygging seytta uttan fyri miðøkið og eisini so at tey sum ikki høvdu ein ein ovurhonds eginkapitalur reyðvagnum lummanum øst kundu seta føtur undir egið borð men nú er tað ein hálovan av kappingini um størsta avkastið sum skal tryggja bústaðarneyðini í føroyum tí at tað tað snýr seg um tá ið tær vinnuliga kapping til hvønn mann fáa størsta avkast at spyrja umvegis forkvinna um løgtingsforkvinna ja um miðflokkurin er samdur í at tað er henda kappingin um størsta avkastið
sum skal loysa bústaðarneytin í føroyum
ja tú haldi eg ólar boleseneg giti at hann eitt sindur við vilja blandar tingini saman tí eg vísti eitt ítøkiligt dømi á hvat kapping kann gera tað at tú ert drivin av at vera best ger tað at tú eisini trimmar tíni tilboð og at tú fært mest burtur ir minstum tað er tað var tað sum eg vísti á e mínari røðu tað at tað er avkast krav í vinnuni altso tað er tað er ein grundregla tað er ein meginregla eingin við pengum privatum pengum fer at seta pengar í nakað sum helst vilti hann iki hera útlit fyri at fáa okkurt burturúr tað er men samstundis er tað tann sama drívmegin sum ger at mann vil hava kundar og mann vil hava nøgdar kundar tí hevur mann ikki tað so fr t mann heldur einki burturúr og júst tað ger at mann gevur so góð tilboð sum tilber á bústaðarmarknaðinum nettupp tað at mann fær kundar og at mann røkir teir væl so tað kappingarelumentið er við til at fremja nakað av tí
sum mann millum annað hevur ynskt tað framt við almennu bústøðum ja
takk sigur stenberg ger so væl passar takk fyri forkvinna ja eg skal bara koma við eini rættleiðing við forkvinnustjórinum
sa loyvi um tannpakkan sum var í seinast samgongu tí at tað passar ikki at eingin var tað vórðu eisini játtaðar tvey hndra oghálvtýss miliónir til bústaðir tann heimildin og eisini tvey hundrað til bústaðarbygging og tað bleiv broytt lógin soleis at kommunuri kundi byggja frá frá trýss ár tað bleiv broytt og eisini mann gjørdi leiði skattafría og sovíðari tað bleiv gjørt nøkur ting men men tørvurin r er vaksandi so tað kundi eisini verið gjørt meir eingin ivi um tað men ellars havi eg altíð havt eitn sorna fatan av at miðflokkurin sá bústaðarmál sum nakað sum hevði við vælferð og almannapolitikk at gera men nú hevur ein røða akkurát verið og har var bara vinnulig argument altso á miðflokkurnin tosa um bústaðirtú heur tað ofta verið hetta her við tað handlar um fólkini og tað handlar um at mann skal fáa lán kring landið og mann skal kunna seta føturin undir eyguborð men men nú er man ikki ein gang fólk meir núm mann kundi her er bara vinnuliga
ja takk biljustinussen gersovælata spurningurin frú forkvinna nei eg skal royna allíkavæl at svara nei tað vóru ikki bara vinnuligar argument eg brúkti fimm minuttir av mínari røðu til at greiða frá at vit hava bara gjøgnumført tann partin sum eitur tann sosiala partin meðan tann partin sum snýr seg um tann vanliga sethúsamarknaðin har arbeiða vit framvegis fyri at gera tað laðarligari at fáa fígging at gera tað laðarligar at fáa atkomuliga fígging soleiðisinar at vanlig tímalønt fólk kunnu hava møguleikar fyri at fáa lán at byggja sær einili hús tað nevndi eg eg veitiki um siri stenberg ikki var inni tá ið eg nevndi tað men tað er framvegis okkara politikkur tað at vit so hava trupulleikar við at fáa øll í einari samgongu at taka undir við akkurát tí partinum tað er so nakað annað men vit arbeiða við tí tað at leiga skattafrítt visu vit nú analisera tað eitt sindur so snýr tað seg um tað at tey sum eiga hús í dag sum eru væl fyri tey fáa hundrað túsund krónur skattafrítt frá teimum sum eru illa fyri og sum leiga frá teimum tað gjørdi undanfarna samgonga
er tað góður sosialpolitikkur ja takk aksel willemsen
hon johannesen eina viðmerking gjørt so væl ja takk fyri biljusinusa næmi nøkur áhugaverd ting hann stakar við tær í kapping tað fær prísur niður tað er samdur við kapping í sunn men so vísir hann nett og til at tær at at privat fólk sum leiga tey vilja gjarna fyribils vera har og so spara upp til at keypa ella at byggja men sum hyggur í prísinum so hava vit ein privat sum leiga út privat einki ringt um tey hyggur í prísinum og sært tá almenn tærbeint og samanløkuna við bústaðir so eru tey munandi dýrari nú legður mann avkast krav á bústaðir sum eru enn dýrari so fólk hava enn verri sum við kann leiga at seta pengar í síðu til tey sjálvi kunnu keypa til nummar eitt nummar tvey tá biljurin styrnist at siga at undanfarna samgonga ikki í gongd komi hon pakka sum eg legði undir jólapakka so legði mann eitt uppskot niðan at bústaðurin byggjaði meira tveir mánaðar áðrenn løgdu ikki frá summarbyrði í fíggjarnevndina men samgonga mistu meirilutan bara stoyði nielsøk nú løgmaður bleiv formaður biljustinussen var ein partur av meirilutanum hví skriva tit ikki álit í málum

takk fyri biljustinussen ger sovælaltso aksel johannesen spyr hví undanfarna andstøða ikki ígjøgnumførdi bústaðarpolitikkin hjá undanfarnu samgongu tað er ein løgin spurningur altso eg haldi iki eg pjøði iki at svara upp á tann spurningin hinvegin so so haldi at tað eru nógv ting sum vit eru nokk so samd um altso tað vóru nógv góð element í bústaðarpolitikkinum hjá undanfarnu samgongu sum tíverri ikki bleiv til veruleika nakað av tí er við í hesum her eg haldi upphæddirnar líkjast nokk so nógv fyri sovít altso tvey hundrað milliónir til til til bygging til fólk við skerdum førleikum tað talið bleiv eisini brúkt í undanfarnu samgongu tvey hundrað milliónir tað bleiv ikki ein skrúva keypt ella ein seymur nevldur tá men nú hendi tað so og tað haldi eg vit kunnubara fegnast um at tað kemur gongd í nú
frú forskmenna takk fyri ja takk fyri og næsta røð
eg vil siga tað at tað er ein sera sera góður dagur dag øt við stórari gleði at mann kann standa her og viðgera bústaðarpakkan sum eg komin aftur úr nevnd og eg kann allíkavundrast yvir ati at andstøðan er so neilig um eitta uppskot o eg haldi tað hevur verið ótrúliga ringt at funnið útav hvat tað er sum er so heilt galið eg haldi at mann kanska er ímótir fyri at vera ímóti tí at her eri so nógv góð ting í at og so hevur tað verið sagt her frá frá onkrum viðmerkingum at tað er ótrúliga nógv dýrari at byggja tá ið tað eru privat intiativ er inn yvir tað kann kanska vera ymiskt líka so væl sum alt nógv annað men men tað eru eisini byggjaríir sum tað privata inn er yvir sum hevur ein heilt heilt brúkligan prís faktiskt á javnt við tað sumstaðbústaður kann byggja fyri nú hevur mann soleiðis gjørt at mann mann ger tað at mann kann gera arbeiði saman við bústaðir saman við privatum men so kann mann eisini geva undantøk til at bústaðir kann byggja einsamalt hvar mann ger í samstarvi við landsstýriskvinnuna á økinum tað haldi eg til fínt tí so hevur mann líkasum vent einari verkætlan og og hugt eftir um hon er tænir endamálin við tí sum bústaðir virkligani varð sett í verðina til eg haldi heta r øgiliga gott og og gleðiligt og tað sum eg haldi øgiliga gott í í meirilutaálitinum tað er tað at mann eisini vil hyggja upp á tað sum eitur sosial byggjarí at tað tað verður sagt soleiðis at sum nakað nýtt so heitur mann vera heitt á bústaðir um at byggja eitt tal av sosialum íbúðum til fólk og familjur við einum bráðfeingis sosialum tørvi tað sum tað ofta er víst i tað er tað at mann hevur eina eina øgiliga langan bíðilista mann sigur eini tvey trý túsund standa á bíðilista og fimmogtjúgu hundrað verður sagt onkuntíð men tað er ofta v ringt at fáa eygu á tað sum tað sosiala byggjaríi at mann kann fáa tað tey sum veruliga at kottstanda í bíilista at tey eisini verða tikin hond um og tað er tað sum mann vil málrætta arbeiði eftir í samband við hetta uppskotið g tað eri ótrúliga glað fyri eg má siga tað at tað var eitt sindur stuttligt at lesa í andstøðuminnilutauppskotinum hettar her hvar mann líkasum fer at spyrja hvar sambandsflokkurin er og hvar er løgmaður í hesum her taer tað er sovorðnir kramptrekningar haldi eg sum sum andstøðan kemur við tá mann kanska ikki hevur vitað sær nógv annað at at bera fram tí at eg eg eri stoltaður á sambandskvinna í dag tað mbleiv siga akkurát sum er og eg havi ongantíð bangin fyri atalment og privat intiativ kunnu arbeiða saman og tað haldið er fínt vit høvdu kanska bústaðir inn yvir byggjaríir í fuglafirði kanska eini tvey trý ár fyri fyseg ikki longur hvar tað bleiv víst á ymisk økir men tað kom ikki har til tað kom ikki hartil áv ymiskum orsøkum og so skuldi tað broytast og vera annaðloyis og so bleiv tað tað at privat intiativ saman við gjørdu vit arbeiði saman við kommununi fyri at sikkra at tað bleiv alment gagnligt og tað haldi er egr fantastiskt og har eru vit í holt við eina verkætlan og sum kemur at verða fyrst átjan og so aftur átjan og tað er ein leiðukostnaður upp á seks túsund og fimm hundrað krónur fyri tveyoghálvfems kadratt og og seks túsund ogsjeyhundraðog hálvtrýss visti mann hevur við trímum kømurum og tað haldi eg eri fantastiskt í prísi og tað makkjar væl tað sum bústaðir kann standa innfyri og tað at mann kann fara í felag við onkrum sum erhard joensen var inni á eisini at mann geri samstørv tað kemur tað kemur at gera tað at tað kunnu byggjast nógv fleiri bústaðir enn tað kanna í dag og eg eg má siga at eg bjóði te vælkomnum verðu serliga spent í hvat fer henda á økinum tí at tað er púra vist at tað vóru fleiri sum sum bíða eftir at hetta skal vera gjøgnumført eitt sum eg kundi hugsað mær t atheitt á landsstýrisið eg veit ikk um te landstýriskvinn vinnumálum ella tað er tað er í samband við at tá iin kommunuryvi nógvar kommunur sum ru sera jaligar at arbeiða við bústøðum tað vísir tað seg at visti kommunan arbeiðir við einum við hug at bjóða eitt øki fram í samband við at tað er til alment gagnligt at mann kundi havt á jøvnum føti kunna bjóða teg fram tað stendur ein ein kunngerð inni at mann kann bjóða til bústaðir fyri at mann kundi gjørt upp á sama máta við privatar at mann eisini gav møguleika til at kommunan kundi bjóða tá treytirnar bliva uppfyltar í at tað skal vera til alment gagnligt byggjarí tað haldi eg øgiliga týdningarmikið tí at tað ger tað lættari hjá kommununi at arbeiða innan fyri at vilja vera viðspælari og fáa nakað henda vit hava møttað inni hjá okkum sjálvum nú hvar tað er øgiliga tungt og stirvið
í hesum samband nú fór tíðin takk fyri frú forkunnug
vórnakrar viðmerkingar hendikold ger sovæltakk frútakk frú forkvinna taðaðtt er at beginna aftur við at leggja uttan fyri fíggjarlógina barnaheimar r einpartur av sambýli til fólk í ymiskum tørvi tanm sum lesa tey sum lesa frágreiðingarnar tá ið eg fór í heysun á fýrsunim tað vóru nógvar frágreiðingar gjørdar ótrúliga nógvar allar segði allar segði at fólkaokspolitikkurin vilja leggja uttan fyri hann mátti burtur hann mátti burtur og nú start okar uppaftur nú stendi edva jacobsen og lovprísar hesum her modellinum at leggja inn í landskassan allir allar frágreiðingarnar segði at okur fóru á heysin uppá grund av veghaldum av ymiskum sløgum tað má halda uppat tað ber ikki til tú kanst gott lat lurta eftir hvat landsstýriskvinnan sigur tað ber ikki til at at at forseta avð hesum politikkinum at koyra inn í landskassan og so hannarveghaldi

ja takk edvar jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg haldi at hennrik old skilir eit lísindi nú eru tvey hundrað milliónir av hesum her til bústovurnar til fólk sum hava serligar avbjóðingar á ymiskan hátt tað kann vera sosialu avgjóðingur kvant vera sálarligar avbjóðingar temann kangaa íbúðir í sambandi við at tey búgva sjálvi tey betala eina leiðu fyri seg akkurát tað sama sum sum tey privatu sum flyta inn tí at hevði g kunnað líka svarað sum hendrigold fá orðið aftaná í sambandi við at tað er eisini peningur inni á fíggjarlógini til byggjarí vit hava longu verið sett spakan í og og tað var ikki ein tað bleiv so nevnt eg fari at nevna tað aftur aftur nú mann byggir sjálvandi her andi hvørjum øðrum men líkamikið tað pleiv so ikki at seyma í keyptir í fýra ár og øgiliga minimalt í øllum førum at tað bleiv ikki sendingarspakið í í sambandi við nýbyggjarí tað bleiv tað ikki men tað kann vera tað tað gongu so leingi at fá klárt tí eg fegnist teg um at bústaðir kann vera við at lyfta uppgávuna í sambandi við at tað eisini er til tey sum hava serligan tørv kunnu fáa møguleikar innan fyri hetta her tí har mangla so ó
ótrúliga nógvur bústaðir á hesum økuni takk fyri so forskuna ja takk
magnus rasmussen eina viðmerking ger so væl ja takk fyri frtína eg haldi her er nógv gott í vit sambandsflokkinum fegnast sum nógv avhesna her tað sumeg haldi altso e tað sume havði hug at nevna tað er tað at sum nakað nýtt so verður heita vit á bústaðir um at byggja sosialar íbúðir eisini oh tað er jú tørvara tíð og tað haldi eg eri rættiliga gott og so kundi hugsað mær kanska spurt e tu jacobsen hvat hon heldur er serliga gott í pakkanum við eðu henskuldi g tikið
burturúr øllum tí góða
ja takk edvar jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg haldi tað er eitt sum eg haldi er serliga gott tað er akkurát tað sum magnusrasmusen kom inn á at vit sum eg las eisini burturúr at sum nakað nýtt ver tað heitt av bústaðir sum at byggja ítt tala av sosialum íbúðum til fólk og familjur við einum bráðfeingissosialum tørvi hatta haldi er sera týdningarmikið av saman saman við øllum hinum tí at so hevur tú eingin loftað tí bíðilistan í dag og mann mann mann hyggur bara til høgru vinstru men hetta er ein veruleiki ein veruleiki sum er beint framman fyri eyguni á okkum visi mann kundi lyft nakað á tí økinum samstundis sum mann fær bústaðir
rat byggja vanligar íbúður og tað at for nógvir ófriður í salinum takkfyri ríforkvinna tað er oftaso nógvir fundir senn men tað at mann fer inn og ger sosialbyggjarí tað ger man eisini í londuni rundan um okkum at mála líka sum hevur eyguni opin fyri at tað tað er eitt mál sum sum eisini skal loysa so smakkann seta ferðatá so er nógv nógv vunni takk fyri frá forkvinnumja
ggersovælja takk fyri frú forkvinna ja eg eri púra samdur við edvar jacobsen í at eru øgiliga nógv góð ting í hesum í hesumbústaðarpakkanum og í álitinum frá meirilutanm trivnaðarnevndini men hvat heldur edvar jacobsen um hetta her at mann ati at vit ikki hava púra greiðað skilmark á at attey sum eru rúmliga væl bjargaði og sum og sum hava møguleikar fyri at forsyrgja sær sjálvum statvekk kunnu koma á ein bíðilista hjá bústøðum til bústaðir sum verða bygdur fyri almennar pengar eitt sum undrar meg ótrúliga nógv tað er hetta her atat selja javnaðarflokkurin hann hann heldur at at vinnan fór alt í verðini ikki má sleppa at vera við í nakrari sum helst bygging men so standa tey fremst og rópa um um hjálparpakkar tá ið vinnan er neyð altso er hevi ki verið ein góð
takk
ja takk vaobsen er sovælakk fyri frú forkvinna tann allarbesti hjálparbakkin sum kann vera til vinnulív tað er tað teir kunnu koma gongd aftur at byggja tað má vera tað allarbesta tí tá ið vit vóru haruppi tá ið spaki barð settur í tá bleiv haðnú at tosa um at at vinnan hevði eitt sindur minni at gera og gleddi til at tað kanska bleiv okkurt nýtt á økinum soleiðis at mann kann verða aktiveraður áðrenn mann biginnur at seta fólk til hús og og tað at tað er til mær veðir bygd kanska til fólk tað er kanska ringt at skina ímillum vit vilja gjarna tað at bústaðir eisini skal vera til eldri fólk og tað ger so tað at tey fara í úr sínum bústøðum sum so aftur verður vekslað um til yngri bagnafamiljur eg haldi tann dinamikkurin má ikki blíva vekk tí hann er hann er bæði sunnur og góður og ger tað at at byggjarí verða aktiveraði soleiðis at eldri koma inn í bústaðir men mann kann gott jostera tí eg vænti ikki tað at hettaher við fimmogtjúgu hundrað hvør er tað tí mann kundi greina eitt sindur í hvør tað er sum stendur á bíðilista og tí er tað eisini gott at mann kann fáa tann kutta tørvin eisini tiknan fram
takk fyri frá forsína ja takk næstur at røða er kristian andreas
tað sum hetta her snýr seg um tað er at útvega bústaðir fleiri bústaðir tí vit hava ein bústaðar tørv í føroyum vit hava havt ein fólkavøkstur bústaðarprísirnir ru ognarprísirnir eru farnir upp og tað eru blivið ein tað er ein stórur eftirspurningur eftir bústøðum kanska selja í miðstaðarøkinum og tað eru nøkur fólk sum detta niðurímillum sum ikki klára at útvega ein bústað upp á ein vanligan máta tað kann vera ung fólk sum akkartí eru liðug at lesa ella lesandi tað kunna vera ánligar mammur tð kunna vera fólk við serligum tørvi av ymiskum slag og tað er tað sum vit vilja taka hond um við hesum her uppskotunum er vit vilja gjarna loysa ein stóran trupulleika ein sosialan trupulleika í føroyum við tí bústaðarneyðini sum eru í føroyum og tí skilji eg ikki øll herrópini frá andstøðuni um hetaher altso tað tað tað má eg siga tað tað skilji eg ikki sjálds vit hava sett tvey hundrað milliónir av til almannagagnligtvirksemi tað er til at byggja til fólk við serligum tørvi tað kann vera tað kann vera ikki eitt barnað heim men íbúð til børn tað kann verða við fólk við serligum tørvi á ymiskum slagi tað kann vera eitt fjølbrigt at hava og sovíðari og tað er tað máttu eisini við við ella í eygnu andstøðuni vera eit vera eitt gott uppskot altso eg skilji ikki ordiligan altso og so hava vit sett tvey hundraðog hálvtrýss milliónur krónur av til bústaðir og tað er sum tað verður sagt við viðmerkingunum her til fólk við serligum tørvi sum sum eg segði í hann ikki klára at at at útvegja sín bústað eftir vanligum máta tað sum tey flestu kanska ynskja at fáa ein bústað sum tey eiga sjálvi og fyri at økja um mongdin av byggjaríi so hava vit sagt at bústaðir skal gera hetta her í samráð við aðrar aktørar her undir eisini privatar aktørar alt tíð tí enrdamálið at útvega fleiri bústaðir bara við tvey hundaðog ávtrýss milióni krónum sigur verður sagt tað mann kanska klárar eini hundrað og fjøruti íbúðir til samans við at við atdobla oppum og so am at siga við aðrri við øðrum íleggjarum so kann mann koma frá seks hundrað upp til níggju hundrað bústaðir og tað er ein tað er sanniliga nakað sum burdi skurrað væl í oyrunum á teimum flestu og tørvurin er er er er stórur sum túð eisini verður sagt í við viðmerkingunum tað verður nógv snakkað um hett her við kapping altso í tí upprunan vi uppskotinum var tað eina áseting um at mann skuldi deila landið upp í øki hvar tað varð kapping hvar ikki varð kapping og tað eri øgiliga glaður fyri at tað er tikist burturúr og tá ið tað nú veldur sagt frá andstøðuni at tað er ein tað er líkasum eitt avkast krav hetta er privat kapitalismu ella

avkast krav og eg skal bara minna á at bústaðir hevur jú eisni eit eitt avkast krav teir eru byggja bústaðir sum skulu gjaldast aftur og eg haldi a vit hava fingið upplýst í sambandi við nendurarbeiði at teyr hava kanskaeitt avkast krav upá einar fýra prosent so tað at hava eitt avkast er jú sum so ikki nakað sum sum sum eigua at forskekkja nakran tað skal til fyri at kunna endurnýggja seg so sjálvt bústaðir vildi jú farið netinumm og jenn vist ikki vara eitt eitannað einannar ballantsu teirra roknskapi so teir klára at betala teir bústaðinr aftur sum teir hava bygt til fólk og tað er eisini nógv nýtt í hesum er uppskotinum mann vil hava at tað verðar settar sosialar íbúðir burturav til eitta her og mann vil eisini hava mann yvirveigar at byggja lutíbúðir sum ikki roynt serlga nógv hyrr í føroyum fyrr og hesar her tvey hundrað milliónirnar til almennagagnn endamál har tosar mann um stovnar um sambýlir vardar bústaðir og sovíðari sum kanska krevja eina serliga innrætting kanska er tað til fólk sum allíkavæl ikki nýtast at vera á stovnir men kunnu vera í einum kanska enum vardum umhvørvi í einum sambýli

altíð alt eg hevtað ofta itt eitt eitt eitt sosial búskaparligt átak av dimensjónum tað vil eg siga andstøðan eg veit ikki hví hon er ímóti tí altso tann farna samgongan ætlaði sær alt møguligt men hon setti einki í verk hon fekk eingi avrik hon kundi best verið kallað fyri ætlanarsamgongan a hon hevði bara ætlanin men einki bleiv realiserað og eg eri eg eri faktiskt øgiligast kuffar av andstøðuni her at tað ikki havi verið mer konstruktivur og verið við til at gjørt eina breiða semju um endan her bústaðarpakkan tí hetta er veruliga ein bústaðarpakki sum andstøðan í veruleikanum átti at tikið undir við tað er simplen bara hjáputur og uttanum tosa at siga tað at man ikki teki undir viesum her tí mann hevur faktiskt laksið so nógv á ta borðið sum sum mann kann fyri at fyri at slepki han arm út fyri at fáa eina so breiða semju sum møguligt og tí haldi eg at tað er harmiligt at andstøðan ikki tekur undir vesun her men sum sagt henda samgongan ynskir at loysa teir trupulleikarnar vit hava við at gera vit vil ikki bara tosa um tað vit seta konkret uppskot fram fyri at loysa tey mál sum vit hava fyri framman so hetta her hevur hvussu við eitt úrslit av samgongun tað má eg siga og tá eg hugsi um tað sum tað megna arbeiðið sum almannaráðharri hevur sett í verk longu nú við at undanfarna samgonga hevði tvey hundrað milliónir til bústaðir til vardar bústaðir sovíðari einki kom á skafti henda samgongan hevur sett longu spakan í á mýrini átjan íbúð til fólk við avbjóðingum kvíggjartún hvar børn ung kunnu verða seks búpláss seks latindi pláss átjan dag tilbu vit og vit hava sett prosjekti eiragarðir á reynstún í í verk skal sum tað verður að seinnu ár vit hava sett eitt menst sentur á stovn í eysturoynni og eitt búpláss av gomlu gomlu politistíðuni í klaksvík tað er sanniligani nakað so tað grør um gangandi fót tel samgonguni og tað skal eg takka almannarmarráðharranum fyri takk fyri
frúgvarkvinna ja so bleiv mann aftur frá korgvinum men eg veit ikki um fiskahelmið hevur síggjað so feminina lítið hvat er men nógv um tað ja so fara vit til viðmerkingarnar
frer annika olsen sum fær fystu viðmerking ger su væl ja takk fyri harra formaður tað er púra rætt sum khristian andreasen vísir á at tað snýr seg um úrslit tað snýr seg um at mann fer nakað av skafti og tað má mann siga at lansstýrskvinnan hevur verið ógvuliga ófør við øllum teimum verkætlanum sum eru eru framd og eisini fara fara at vera framd í komandi døgum hetta uppskotið er einki annað enn ein stór hending vil eg siga tað nevndi eisini mínari røðu í áðni tí at okur fáa jú kanska seks hundrað og sjey hundrað íbúðir í staðin fyri tað uppskotið sum kanska lá á borðinum har mann kanska í mesta lagi kundivit fáa hálvfjerðs íbúrð so tað at okur kunna fara inn og arbeiða saman við teimum privatu og saman við tyggingafeløgunum geri jú tað at okur fáa bæði trífald og fýra falt so nógvar íbúðir enn okur upprunaliga vildu fingu og tað er um nakað sum flytur á tí føroyska bústaðir
marknaðin ja takk
gersovæja eg eri samdur við anniku olsen í hetta er faktiskt tað størsta bústaðarpolitiska átakið sum nakrantíð er gjørt í føroyum tað er einki fordømi um at tað er yvirhøvur og vit hava skapt grundarlag fyri kanska níggju hundrað av nýggjum íbúðum og tað burdi sanniligani sanniligani verið ein stór stór hending og stórtíðindi høvuðsviðirskriftini í dag og við
ú kvaldi viðstava rætt takk fyri harra formaðurja
takk so er tað erhard joensensýv ena viðmerking ger su væl takk fyri harra formaður ø fín røða christian andreasen hvar tú kom inn á nokk relevant ting tað verður nokk tosað um í í dag tað er hetta her avkastkravi ogtað fer at vera dýrari og hetta er privatkommunisma og hetta tað er hettar og tað er hattar altso er veruleikiniin bara tann at tá ið tað snýr seg um ein íbúðarmarknað so er ta bara ein ting í pasikt yvirhøvur kann avgera prísin og tað er útboðin at fáa bygt so nógv sum møguligt at fáa pengarnir at røkka so langt sum møguligt sum bústaðir eisini sjálvt eftirlýsir seg okur muga dríggja okkara lánuheimildir okur mugu hava onnur við ella ella okur klára ikk at lyfta tað sjálv okur klára seg okun ikki standa við lánum upp á fleiri milliardir sum sum ein stovnur tað má spjaðast í sum vágin er ikki akkurát tað sum hetta her snýrsegu
takk fyri
jatakk gersvændriasen takfyhara formaður jú tað er júst tað sum tað snýr seg um og eg vil siga tað at tá ið nú aldstøðan koyrir so nógv upp á hetta við avkast kravi altso visti eg skal skilja tað rætt so más tað skilja soleiðisr at tað skal ikki vera nakað avkast altso visti mann ikki hevur nakað avkast so vil eg siga ja so skuldi bústaðið verið farið inn á fíggjarlógina tí so vild tað við ein almenn uppgáva hvar tað almenna betalti bústaðir fyri fólk er tað endamáli við bústaðum hevur tað verið endamálið higartil og tí er hetta her tosið um avkast fullkomiliga hatta er bara egnað til ein ting í dag og tað er tilat gruggamálið tað stendur onganstaðs í her at tað skal vera avkast men sjálvfyngil er tað ein forvsetningur fyri at mnníhøvur kann dríva ein ein ein ein leiður bústað at tú hevur eitt avkast so so so íbúðin kann endurnýggjast og hon kann viðlíkahaldast men tað er ikki eitt krav um ein ein órímiligan forrenning og su víðari so víðari man kanska ætlað sær at gera tað saman við við tolnum kapitali hjá pensjónsskúlunm og su víðari hetta burdi etta ta her passar akkurát inn í ta konseptið sum í øðrum londum hevur viðvíkjandi sosialum byggjaríi og tí skilji eg ikki andstøðuna og eg skilji heldur ikki framsókn tað var ekki akkas sum her

so er tað uni rasmussen sen viðmerking ger so væl takk fyri ja eg haldi hetta er spennandi at fáa gongd á hetta her aftur við bygging tí hetta er viktigt hjá okkum at fáa nógvar bústaðir afturat nei eitt sum eg hugsi um sum vit eisini hava havt uppi at venda í nevndini tað er hetta her við bíðilista altso vit vita sjálvandi at tað er stórur tørvur men eg hevði viljað at tað eisini var ein akukt bíðilisti sum bústaðir hevði sum vísti veruliga hvar tørvurin var størstur soleiðis at og tað haldi eg at bústaðir eisini var við upp á visi teir fingu boð um tað at hava eina kuktbíilista soleiðis at mann sá hvat hann
akutti tørvurin var takk fyri
dtakk fyri formaður jú tað er eisini tað sum eg haldi mann kann lesa fram til í viðmerkingunum man ætlar sær at heita á bústaðir um hava at dekka ein sosialan tørv og har ið liggur eisini í mínari ver at mann hevur nakrar bústaðir tøkar til eina kulista sum tey mugu altíð mugu hava haldi eg men alt het her skal hjá fiski gerast í samráð við bústaðir og bústaðir skal finna nakrarpartar at arbeiða saman við so eg haldi hettað verður øgiliga spennandi tað má eg siga og eg vóni at tað fer at ganga
so gott sum møguligt ja takk
so er taðein viðmerkin hennrikold ger suvælja takk harra formaður eg haldi ealtso eg ætli meg ikki at fara at rokna upp eg veit ikki kus nógv bleiv opnað av av ymiskum bústøðum í í teseinastu fýra árini er o fimm seks sjey árini vistúhún fara aftur atir kristin andreasen burdi vitað hvussu nógv eru opnað á ymisku bústaðunum tí at uttan at fara og nevna tað soleiðis tey fólkini líkasum føla seg trofnað sum sum búgva í teimum bústaðunum tað tað eru nógv sum eru opnaði serliga her men eisini aðrastir slandinum serliga her í havn men men tað bleiv gjørt á gá fíggjarlóg tað er tað sum er tað keminella við hesun her tað er tað at mann leggur tað uttan fyri fíggjarlógini allar frágreiðingarnar í fýrsuri khristin andreasen hevur lisið allar frágreiðingarnar fýrsunum allar segði at hesin henda hetta modellið at leggja uttanfyri tað var undirgangur tað var verið til undirgang so brúkar mann nei øktiga sami uppskrift tað sum bað tað var tað fína við sambandsflokkin fyrr tað var tað hann segði til enda stopp tá ið fólkaflokkurin vildu hava høvuðstunnilin uttanfyri fíggjarlógin tá segði sambandsfokkurin stopt hartil men nú vísu
te
takkyha formaður eg haldi tað at hatta har sjónarmigi at tað hvat er á fíggjarlógini rikki á fíggjarlógini tað sum vit byggja tey fólkini sum vit byggja bústaðir til eru fólk sum hava e inntøku tað eru menniskjur tay fáa kanska eina pensjón ella tey fáa nakað also tað kann eisini vera tað kann vera alt møguligt ætlanin er sjávndi at tey skulu rinda leiðu sum ella onnur fólk altso og tað er millum anað tann tann pensjónin tey fáa sum skal rindast av leiðina tað vlsig at tað skal vera ein ein ein eitt normalt leiðumál kanska við einumsosialum dekningi í tað skann eg ikki kunna siga tað tað tað skal ikki siga so hví hví skal tað ikki ve kunna vera í í bústaðir mær vitandi hevur hevur undanfarna samgongan eisini verið við til at bygt bústovnar og suvíðari altso tað er ikki akað tað tað erikk naka vitt tí esuna her sum so tað

heilt grundleggjandi hjá okkum í javnaðarflokkinum so er tað soleiðis ati vit halda at vit eiga at skipa samfelagið soleiðis at øll hava eitt stað a svat vera vissu vitar sítt heim altso saðngur bústaðarpoltikkur tað er taðn mest mest grundleggjandi hjá øllum menniskjum at mann veit er bústaðarpolitikkur vælferðarpolitikkur og ikki vinnupolitikkur um vit fara aftur til løgtingsvalið seinast tá segði formaðurin í fólkaflokkinum jørgun niclasen at bústaðir var ikki loysnin bústaður var trupulleikin á bústaðartørvinum í føroyum tað vil sigatmann yngsktir faktisk bústaðir á hundarnum til tá sigur mær somiki nógv at bústaður hjá fólkaflokkinum ikki er ella bústaðarpolitikkuri ikki er vælferðarpoltikkur men minni politikkurin so e far at hyggja eit sindur eftir í søguni so var tað soleðisat undir undanfarna samgongu at mann bygdi meira enn ein leiðurbústað altso bústaðir meira enn ein leiðurbústað um vikuna í tey fýra ári ffýrra árenn tað valskeiðið var samstundis um mann eisini gav ein stóran skattafrádrátt til privat fólk tey leigaðu út í langtíðarleiðin heldur en t leiða út til ferðavinnuna men vit mugu staðfesta at fólkavøksturin var stórur og at ferðavinnan tók veruligan dik á seg so at tað var langt framnokk tað loysti ikki teir avbjóðingarartey sóðu so var tvørtur ímóti at fólkavøksti so stórir at kanska vóru avbjóingarnir størri tá valskeiðið varð runnið tí eiga vit at gera nakað á tí síðuni kannman fegnast um aitt uppskot sum nú er her meni men tað sum mann hoyrir alla tíðina millum annað frá fólkaflokkinum sum hoyrir frá frá onkrari prií úti privatu vinnuni tað er at bústaðir er uin forðing tí at tað er ein ójøvn kapping tí fær privat ikki at byggja men passa tað taðer tann spurningur at seta okkum passar tað að byrjaði sítt virksemi el vt fingu heimildinar í tveytúsn og etivu seinni áðrenn tað var tð ikki ein ikki ein leiðu bókstaður bygdi privat við tí endamálinum til at leiga út ikki ein tú komið síðani hyggja et okkara grannalondum so hava øll almennar leiðubústaðir øll lond sjálvt england og usa hava tað samstundis sí privat byggja eisini til privat bæði eiðaríbúðir og leiðaríbúðir og so framvegis tað er eingin avbjóðing taka vit danmark taka vit almennar boðliðir í danmark so er einki avkast nummar eitt nummar tvey sum fer út frá kommununi at byggja so a kommuna betalað tíggju prosent av íløgukostnaðinum altso beinleiðis almennar stuðul linnu nei eingin privat í danmark mær vitandi grenjar um almenn boliir tey byggja privat til tum heilt annan marknað og lata tað almenna byggja ala sín marknaðum sjálvt teir flokkarnir sum eru systir flokkarar hjá fólkaflokkinum og sambandsflokkinum tey halda tað e fínt í danmark at an hava almenni boligr og taka vit danmark hava tey almennir boliir at næstan tjúgu prosent av fólkinum dámar at búgva til almennir boliir altso almenni leiðu bústaðir í føroyum so samanlíkna so skuldu vit havt eini trý fýra túsund leiðubústaðir hil bústøðuni so tð er líkasum í danmark og vit hava trý hundrað og

øh s kul taka ittakrt ett uppskoti her peint tað mann sigur at nú kann bústaðir ikki byggja meira uttan tað er saman við øðrum tá kemur eitt avkastkrav inn sum ikki er har í dag bústaðir leggur sjálvandi pengar til síðus tað skulu tey gera til viðlíkahald og annað men harumframt kemur ei profittir ein privatur skal sjálvandi hav ei profitt einki galið í tí tað skal mann hava men tað kemur so eisini vera við hesum her nú og tá kemur leiðan at turka nakað og tað eru rættiliga nógv fólk í føroyum sum hava trupult at betala ta leiðina sum er í dag serligan í mistararøkinum sum leiðan fór høg ikki óvanligt átta túsund níggju túsund tíggju túsund krónur pluss olju leggustret kanska til eina barnafamilju fyri a búgva í einar kjallaraíbúð tað er rættiliga dýrt og ikki minst hann kemur inn á tað sum biljustinusen kom inn á at tey flestu ynskja sítt egna at oyða men fyri at fáa fortreytirnar til tað so má man gejva pengar til síðus og tað er trupult tl gja pengar ti síðu tá leiðan er fór høg so er inki eftir tað sum vit mugu tryggja at tað er tá at mann byggir úti um landið soleiðis at fólk eisini búgva eftir leiðu út í landið tað er alt ov trupult í dag tað er kanska møguliga at fáa eina kjallaríbúð men altíð við tí vanda tú hevu blakaður út í morgin tí man kalt brúka íbúðina sjálvur tí skal bústaðir eisini byggja út um landið og tað kemur til miðstaðarøkin so er vandi fyri tað hendir tað í føroyum er kanska við at henda sum han sær í reykjavík í london keypmannahavn at fólk við vanligum inntøkum heilt vanligu inntøkum altso sjúkrarøktarfrøðingar handverkarar ogsuvíðari ikki hava ráð at búgva í høvuðsstaðin tú leiðir han so dýr og tey verða koyrd út og koyra so inn í býin til arbeiðis tað má vera soleiðis at øll kunnu búgva saman eisini samanhaldsmegin í samfelagi at ungu gomul hølønt og laglønt kunnu búgva síðum síð øh og tað haldi eg ta man júst gera hetta her at tað skal vera e samstarvs partarnfar inni su ger mann tað at leiðan veðr dýrari hetta staðið kann eg kann gott fylgja av tí at fáa tær privati ei at fáa at fáa pensjónsfelagsskapurner inn atkanska byggja saman við bústaðir tað er kan vara fínt endamál hetta staðist kann byggja saman vi ørum í staðin fyri skal so tað erur heilt øðrvísi eitt annað sum kanska verður tverður sagt tað er tað tey sum leiga frá bústøðum at tað er skattaborgarin sum betalir ta ta ta byggingina altu tað passar ikki tá upptaka lán lánið verður afturgoldið av leiðini hjá teimum sum leiga frá bústøðunum so tað er leiðarin sum betalir og har kemur ein stórur munur so ennicold her ett sindur inni á í dag har bæði annika olsen oghistinandreasen hava sagt er er eingin munur í mun tykkum gjørdi framanundan eitt eigur annt byggja bústovrnar tð hevur bústaðið gjørt tí tey fólkini sumbúgva á bústovunum tað eru fólk sum havaeia inntøku sum oftast færn fyritær pensjón so tey betala leiðu har við betala tey íløguna aftur um vegis eina leið men tað mann sigur at bústaðir skal byggja eitt barnaheim tey sum búgva barnaheimi tey betala tð hav onga inntøku tað kannikki betala leiðu tá fær mann o flytur útreiðslur av fíggjarlógini yvir til bústaðir og tað er bra ein sums skal betala tað tað er landskassin so í staðin fyri at betala við kassa eitt so ta í gjøgnumskygni og tað sum mann brúkar stendur á fíggjarlógini og á roknskapi há landskassannum so sigur mann á komandi løgting yvir eini tjúgu tretivu ár skuld betala íløguna aftur yvir daksturin og tað er tað sum mann ávar ímóti í fýrsunum at mann hevði útreiðslur og bant landskassan ol útreiðslur sum ikki stóðu á fíggjarlógini ikki sóðu st í roknskapinum men tar lógu har tá i an egðit uttan á fíggjarlógini tað var áugara ímóti ogtað er tað mann ger í hesum uppskotum her peint sjálvandi skuldi byggja barnið
men tað er landið sum eigur at byggja eitt barnaheim og ikki bústaðið ja takk takk fyri at farma so eru tað viðmerkingar tað verður
jóhannes joensen tann fyrsta ger so væl takk hrra formaður ja aksevel johannesen lýsti væl okkara støðu til htta málið her øh eg ætlað bara at spyrja aksevel johannesen nú stendur í uppskotinum at mann ætlar at víðka stýrið frá trimum immlimir fyri at gera tað meira styrkja stýrið soleiðis at húsalendsskúnarnir fara ein betri møguleikar at virka og mennast til avbjóðingarnir sum koma hvat heldur aksevel johannesen
tað og grundgevingina takk fyri harra fólk
ger so væl sunu johanesen ja takk fyri h ja eg skilji ikki heilt tað t tað er neyðugt at víðka um stýrið tað er bara ein eyka útreiðsla í mínum oghugaheimin eg veitikki heilprinsis hvør tað er sum skal veljast inn har peint eg havi varhugan av ata er onkur sumann vil hava inni í nevndina so mann er valt nógvar aðrar nevndir hjá tí almena undir hesu landsstýrinum men tað hongur sletti ikki saman tá ð hon tosar um at nú skulu vit minka um lendirnar hjá landtspankanum og leggja avtaka búskaparráðisinum sjálvstaviðráð fyri at spara nevndarsamsýningar samstundis annað uppskot stendur her pan taa kuldi víðka um nevndarsamsýningarnar á fleiri nevndarlimir onga
eskhjal
ja takk so er tað biljustinusensen viðmerking ger so væl jtakkfyrihar formaður øaksuli johanesen nevndi hetta her við avkast kravinum sum ein trupulleika altso eg haldi at mann fokuserar for nógv upp á heftahr sum eitur avkast krav altso tað sum ein privat fyritøka ger ofta betri enn ein almenn ein almennur stovnur tað er tað at hon millum annað trimmar í fyrisitingini at mann effektiviserað mannagongdir at mann ger tingini effektivari tí at mann ynskir at tjena pengar meðan ein almennr stovnur hann hevur sum so ikki nakað hann hann hevur ikki nakað dreiv til at gera tað vissi hann hevur játtan til tað og pengar eru tttað er nóg mikið av pengum til tað so so bara altso tað er eitt dømi um at tú kanst saktans gera nøkur ting bíligari tí at drívmegin tað at hava pengar eftir á botnlinjuni ger tað at tú blívur effektivari og tað
ja takk
gersovæanesen ja eg fylgi væl tað sum biljussinussen sigur akkar nú og eg jándi kapping útgóvstøði ordiliga gott afkur tá kemur til bústaðarpolitikk so er spurningurin er taðikki nøkur samfelaghir su hava trupult atbetala tað sum marknaður krevur fyri kostnar fyriat búgva tað er tað tað vita vit nógv sum ikki hava ráð vit kunu taka fólkapinsjnistar sum skuldu út at leiga vit kunnu taka støk vit kunnu taka lesandi og so framvegis tar var trupult atbetala st atta kostar tað er alment fara inn á heimasíðuna hjá einum privatum sum byggjar leiðuíbúðir og hjá bústaðir rokna se út fermetraraprísin bústaðir er munandi bíligari munandi bíligari soverna spurningurin vit sum sita her inni hvønn umboða vit umboða vit tey sum mangla okur búgva í ella umboða við nakrar vinnu fyritøkur eg haldi at vit sulu umboða tey sum mangla nakrar bygd í og ikki nakrar minnu fyritøkur sum fólkaflokkurin ger og tíverri haldi eg bæði
sambandsflokkurin miðflokkrin er drignin við í potesal í hesum málum
jkja takk so er ta erhard joensen ger so væl jatakkfyriharar formaður í samband við við særspádómarnar um um vinnupolitikk og avkast krav so er tað bara ein veruleiki í dag bústaðir hevur eitt avkast úag sum táttar upp ímóti fýra prosentum visumann hyggur eftir í okkara grannalondum hvat er tað sum avkast kravið typiskt er eisini hjá privatum innan fyri íbúðarbygging so ligur tað undir tí har roknar mann við at mann tekur virðisøkingina sum ein part av tí sum roknað við at fáa sum avkast til síðst tað vil siga mann hevur eitt relativt lágt avkast men so eina ferð man tá mann so selur hesar bygningarnar aftur kanska víðari til onkran annan eit pensjónsfelag ella ella ella hvat heinú er so roknar mann við einum vinningi tá eg trúgvi ikki at avkastkravið tavið bgrundaði mstanat at at halda at avkastkravi verður betýðiligt hægri enn tað sum okur síggja bústaðir koyra í við longru í dag tí tað er faktiskt ókey

tees at tað upprunaliga høvdu teir eitt eitt stovnsfav yvir trý hundrað miliónir ella í roljupeng trýhunra milióni seksogtan miliónum stovnsfav har legðitáverandi landsstýrið at teir skuldu áseta sær eitt eitt eitt avkast krav á trý prosent av hálvfjerðs prosentum íløgum íkki øllum trý posent av álvfjers prosent síðani leggja teir pengar til síðus tað el viðlíkahald sjálvandi skal ein og hvør ábyrgdarfull fyriøka at gera tað teir betala ikkieitt avkastkrav til eigaran landskassan í hesum førinum ein privat fyritøka einki ringt um tað sjálvandi skal hon gera tað hta er endamálið við tí heila atbetala eitt avkastkrav til eigararnir fínt um tað nei tað kemur afafturat tá ið mann so skal byggja saman privatum tí sjálvandi skuldu tey hava tt avkastkrav alt gott um tað er fegin um tey byggja tey privatu men bústaður hevur ein tørv í samfelagnum tí tað eru nøkur sum ikki klára at betala eina marknaðar leiðu í samfelagnum tíverri
jatakk soerda jens ariasensum færen viðmerking ger so væl takk fyri formaðuri nú var røðarin inni á hesum her at mann tosar um vinnupolitikk og bústaðarpolitikkar eru faktisk púra samdur men í hesum førinum haldi eg sjálvur at endamálið við bústøðun er sjálvandi at byggja bústaðir til fólk sum kunna leiga og sovíðari og eg haldi eisini tað at at hetta her uppskotið vísir púra greitt at tú at tú tekur aðrar privatar fyritøkur inn sum so eisini ger tað tú fórt ein fært ein størri kapital og fært tú bygt meira íbúðir og tí kundi spurninguin verið til aksel v johannesen um hann ikki dugir at síggja tann fyrimunrin í tí at at tað privatu eisini blíva partur av hesum her og upp á tann mátan at fáa bygt nakrar bústaðir afturat og harvið eisini eru við til at pressa leiði prísin niður tí tað er væl eisini nakað sum verður í konkuransi við teim privatu sum annars koma at byggja aðrastaðni
takk fyri
ja takk ger sso væl aksel johannesen nei eg eri bara samdur so langt sum eg segði fyriløtu síðani eg haldi hvussu staðið kann byggja sær man vørum ikki skal tí at visti tað er tað sum skal til fyri at fáa pensjónsfeløgini veruligan at gea nakrar íløgur í føroyumot byggja nakrar bústaðar kepar so er tað fínt tað var eftirlýst nógv ár og eg skilji á lagnum kanska tað eit sindur meira positivur nú enn tey hava verið frammanundan at byggja í føroyum men tað vist mann ger saman eina prátafyritøku at tað fer at gera fleiri fleiri bústaðir fer at koma tað seti eg spurnatekin við tí vilst sú siga tað bústaðir byggir ekstantal íbúðir og teir privátu undir øllum umsøgunm byggja allíkavæl so kann tað væl vera at virkar mótsatt um siga ókey nú kunu byggja saman bústaðir bústøðum sum byggja við ta minni í staðin fyri at mann búði byggir hvør sær og bygir tað fleiri er tað ikki vísur ef ta avirka soleiðis men kann hevði verið fínt tí persónsfelagihevði verið gott um tey brúktu ein lítlan part av teimum pengunum sum hava standandi hjá okkum persónsupsspararum til at byggja bústaði í førou
ja tað er fínt takk fyri at fara mær ja takk næstur at røða verður
fyri tað skal sigast at eg havi ikki verið við í nevndarviðgerðini av sum drúgva máli gtí havi eg nokk ikki sama innlit í allar smálutir og kenni haldir kanska ikki líka væl sjónarmiðjuni hjá øllum hoyringspørtum í hesum málinum tí fari eg at fyrihalda meg eitt sindur yvirskipa málið sum vit øll hava tá tað er við víkjandi bústøðum tað er at fáa fleiri leigu bústaðir ásannandi at vit hava eitt stórt bústaðartrot av fleiri orsøkum í mun til restina av andstøðuni so eri eg slett ikki bangin fyri tí privata tvørturímóti afaktiskt so hevði eg ynskt at marknaðurin loysti hesa uppgávuna eins og marknaðurin loysir so nógvar aðrar uppgávur men veruleikin er at marknaðurin loysir ikki í nóg stóran mun hesa uppgávuna tí hevur mann í flest øllum framkomnum londum almennar skipanir sum taka hædd fyri tí serliga í stórbýum har sum mann sær at bústaðarprísurin liggur aloftast munandi hægri enn uttan fyri stórbýir í danmark hevur mann tað sum eitur almennu tboliar tá sosialt bolibøkarí og tað hevur akkurát sum leigubtaðnir hjá bústøðum tað er opið fyri øllum men tað vil væl vera ið hvussu er ávísan mun soleiðis at fyri nógv fólk vil ein leigubústaður frá bústøðum verða fyribils kanska teimum flytur heim til føroyar kanska er mann eitt sindur spentur fíggjarliga nýútbúgvin og sovíðari men hjá teimum flestu vilda vera soleiðis at mann verður førur fyri at skaffa sær sín egna bústað sum mann eigur at búgva í hinvegin eru tað nøkur fólk sum ongantíð koma at hava fíggjarorku til at ogna sær egnan bústað og tí vil bústaðir fyri nøkur fólk verða ein varandi loysn eg eg hevði tá ið vit sótu í samgongu hevði eg eisini mítt fyrivarni í mun til at bústaðir bygdi leiðu bústaðir at eg var bangin fyri at kanska serliga visutíðirnar venda knappliga at bústaðir fer at troka ta privatu burtur at vit egentiliga kunnu fáa óætlaðar strukturbroytingar mann sær eitt nú í í grønlandi har sum tað almenna er sera sera dominerandi á bústaðarmarknaðinum men faktiskt hava tær nógv størri trupulleikar enn hvat ið vit hava so taðat tað almenna tekur yvir er eingin garanti fyri at problem verður loyst kanska tvørturímótir í løtuni eri eg hvussur sannførd um at tað væl og virðiliga er rúm fyri privatum og almennum leigubústøðum tað hevur tað stórta altíð verið á bústaðarmarknaðinum vit kunnu til dømis taka eitt grundøkisum dømi her í havnini kommunan stykkjar út til ein ja faktiskt halda vit ein rímiliga høgan prís men tað privata tú fært privat grundstykkir sum eru í hvussu er dupult so dýr sum eitt kommunalt grundstykki men tað er einki problem tí tað er pláss fyri báðum og soleiðis skal tað vera og og til dømis sleppur tú rundanum bíðirøðir akkurátsom við við bústøðum altso altso tú hevur eina guttan tørv jamen so vil tað privata loysnin oftani vera tann rætta fyri teg vissi tú hevur fíggjarorkuna og tað hava øll bara ikki bil nevndi eitt dømi har sum tað privata megnar at standa seg í kappingini við bústaðir við simpultenn at hava eitt hægri tænastustøð soles skal tað vera tað sum mær ikki dámar við hesum uppskotinum er at mann fer inn ja eg eg dugi sella gjøgnumskoða eg og spyrji meg sjálvum hevði mann valt hesa loysnina visti mann etableraði bústaðir frá byrjanin av ella er hetta eitt sovorðt neyðar egg eitt ein kompromi ímillum sum mann kann fáa semju um tað vita vit í politikki at viðhvørt endadu við einari loysn har sum einasta ordiliga grundgevingin er at hetta var tað mann fekk semju um tað sum eg síggi fyri mær er at vit frameftir fara at fáa á leiðumarknaðinum ein peruvelling av privatum og almennum har sum tað verður illa gjøgnumskykt hvørji almenni áhugamál eru hvørji privat áhugamál og tað sum eg í veruleikanum eri bangin fyri tað er tað at tú fert slett ikki at hava fult út privatir aktørar á leiðurmarknaðinum frameftir tað sum tað fer at snúgva seg um er onkursvegna at fáa fatur í hesum her almenna kapitalinum gjøgnum bústaðir og so onkursvegna brúka tað og og eg kann hopa upp á at eg taki feil í mínum væntanum men eg eg haldi hetta er ein undarlig konstruktión eg dugi ikki ordiliga at síggja hvørjum tað skal gagna og sjálvandi er tað eisini tí at eg haldi slekki at bústaðir almennu bústaðir skal loysa øll problemini og tað síggi eg fyri mær at tað fer at vera soleiðis frameftir mær dámar ikki hetta her at mann letur bústaðir byggja barnaheim tað er bara ein orsøk til at mann letur bústaðir um at gera tað tað er tí at innan fyri rímiligar íløgukarmar á fíggjarlógini rúmast barnaheimið ikki komandi árini tí at mann raðfestir eitt nú tunlar og annað sum vit eisini hava tørv á men mann hevur ikki raðfest barnaheimið og tí skumpar mann ta uppgávuna yvir til bústaðir og tað er jú ein total andsøgn í at mann mann kemur við hesum her tí mann sigur jamen bústaðir megnar ikki uppgávuna sum nú er og so gevur mann bústøðum eina uppgávu afturat sum til hevur verið púrasta almenn nemliga at byggja almenna stovnar og eisini hetta her sum hennrikold hevur víst á fleiri ferðir í dag at mann leggur nakað virksemi uttan fyri fíggjarlógina sum heilt natúrliga hoyrir heima á fíggjarlógina og haldi eg eisini mann eigur at taka við í ta roknistykkið at rakstrar útreiðslurnar koma at vaksa munandi komandi árini og rakstrarútreiðslur hava jú tað við sær at tær eru afturvendandi og gjarna vaksa teir í mun til íløgur sum bara eru

og so er tð heta her við at mann víðkar stýrið eg haldi tað er sera áhugavert at tað kemur frá einum flokki sum var alment úti í í í sjónvarpinum og har sum mann segði at einasta orsøk til at mann vildi varðveita búskaparráðið og landsbankan var at tí man vildi varðveita inntøkubein til limir í sínum egna flokki so eg taki fyri givið attað er um somu tíð at hetta uppskotið er gjørt at einasta orsøk til at mann víðkar stýrið fyri bústaðir er at mann vil hava tvey inntøkubein afturat til síni egnu partafólk

sum heild so haldi eg ikki at hetta hesin her leisturin er ikki eg havi g haldi hani sera ivasamur eg havi fleiri nógv fyrivarnað í í mun til hetta her eg haldi faktiskt at tann loysturin sum lá á á borðinum áðrenn vit fóru til val sum vit høvdu lagt fram var ein góður leistur hann vá greiðir hann gav pláss fyri privatum har var eitt ávíst avkast krav til bústaðir sum tað jú frammanundan er at mann nú bara fer at byggja leiðubústaðir í partafelags formi bara tað at mann ger tað í partafelags formi tað ger mann jú bara har sum tað eru marknaðar treytir onkursvegna hvat hendi við teimum borgarum sum í dag ikki megna at fóta sær undir vanligum marknaðartreytum tað tað haldi eg ikki er serliga betryggjandi við hesum uppso
takk fyri ja takk so tú viðmerkingar
tað fyrsta tað er siri stemberg gersvæltakk fyri harra formaður eg haldi at tað var nok so gott dømi sum rutt vang kom við hettaher við at tá ið mann keypireitt grundstykki so kann mann antíð keypa tað frá kommununi ella at mann kann keypa tað privat og tað hevur ongantíð verið í konfliktir millum hasi vegj æði bera væl til og tí burdi tað eisini verið pláss til bæði tá ið tað kemur til at byggja íbúðir altso ongantíð verið størri tørvur so so hvat er tað so sum hevur hildið purtunum aftur taðer nokk so undarligt at tú verður so lítið privat virksemi í veruleikanum tí at tørvurin hevur ongantíð lívin verið størri visti mann so tekur heta her við at fáa fígging kring landið so eg má vera so øgiliga varin við tí mann vild ikki lata húsalandsgrunnum ella tað almenna fara inn og hefta ella menna bangin fyri at visti t fólk ikki klára sína skyldur sum kemur landskassin at hefta men her ferr mann inn í gera eina røð av partafeløgum og samstørvum og hvat hendi so í tí løtu visti tey nú fara húsagang altso hvør situr so eftir við tí
rokningini
ja takk ger so væl útvong ja takk ja tað má eg siga eg haldi ikki tað er ikki serliga betryggjandi at sirin stendberg setir tann spurning sum nevniliga hevur verið við í viðgerðini í nevndini tí er júst tílíkir spurningar sum eg haldi er altavgerandi at fáa upp á pláss áðin og hvat hvat hendir í fall ein privat fyritøka ferð av knóranum sum er partur av einum sovorðnum partafelag altso hvørjar avleiðingar hevur tað og er tað nakað mann kann vænta altso eg haldi at tað eru nógvir spurningar sum mann má fáa avklára heilt eisini má eg siga mær hevði dámt betur at tað var meira reint at mann hevði tað sum var privat og mann hevði tað sum var alment og so visti mann líkasum hvat mann hevði við at gera nú er at hava at fáa við tað konsept sum er hvørt
vskert fuglur ella fiskur takk fyri
ja takk gerso væl eygun samulsen ja takk fyri harra formaður eg haldi tað er sera áhugavert hetta her sum rutt vang nevnir um at nú hevur mann einki sum er privat meir altso táið mann lóggevur at ein almennur felagsskapur sum bústaðir kunnu fáa sleppa at læna tvey hundrað og hálvtrýss milliónir at fíggja bústaðarbygging kring landið men tað er treytað av at teg saman við íleggjarar hvat er tað so fyri eina mams siga konstruktión mann fær tá tað er tað sum eg hugsi í forhold til tann leistin sum undanfarna samgonga legði sum ruttvang eisini nevndur var nógv meira reinari kundi ruttvang
hugleitt eitt sindur um tað
jatakk gerso væl ruttvang takk fyri ja eg trúgvi at tá man upprunaliga stovnaði húsalandsgrunnin so vardað jú fyri at hjálpa teimum borgarum sum høvdu tað strævið við at fáa føtur undir egið borð tí at tað vísir seg nemiliga at marknaðurin hjálpir ikki øllum tá ið tað kemur til bústaðir tað vita vit tað eru nøkur sum ikki hava fíggjarorku til at fáa føtur undir egiðborð og við at gera alt til partafeløg ot tað almenna nú fer inn í partafeløg sum í sínari nátúru skulu hava eina ieitt vist avkast og tá ið tað er saman við privatum so verður tað avkast kravið jú í sær sjálvum eitt sindur hægri tað vil siga at vit koma ikki at hava bústaðir sum onkursvegna ikki eru til marknaðar treytir og so dugi eg sletki at síggja hví ið vit skulu hava bústaðir hví vit ki bara skulu lata marknaðin
loysa hettar
ak fyri ja takk so er tað erhard joensen sov eina viðmerking ger so væl takk fyriharra formaður í sambandi við akkurát tað her sumtað síðsta sum rutt vang nevndi so er so er tað ein øgiliga góður samanhangur ímillum tað sum okur nú hava á borðinum og veruleikan tá i tosa avkastkrav so avkastkravið altíð sett í forhold til váðan úti á íbúðarmarknaðinum er tað altíð ein stóri vági tí tú veit ikki um eitt ár um ella tvey ár um tú kann leiga tínar íbúðr út við hesum so tekur mann ov deilivágan og tá mann deilivágan tavisia minkarvágan fyri báðar partar so minkar mann um ta s tað neyðuga avkastkravið tí tey bæði tingini hanga neyvt saman tí gevur hetta øgiliga góða meining at fyri tað fyrsta at fáa aktiverað so nógvan kapital sum møguligt til so lítlan váða sum møguligt og harvið eitt minni avatkrav enna
annars vildi havt takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl ruttvangja eg veit ikki origat hvat eg skal siga g eg fylgierard joensen í hansara argumentatión og ja eg kundi ynskt at hann hevði rætt e eg eg eri bara sera sera ivasom hava vit dømi hava vit onnur dømir um hetta her altso eg kundi skilt tað við sær altso hetta ljóðar næstan sum eitt eitt slag av menningarhjálp at mann fer inn við kapitali at hjálpa nøkrum fyritøkum altso vit hava jú eina stóra stóra bústaðarneyð tað er marknaður fyri at gera leiði bústaðir til tey sum hava fíggjarorku til at leiga undir marknaðartreytum tað eru teimum sum ikki klára tað undir marknaðartreytum at tað almenna hevur sín leiklut og tí tí eg eri eg ikki sannførd um at hetta er ein

ja takk søgur tann nøkur vós at sær eina viðmerking hjá tvælumja takk fyri harra formaður nú havi eg lurtað eftir øllum røðunum í dag og tað er eingin ivi um at tað er nokk so gjøgnumgangandi at mann hevur ein øgiliga stóran tørv á at leggja eftir fólkaflokkinum og at leggja fólkaflokkinum undir at føra vinnupolitikk og at ikki at vilja bøta um bústaðarviðurskiftini og tað má vera okkurt illsinnað sum liggur aftanfyri og generelt so dámar mær øgiliga væl rutt vang tá ið hon heldur røðu og lurti væl og virðiliga eftir tí sum hon sigur men meg dámar ikki at tá ið rutt vang leggur fólkaflokkin undir at at føra egnan politikk við at seta sína egnu eg veit væl tað at tað sum okkara formaður var í dagur og viku herfyri og kallaði sínar mótstovumenn fyri pampari tað var ikki rætt men tað rættis ger ikki at tykkur brúka somu orð á væl bæði í álitinum altso nú situr rottvangur ikki í trúnaðarnevndini men tað sum hon leggur upp til eisini her nú tað er sera

sum eru í eitt gerðsval skal eg skilja anniku olsen at eg ikki kann loyva mær at formaðurin í fólkaflokkinum í almennum sjónvarpi segði at einasta orsøk til at andstøðan vildi varðveita landsbankan og búskaparráðið var at skaffa sínum egna partafólki inntøkubein at eg ikki havi loyvi til at seta spursmálsøgn við at sami flokkur økir um nevndar tað ella stýrislimatalið í sínum altso tað sum fólkaflokkurin nú ger er tað ódámligt at mann setir tey bæði tingini upp ímóti hvørjum øðrum álvara tos eg havi ikki hoyrt so galið
takk fyri
ja ela branta sandeues veð tat viðmer kin ng ger so væl ja takk fyri harra formaður g eg kann partvíst øgiliga væl skilja rutvang sum eri blivin ar líkindi frustrera nú ag hava sitið hálvt annað ár í andstøðu aftaná hava sitið fýra ár í eini ætlan av samgongu sum hvørki fekk eitt illa annað burturúr eg haldia er ódómligt líkasum annikolsen segði at mann leggur fólk undir at vilja seta síni egnu í starv eg haldi tað er langt úti og tað sømi seg ikki hvørki formannin í einum løðrum flokki at at gera so men eg haldi bara at hetta staðfesti støðuna hjá hjá forkvinnuni í framsókn sum jóllan hjá
tjóðveldi takk fyri
ja takk gert tú væl í svangeg eri fegin um at hoyra at tveir limir úr fólkaflokkinum ikki halda at tað sømir seg men tað hevði verið ordiliga deiligt vísir hesi báðir fólkaflokstingmenninir høvdu verið úti og gjørt vart við tað beint aftan á at formaðurin hjá teimum gjørdi tað í almennum sjónvarpi tí so kann eg lova teimum at eg hevði ikki tikið ta samanberingina her í dag
takk fyri ja takk so er tað næsti røðari tað verður magnus rasmussen ger so
takk fyri ja harra formaður nú hevur orðaskifti vart tú eina góða løtu í hesum her málinum og egeri ein av teimum sum halda e at hetta er eitt gott mál glaður fyri at et komi her til og at vit núu játta til at geva heimild til heila fýra hundrað og hálvtrýss milliónir til at bøta um bústaðbústaðartørvin í føroyum nú bbrúka summiieitt sindur hørð orð vitð eru so ymisk men tá eg las tá ið eg las álitið hjá minnilutanum so so hefti eg meg við nøkur orð sum eg haldi eru nokk so ógvuslig og og fyri mær virkar upp á tann mátan at tá ið fólk fara at brúka ógvuslig orð og í mínari verð ósaklig orð so so er tað ein veikleiki tað tað er hvussu mína áskoðan tá ið mann tosar um bústaðar spekulntar altso eg veit at tað at spekulera kann vera positivt also at mann spekulerar men tað sum liggur í tí at vera bústaðar spekulantur tá hevur mann lagt eina eina sum mann sigur eina løging í sum eg haldi eg eri óalmindiliga negativ mann nevnir eisini privatar spekulantar sonevndir bústaðarpakki í í gásareygum altso tað er orilga forhánisligt í mínari verð altso hetta her í gásareygum og so stendur góðar skipanir skulu nú ognartakast og brúkast til at fremja privat peningarlig sera áhugamál so eg man altso í mínari verð er mann nokk so ja eg man ikki sakligur haldi eg so skuldi mann brúkt aðrar vendingar hugsi eg fyri atat tað var meira trúverdigt hatta er hatta føldi eg trongd til at siga øh so vil onkur siga tað ja men hatta er bara politiskur retorikkur og so sigi e mann bara friður við tí men nú fekk e hatta har sjónarmiðið fram eg kenni nakað til bústaðir frá míni tíð í kommununi og eg má siga tað at tað samband sum eg hevði við bústaðir tá og tað tær verkætlaninir sum vórðu gjørdar tað gav mær innlit í at tað sum bústaðir arbeiddu við og gjørdi út frá tí var gott eg ætlaði at spyrja formannin um eg kundi lisið eitt stutt brot úr ársfrágreiðingini frá tvey túsund og seytjan
frá bústøðun hvat bústaðir sjálv siga ger so væl søgni frá tvey túsund og seytjan g stendur millum annað at lesa í innganginum at tað eru stórar avbjóðingar fyri stavn avbjóðingarnar hjá bústøðurnm eru fleiri men tær eru spennandi kolon umereitt at hugsa nýtt í íbúðarbygging tað verður seg í sniði í skipan og so kemur taðsum eg hugsi um í samstarvsogognarviðurskiftum ta er bústaðið sjálvt sum sigur hetta her og við atliti av grønari orku og burðardygd hatta var í eitt punkt tað næsta punkti at dríggja peningarliga tilfeingið hjá bústøðuni við at fáa aðrar íleggjarar uppí tað stendur í or frá bústøðum so flest møguligar íbúðir kunnu byggjast í væl skipaðum umstøðum altso er hetta ikki nókk unda av tað sum vit tosa um í dag og sum stendur í álitinum altso at finna tað triðja at finna nýggjar ognar og samstarvsskipanir til dømis í dóttarfeløginum sum óiva er eitt krav um uttanhýsisíleggjarar hatta er tað sum bústaðir sjálvt skrivar í tvey túsund og seytjan og og tað er nú ikki langta leið frá tí sum vit hava her eg haldi her er nógv gott í og visitíðin flýgur avstað hetta her við tí sosiala byggjarínum og tann sosiala profilin tað tað dámar væl at mann líkasum fokuserar upp á tað og at vit fáa skipaðar viðurskiftir har og møguleikar fyri at byggja og so etta við lutaíbúðim haldi rætiliga spennandi og tað havi eg ofta spurt og fregnaðs eftir hvussu ber tað til at mann í føroyum ikki hevur gjørt brúkar tí í sama mun sum kanska í grannalondunum og har havi eg so fingið at vita nú tá teg verið í trivnaðarnevndini at tað hevur ikki verið nóg greitt í lógini um tað at reglurnar men tað hevur mann so sett inn nú so tað verðu spennandi og sum eg haldi t verða erhard joensen sum nevndi at at tað er ikki tey heilt ungu men tað er kanska tey sum eg haldi hann nevndi hálvtrýss pluss mið og eldri sum taka av tíð og vágin verður spjaddur og sovíðari ljóðar sera áhugavert so fær tíðin takk fyri ja takk so er ta viðmerkingar an fyrsta efta r annika olsen ger so væl
mus rasmussen fyri at fáa tann seðiliga tónavn aftur á tingsins røðara pall í mun til ta undanfarna røðara sum legði eftir fólkaflokkinum og øðrum flokkum og persónum eg eri glað fyri at magnus rasmussen tók aftur í aftur álitið hvussu játtað egentiliga er skrivað hvat mann leggur fyri dagin hvann mann leggur privatu vinnuna undir at bæði at vera líkt og ólíkt at hon ja sjálvandi spekulera privata vinna men leta nakað for gjørt í tí tað skilji eg yvirhøvur ikki at er nakað fær gjørt ú tí tað er kanska vanliga treytir á privata marknaðinum og sum magnus rasmusens vísvísir á at bústaðir ynskja jú at samstarva við haðrar fyri at kunna lyfta uppgávuna tað er tað tað snýr seg um ogtað r tað sum uppskotið snýr segum
takk fyri
ja takk ger so væl magnusrasmussen ja takk fyri harra formaður ja tað va tí eg tók orðið at tað er akkurát sum tað virkaði fyri mær sum ati eg skal ikki ata fór á sporðini men tað fór eitt sindur jav kanska eitt sindur av sporinum tí tí eg hugsi hetta her tað sum bústaðir sigur í hesi orfragreiningini er í veruleikanum akkurát tað sum vit sita og og viðgerða her og tað sum vit eru komin til sum samgonga sum sambandsflokkur sum fólkaflokkur sum miðflokkur eru vit samd um at hetta her er tað og hetta er tað sum bústaðir eftirlýsir og so at fara at siga øll hesi her niðrandr orðini umum hetta her uppskotið tað tað má
bara siga tað undrar meg takk fyri
ja takk so hes agriasen sum fær ina viðmerking ger so væl takk fyri formaðurin marnusrasmussen kom inn á hetta her við arbeiðinum hjá bústaðnum og eg eri samdur við røðaran í tí at eg haldi t bústaður hevur gjørt eitt gott arbeiði og teir hava verið runt um í føroyum og tað haldi eg tað er tað sum vit byggja víðari uppá og sum magnusrasmusen eisini vísti á tað sum verður sagt í álitinum er øgiliga negativt í forhold til tað sum uppskotið gongur út uppá og tað sum endamálið er við uppskotinum nemliga tað at tú fært bygt so nógvar íbúðir sum til ber runt um í føroyum og tað haldi eg vera lýst øgiliga væl og tað haldi eg eisini tað hevur mann gjørt og tað kemmær at byggja víðari upp á saman við øðrum ella fyri seg sjálvan tað er í grundini í dag og tað haldi vit eiga at fegnast um vit hava eitt fínt uppskot hetta er størsta verkætlanin nakrantíð innan fyri cessab ella fyri bygging og tað haldi eg vit eiga at
verða erpin av sum samgonga takk fyri
ja takk ger so væl magnusrasmussen ja takk fyr hararformaður ja altso eg eri hvussu ein av teimum sum eru sera væl nøgdur við hettaher úrslitið sum nú koma burturúr nú vit sita her undir aðru viðgerð og at hetta her málið vendur ordiliga rætt og hetta er eitt ordiligt frambrot og sum sagt at við bústøðun kenni e eitt sindur til og út frá tí má eg bara siga alt gott og vit vita tað eisini eftir hagtølunum at her verður bygt rættiliga man sigur runt um kring í føroyum og hetta sum vit koma við nú tað er fyri líkasum at lyfta tað á eitt upp aftur hægri støði so at fáa enn fleiri góðar fjølbroyttar
har takk fyri
ja takk so er tað uni rasmussen sum fær eina viðmerking ger su væl takk fyri ja eg haldi at tað er ordiliga gott at bústaðir hevur víst á hettar her við at fara saman við øðrum men so hugsaði eg um at teir hava eisini bústaðir hevur eisini havt ynski um partafelagsformin og tað fara vit í holt við nú og so var onkur inni á hesini her við partafelagnum altso hvør kom a hanga upp á tað men altso tað er tær vanligu treytirnar í partafelgnum at tað er tað sum mann setir í at visti tað fer á heysun jamen so ar tað tað sum mann hevur sett í sum mann missir hvørki meira ella minni enn tað so so tað skuldi ikki verið so innviklað við tí men eg haldi
tei gott av at fara tann vegin eisini takk fyri
ja takk gerst tú væl um ein sæðsøgn ja takk fyri harra formaður ja hatta er púra satt sum unur hasumussan ber fram at vit útbyggja tað kanska enn meir og eg haldi eisini at til dømis erhard joensa frá sambandsloysnum hevur greitt rættiliga væl frá øllum sniður sum hevur vit tað fíggjarliga at gera við váganum at gera við leiðunum við avkastunum so tað fari eg ikki at endurtaka tað haldi eg komi so greitt fram at tað kann eingin ivast í takk fyri
ja og so er tað
edvar jacobsen sum fær eina viðmerkin takk fyri harra formaður hugsaði at spyrja magnus rasmussen nú verður tað skrivað í í álitinum hjá minnilutanum um hvar sambandsflokkurin er og hvar løgmaður er og man líkasum hug at senda eina lýsing út hvat heldur magnus rasmussen um altso eg havi fegnast um eitta uppskoti tí eg haldi aðer nógv góð ting í her sum sum eg sum sambandssvinnan saktans skal standa inn fyri hvat heldur magnus rasmussen um hesar etir
lýsingina takk fyri harra formaður
magnus rasmussen ja takk fyri at forma tað tað er eisini eitt brot har sum verður skrivað um løgmann og sambandsloysnir løgmaður hann kann altíð svara fyri seg og tað kann hann eisini í hesum málunum hvat sambandsloysnir fólkir hend fyri men hetta er hvussu her eitt mál sum vit í sambandsloysnum fegnast um sum er nú komið her til aðruviðgerð tað er komið so langt eisini við teimum tillagingum sum nevndin hevur gjørt so fegnast vit um at her góða mál
takk fyri
ja so er tað frymut rasmussen ja takk fyri harra formaður eg kundi hugsað mær at gjørt eina viðmerking til hetta her tá ið mann snakkar um mann mann hækkar stýrið tað virkar sum ein øgilig skandalat og hækkar stýrið við tveimum limum men eg hugsi um at hasa tankagongdina sum er at stýrir at tað er bara eitt einki at stýrið ger einki hevur stýriskjivnda funktión er ikki er ikki ein ein ein ein ein orsøk til at mann vil hækka stýrið við tveimum limum kanska fyri at geva betribetri sparring til leiðsluna í bústaði er tað ikki fyri at pengarnir hjo okkum verða væl vardir sum egvurhøvur møguligt at vera
brúkt tur á best skilabesta hátt takk fyri
magnus rasmussen takk fyri harra formaður ja eg eg havi hoyrt hendan her retorikkin um hetta stýrið sum nú at tað er mestsum blivu ein stór yvirskrift at tað er hækkað frá trimum limum til fimm vit vita tað at stýrið er tað tað sum set út í kortið og sum skal sparra við stjóran og siga eftar hendan vegin vit skulu og tað er sera viktigt í einum sovorðygum o hetta handlara sum stórar upphæddir og bústaðarpolitikk at mann hevur eitt eitt stýri sum kann kann lyfta ta uppgávuna og um tað akkurát skal vera trý ella fimm tað er ikki tað sum koppa tí men men eg vildi næstan bara persónliga hildið at at fimm var faktiskt fínasta slag til eitt sovrt stýri sum skal umsita hetta her og sparra við stjóran um at
hetta er við bústaðarpolitikki tað er bara mín persónliga meining takk fyri ja og so
brta syristeberd takk fyri hara formaður at bústaður kann í løtuni byggja saman við øðrum men tað sum er nú tað er tað at nú verður tað ein treyt ella nú verður tað reglan tað er tað er munurin men eg ætlaði at spyrja eitt sindur um hetta her við at leggja ting uttan fyri fíggjarlógina hetta her við at barnaheimið nú ikki er ein stovnur á fíggjarlógini men fer at vera ein uppgáva hjá bústøðum hvat heldur magnus rasmussen sum formaður í fíggjarnevndini um tað er tað góður eg vai ki man kann siga siður at arbeiða eftir ella er tað góður fíggjarpolitikkur at leggja barnaheim
og allir stovnar uttan fyri fíggjarlógina
magnus rasmussen ja takk fyri hara formaður nú stendur tað ikki barna heim tað stendur barnabústaðir og tað haldi eg er ein ein vesentiligur munur tá ið vit tosaðu um barnaheimið tá á sinni tá byrjaði tað við at kokosta fimmogtrýss milliónir og mann hálaði stykki út tá ið teir koma eitt sindur upp um hundrað milliónir tað er tað er slet iki tað vit tosa um vit tosa um barnabústaðir
tað haldi eg heilt hvør sítt takk fyri
erhard joensen ja takkfyri hara formaður nú var tað faktiskt nøkulunda tað sama sum sum siuri spurdi hon sum eg ætlaði at spyrja marnusrasmussn um men men soleiðis reint yvirskipað tá ið okur tosa um bústaðarbygging í føroyum og bústaðarneyð so er væl tað einasta sum betýðir nakað tað er hvussu nógv kann byggjast og okur vita tað at tað er altso ein ein vismongd av pengum í føroyum sum vil átaka sær tann váðan hvat heldur magnus rasmussen um at mann tekur tann almenna sektor og tann privata og sivast hvat okur taka deilendaváðan koyra tað saman ið eitt og so koyra okur víðari og so fáa okur henda stóra mastan út sum okur annars ikki vildu fingið tí tað er altíð ein stórur vági í at byggja íbúðir tí tú kennir ikki framtíðini
takk fyri hra formaður
magnus rasmussen ja takk fyri hara formaður og tað er akkurát tað sum hetta uppskotið leggur upp til og álitið tað er tað at mann hevur hetta her almennu prátað saman nettugt fyri at spjaða váðan og fyri at fáa ein størri fígjamassa soleis an vit kunnu byggja meir og so stendur tað enntá her at fyrstu nú mann sigur tað privatu ella onkur annar sum sum tosar um avkastkrav at tað líkasum eg forhøgt jamen so hevur mann ormenn til í sum sigur at jamen so byggi tað almenna einsamalt og eg haldi tað tað kann ikkivera betri saman
takk fyri ja so er tað jóhandal sum fær orðið
ger so væl ja takk yhra formaður tað evur verið áhugavert ati lurta eftir hesum her orðaskiftum í dag um bústaðarpakkan eg vil fyrstu loyva mær at ynskja samgonguni og okra limum í nevndini til lukku við hesum pakkanum og takka teimum fyri ettgott arbeiði í nevndini eg haldi tað ati mann er komin sera væl burturúr hesum her álitinum eisini og tí sum er tillaga og og og gjørt annars í í nevndar arbeiðinum eg er betsindur harmur um tað at mann hevur fingið so harðanágang frá andstøðuni tí at sannalin er tann at tað allarsflestu tingini fyngja seg øll í hesin pakkarnum eru sera góð fyri tey sum skula seta føtur undir egiðborð ella leiða tað verður seg ella leigu íbúð ella t ð verar seg ein ein ein amparsíbúð og eisini tað at mann roynir at líkasum fáa sum mest møguligt burtur úr pengunum við at fara í holt við eisini har tað er møguligt at gera almenn privat samstørv hyggu bar eftir teimum ambars íbúðum sum verða gjørdar so eru tey gjørdar í eina kompilatión av av peningastovnum og bústøðum og eigarunum av íbúðunum a ein góðum samsvarvi eg haldiat teð ei fínur leislur sum han e við at kom inn upp á her sum eg vóni fer at verða munandi meira brúktir í framtíðini á sama hátt haldi eg eisini tað at tað at mann kann gera tað sum eidur prátar poblikk parterskip also at mann fer saman um privatur og og og bústaðir tað vil bertía tað altan líka at tú kemur at fáa nógv meira burtur úr pengunum altso eg fekt bygt meira tú fært bygt fleiri íbúðir og tað kann bara vera gott eg haldi eisini tað sera gott at mann hevur fingið tikið ta geografisku forðingina bureturúr hesum uppskotinum tað at at mann kann byggja har mann mann sær tað er er gott at byggja og og og og og kansn gera tað uttan at mann verður forðaður av av landstýrýsmanninum í ati at fremja fornuftigar verkætlanir kringur um altum landið tí taðe var tað tað dagar seg um við bústaðinum um at byggja runt um alt landið eg haldi at tað at mann eisini ásetir í lógini at mann skal gera hetta sum ein eina grøna orkuloysn tað er sera gott haldi eg at bústaður gongur á odda við at gera grønar orkuloysnir so at tann parturin haldi eg eisini mann kann bara vera glaður fyri og ikki minst tað at mann fer inn og ger nakað burturúr ikk fyrikki t gera nógv so nógv ella heilt nógv burturúr tí at mann fyri í holt við at gera meira sosialt byggjarí tað vil siga t mann byggir íbúðir til sosialan tørv til til fólk sum hava tørv á á serligum íbúðum og eisini at mann er við og vil viðvirka til at fara inn at royna at at gera fasilitetir til tey sum sum ikki orka fíggjarligu annars at seta føtur undir egið borð tað haldi eg eri eitt aðalmál eisini við bústaðarpolitikkinum eg hald ikki at mann kann siga tað at hetta her er beinleiðis við vinnupolitikkum sjálvandi er tað er tað partvíst ein kombinatión av vinnu og og og og og sosialum loysnum og tað kann aldrin skaðast sjálvt fyri ein góðan sosialist tað kann g ikki so stilla megso altíð alt haldi eg tað at okur burdu øll verið glað fyri at mann hevvur hevur verið førur fyri at fáa fýra hundraðo hávtrýss milliónir krónur reistar til at gera bústaðarbygging í føroyum tað haldi er einastandandi og eg ivist ikki tí at tá ið mann finnir loysnir sum eru felagsloysnir har mann kann semjast um at finna leistir á arbeiða saman so verða tær fýra unda hávtýss miliónir krónurnar munandi meira enn tað við tað at tú kann fáa bankar og privatar og pensjónsfeløg og aðrar við til at gera byggjaríir sum er eru interesant fyri fyri brúkararn eisini eitt sum eg gjarna vil leggja dent á tað er eft her við stýrislimunum mann broytir tar frá trígjar ella fimm tað síggi s sum so einki problem og við tí at mann forlopiliga við at gera tað fy eisini aðrar førleikar inn a teir sum eru men eg vil leggja ein dent á ein ting og tað haldi at nevndarlimirnir og okur her eiga at hugsa um tað er tað at mann tryggjar tað at tað er kontinitetiri hesnevndini at mann ikki sum landstýrismaður fer inn og skiftir allar limirar út upá eingangd men at mann beldur verandi limir til dømis til næstu ár í nevndini og so tekur mann í velur tveir limir afturat til næsta eg halta fund og so ger mann eina ella tríggja ella hvat hanskal til at mann fer ein ein normalan konsnuktiet og in normalau útskyrting ta tað haldi eg r nok so viktigt fyri fyri felagið g tað vilja heita á á nevndina og og tingi um at hugsa um ogeventuelt við einm semju millum millum partarnar at mann kanska setir u lógina soleiðis at mann ikki mann mann tryggjar tað at mann ikki bara fer inn og og blaka n heila nevnd út fyri at velja nevnd inn bara til vildar ta tað ber ikki til í øllum privatum partafelan tildømis hevur mann ta loysnina at mann vil hava kontirnitetðerna nevnd at mann velur fólk annarðhvørt ár ella triðja vørt ár soleis at mann mann mán skiftir nøkur út pega heldur nøkur tað vóni eg at eisini er leisturin í hesum høpinum her tá mann nú fer at seta fimm limir inn í staðin fyri tríggjar

rija takk harra formaður eg kom hvørja ferð mítt viðkomandi eg kundi tikið undir hvørn einasta orðið av hesum her um so eg byggi uppi á slettaratindri legði seg í tað bara bara mann helt veghaldið rá landskassan í vekk taðtað er tað einasta eg eripitonkiliga við hitt hvør eigur hvussu e samanskrúva og hvat mann ger tað er púra líkamikið tí at at at tað kemur upp at standa fyrrlag seinni tað er bara ein hesin glíði skálin mann fer út áaftrættin hjá fólkaflokkinum við at veghalda og veghalda og veghalda okur hava tunnilsfelagið hálvtrýss milliónir í nøkur ár framyvir tað sum resilin hevur verið tað er heinda reytingin táið ið teir sandafiir reytingini hava fingið at vita nú eg heldur landskassan fyri soog so nógvar hundrað milliónir í sooso nógv ár so verður galið tað síggja okur at fýrs ára frágreiðingin allar vísa til at landskassan veghaldini vóru tey sum gjørdu enndugu tað er tað er tað einasta eg eri pe tokkin við hitt er

jóhan dahlveður gott at hoyra at hennara goldi er sambyrgvikin í at hetta er ein góður pakkieg kann eg kann eg kann kunna hann er góðligin og formann um tað at at landið eigur bústaðir tá ið sítt óðan sær hvat hendir við bústaðin so hevur landið eina ábyrgd yvir bústaðin óðan sær hvat eg geri tað hevði landið eisini tess bjóðina ellivu tá mann kom inn við pengum ella gera tað mann heim til at lána trý hundrað milliónir og tað sama hendir tá ið mann síðst samgongur fekk tíð hundrað og hálvtrýss ella tíð hundrað og hálvtrýss milliónir við keminsett tað er bara sama máta landið hangur upp á bústaðar óðan sæð vist tað hendir nakað tað má mann gera púra greitt tað er eitt moralskyld eisini tað er ikki eitt land kann eg so fara at siga hatta felagið átti eg skuldi tí lat tað fara og tú má mann vera klárur eitt annað ting eisini tá ið tað aktivnir aktivnir hava søgulviri og bústaðar kann til eina eina hvønn tíð fara at selja aktivu viðst at skuldi verið tað mann vil skaffa sær meira kapital ella nýggjan kapital so hetta hevur eisini verið ein partur inni sum segði tað at mann kann fara inn og og og selja burturav til at byggja nýtt so eg hevði ikki síggja teiliga trupulleikarnar akkurát í hasum áld

fyri harra formaður øh v líka taka tráðin upp eftir tí tí síðsta sum beiv nevnt hettaher við at at okur nú fara inn og koyra nøkur veghald inn í landskassanin atso tað altso vistu bústaðir byggji nakrar nakrar bústovnar so liggja nøkur virðir aftanfyri hetta er ikki sum at fara út í vinnuna og skulda til ati veghalda fyrr nkar trolari tú ánar ikki um taðer nakar fiskur í morgin altso okur eru púra sikkur í at tað er tað eru brúkaritilsta her stovnarnir eisini í morgin eisini um eitt ár eisini tíggju ár tí okur hava eitt kolosalan tørv okur vita tað at almannaverkið sigur tað at bara innanfyri næstu tíggju árini skuld brúka tvey hndað o átaogfjøruti afturat so geg eri sleppt yvirhøvur ikki bangin fyri at ataltso har alt tað sum bústaðir arbeiðir við tað er fastogn og teir vilíkahalda og teir umsita og visti mann hyggur eftir søguni so er tað ein ein veldig virðisøking í faston ikki bara í føroyum menn allastaðni hygg evir tí so hevur tú eina veldiga virðisøking og tað er bæl akkurát tað sama sum hendi við øllum onnum hjá hjá bústøðum bæði vanligu leiðuíbúðin men sanniliga eisini við íbúðum til til fólk við serligum tørvi akseld johannesen spurdi her í sínari sínari røðu hvønn arbeiði okur fyrri her ymplisift altso at at okur bara sita her og arbeiða eftir il stórkapital soleiðis uppfataði egtag hvussur mítt svar er at tá i okur táikur tosa bústaðar bústaðir og bústaðarpolitikk so arbeiði okur fyri øll okur arbeiða fyri føroya fólk tí tað einasta sum okur kunnu gera fyri at fáa at halda ein búskaparvøkstur at halda eina eina húsaleið sum er nøkulunda tað er tað tað at okur hava íbúðir tað er nummar eitt tað er tað einasta sum kann tryggja prísin framyvir tað er tað at okur hava nokk av íbúðum til at veita hvørja fólki

líkasum koyrt upp átapeti í dag av av negativum frá frá andstøðuni tí visti mann hyggur eftir hvat hvat egentiliga tað er sum sum er bulurin í álitunum og í uppskotunum sum tað fyriliggur nú við teimum broytingunumsum eru so er tað at okur fáa so nógvar íbúðir sum gjørligt tað er tað sum er avgerandieg havi so mikið álit á bæði teimum bæði tí teimum privatu og bústøðum og teimum stovnsligu íleggjarunum at teir skulu nokk finna tær semjurnar sum eru neyðugar fyri at fara inn í samstørvini til til hvørja einstaka verkætlan

rættiliga stórur áhugi hjá stovnsligur íleggjaranum longu nú bíða bara eftir at hasun her pakkin kemur ígjøgnum og at bústaðir líkasum kann fara í gongd aftur aftur tí teir hava ligið í dvala nú í langa tíð upp á grund av at eingin lániheimild hevur verið teir hava faktisk halt nógvar verkætlanir á pappírinum sum teir ikki hava havt fígging til men tað koma teir so at fáa nú og tað er áhugi hjá stovnsligum íleggjarum atkomugongd saman við bústøðum og tað er gleðiligt og tað er tað sum kemur at skapa altso tann tann tann menningina innan fyri bústaðarbygging í føroyum sum okur mangla okur kunnu ikki standa her og fyrigigl ikkum at bústaðir skal visti okur kulu byggja fimm hundrað nýggjar íbúðir í føroyum jamen so skulu okur hava eina lániheimil til bústaðir sum eitur sey hudra oghálvtrýss milliónir ven saknliga byggja alt um fíggjaralt sjálvur tað vilja teir ikki tað vilja okur ikki hvussu ger mann tað tað ger mann við at fara í samstørv hvar ið mann spjaði váðan og tað gerur mann eisini við í teimum samstørvunum tá i mann fer tey samstørvuni up at koyra soleiðis sum hettaher uppskotið leggur upp til so fáa okur hendan her balansan í partvíst at fáa bygt nógv og partvíst at halda húsaleiðirnar heilt rýmiligar og sum tað síðsta at mann hevur eitt trygt hundament undir tí samlaða bústaðarmarknaðinum tí eg haldi at bústaðir más kann siga nógv um teir men teir hava skapt tann bústaðarmarknaðurin sum er í dag hann hava teir staðið aftanfyri teir hava verið modell altso rollumodell fyri hvussu mann byggir og hvussu mann umsitur og teir ynskja faktiskt í størri mun enn hvat teir ger í tað at vera við sum ein aktørur men so at umsita tað er líkasum teirra styrki til at umsita bygningar umsita leiðurmál alt uppskotið sum tað er gjøgnum seyðra at tað sum eg havi nevnt her at tað verður framt og tað sum ogur skula vera glað fyri haldi eg tað er tað at samstundis sum landsstýrið játtað pengar á fíggjarlógini til heim okur hava okur hava játtað pengar til bygging á mýrini og í kvíggjartúvni nú og umbygging í í eirargarði tað vil siga samstundis sum okur velja at leggja ein part av hesum her í bústaðarviski so forseta ykur við at byggja sjálvur eisini eitt sum hevur verið eitt afturvendandi dilemma tað er tað at mann siga at øgiliga nógvir bygningar hjá tí almenna havi illa hilnir øgiliga illa røktur lítið verður brúkt til viðlíkahald tí tað er øgiliga tað er so nómað spennandi at fara út og siga tað eg bygdi handan stovnim enn at siga tað at eg viðlíkahelt handan stovnin nákk meira spennandi nú verður tað nú verður tað soleiðis at tann parturin verður lagt í eina fasta liðið bústaður kemur at standa fyri

altíð alt so skilji eg øgiliga gott andstøðuna tí tey eru

visti mann vild hava tað visti mann vil hava tað sama so ger mann tað sama nú hugsar mann nýtt mann hugsar út yvir boksina tað vil siga hvussu fáa okur pengarnar røkka longst møguligt og tað er tað sum okur klára við hesum her uppskotinum sum er broytt soleiðis sum tað er nú og eg haldi at okur øll eiga at fegnast um tað heldur enn at liggja og oysa gor og gall út yvir føroyska fólki og og og fortelja teimum at hetta her er definitivt endin av bústøðum nú era bústaðir sum stovnur knúst hetta er privat kapitalispa av fúlasta slag og fisxfakxarí verður eisini nevnt eg haldi at tað er rættiliga langt úti men eg taki tað altso sum eitt í hesum førunum sum eitt ordiligt komplimang fyri at tey ikki sjálvi hava megnað tað sum okur
er takk fyri harra formaður ja takk so er tað ein viðmerking
ella tvær fyrst er tað hennegoldja takk eg eri ógvuliga samdur við erhard joensen í tí at bygging tað kundi gingið skjótari fólkatilflytingin yvir háleikum tað var ein tað var gjøgnumslygt um árið ein um vikuna ein íbúð um vikuna og tað var í minna lagi sum øll segði men tað bleiv ein so resaum ógvuslig tilflyting tað sum eg eri so ósamdur í tað er tað erhard joensen sigur at tað at mann landskassan halda so selji mann tað bara okur hava prøvað tá tá i bankarnir fóru eitt hús sum varð bygt fyr eina komma tvær milliónir tað bleiv selt fyri fýra hundrað túsund hvussu nógv húsbið seldi í havn tá fýrahundratúhúsin távi bankarnir vóru tað nyttar ikki at okur siga at húsið hevur meira vert í en tað og tað altso tað tað er tað er veghaldið sum var yggur eftir reytingin eg veit ikk hussu oftan i er vorðnin er í london í seinastu samgongu at forklárað teimum at reytingin var góður tað stóð væl til við lánum og landskassanum veg heldur ikki up veghalda hálvtrýss milliónir um árið í nøkur ár fyri tunlar til dømis tað er tað sum mann hyggur eftir tá ið rentan varður ásett hvussu nógv
er tað at nænska seg við at man byggja íbúð fíggjarnar í áðrenn og eitt sentrum stórri undirskot er hinans í málkyni at útseta
so er tað erhard joensentakk fyri harra formaður øh eg eri púra púra ósamdur við hennrikould tað er ein vesent liður munur at veita eitt veghald til eitt fiskiskip hvar tú ikki ánar um tú hevur inntøku í morgin ella ikki tað er ein stórur munur tá ið tú hevur bygt til fólk við serligum tørvi sum hesar her tvey hundrað milliónir skulu brúkast til so eru altso leiðarar til at betala hettar teir eru eisini til staðar í morgin og teir eru eisini til staðar um tíggju ár og tað er leiðarin sum sum betalir íløgina aftur so hetta er altso hetta er ikki tasamanlíknar perur og bananir tí tað er ein munur á at veghalda fyri enn aktivi hvar tú ikki anar hun túver inntøkur í mun til at inistera við eitt aktiv hvar tú kennir inntøkurnar hálvtrýss ára fram omtíðina so tað
ber ikki til at samanlíkna hasibii takk fyri
brandurssandoy takk fyri harra formaður eg vil takka erhard joensen fyri eina øgiliga góða røðu og fyri eina ein góðan innsats í í trivnaðarnevndini at snikka hetta til soleiðis ati soleiðis sum heta er komið út aftur eg haldi tað vendir absolutt rætt og eg skilji væl ati andstøðan er øgiliga desperat tí at vit hava akkurát sæð eina samgongu sum fór frá sum er blivin andstøðu sum absolutt slett einki fekk frá hondini tá ið tað kom til at byggja bústaðir og og aðrar til til okkara veiku borgarum so eg skilji væl at mann er mann er desperat nú nú mann sær at vit seta á ting í gongd og og tað veruliga hendur nakað eg haldi at hetta er hetta er eitt øgiliga gott mál sum vit hava í
ja takk fyri
erhard joensen takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina brandi samdy ja eg taki hettar eg haldi rósa samensen nevndi nevndi orðið avmkt altso tað má vera ein ella einan formur fyri avmaktá ið mann er so vállsomur í síni retorikki í sínum áliti og og niður gera hatta upp á ein sovorðnan máta sum hann hevur gjørt tá ið mann ikki hevur ella tað tað mugu hvussur bera brá av at mann iki hevur setsa inn í hvat ið hettað veruliga er fyri nakað og at mann ikki dugir at síggja møguleikarnar í tí sum hetta gevur tí hetta gevur allar møguleikar í verðini til at okur fáa eitt so gott resultat sum gjørligt og eg havi fult álit á serliga á bústøðum at teir eru væl førur fyri at fara undir hesa uppgávuna tí teir hava víst í verki at teir eru dugnaligur bæði til bygging men eisini til umsiting og planlegging so eg ivist onga løtu í at teir fáa hetta her til at venda rætt saman við teimum partarum sum
teir einaferð nat finna takk fyri ja takk so er tað eykun
harra formaður ja eg verði noydd at mann verður noyddur at venda at snakka aftureftir í hesum málinum tá ið tað alla tíðina verður sagt at tað ikki er hent nakað sum helst áðrenn hendan her samgongan sá ljósið má ma siga tað ljóðari eitt sindur løgið tí at fakta er at í tvey túsund og sektan sekstan tá samtykti løgtingið eina lániheimild upp á tvey hundrað og hálvtrýss milliónir til bústaðir sum viðførdi tað at tað síðsta samgonguskeiðið tá bleiv tað bygd meir enn ein íbúð um vikuna tað er fakta nakað annað sum eisini er fakta tað er at mann í desembur ella januar desemburátjan meini eg tað var legði fleiri lógaruppskot niðan í løgtingið eitt lógaruppskot gekk út upp á atat geva bústaðunum heimild til tvey hundrað og hálvtrýss milliónir afturat mann vildi framskunda bygging av tvey hundrað eyka leiðubústøðum tí at fólkatí at tilflytingin var so stór at trýstið var so stórt tað var eitt uppskot man hevði eitt uppskot um eina eina endurnýggjaða leiðulóg mann hevði eitt uppskot um skattafrádrátt ir langtíðarleiðið so at fleiri kundu leigað út í særi tíðini meðan mann bíðaði mann hevði eisini eitt uppskot um at tey sum høvdu tveir bústaðir kundu leiga tær út uttan at bliva blíva roknað sum vinnulig leiða mann royndi øll tey smáu tingini sum mann kundi fyri at fáa glið á leiðumarknaðin og at skipa leiðumarknaðin meðan mann so skuldi fáa hesa her eyka heimildina til at framskunda tvey hundrað bústaðir eg kann vera tann fyrsta til at siga at vit ikki gjørdu nokk tað er eingin ivi um tað tað er sjónfyri søgn og tað sum er øgiliga harmiligt eri jú sjálvandi tað at at alt øll lógaruppskotini blivu samtykt uttan tað sum hevði í eyka lániheimildina til tvey hundrað at framskunda bygging av tvey hundrað leiðurbústøðum tað tað bleiv tíverri ikki samtykt og tí hendi for lítið kann mann siga í endanum og tí hevur tað staðið stilt nú í hálvt annað ár meðan henda samgongan hevur funnið síni bein so at at einki varð gjørt er ikki rætt og tað er heldur ikki rætt at einki varð gjørt á hinum økinum tí at í í samgonguskeiðnum tá komu tríggir nýggir búfelagsskapir livin tiknir í brúk teir vórðu settir í gongd av undanfarnu samgongu men soleiðis er tað og vit fyrireikaðu trý sambýlir sum løgtingið nú hevur samtykt og sum nú fara gongd so hatta har er ein skeivir retorikkur allan tín at siga eingin annar hevur gjørt nakað enn eg sjálvur og lat taðso fara tað sum so er við hesum her lógaruppskotinum her mann tosar um at bústaðir hevur biðið um hetta samstarvið um at samstarva við teir privatu bústaðir hevur roynt líkasíðani tað koma í verðin í tvey túsund og ellivu at fáa samstarv við privatar á ymsar mátar og tað hava tæir partvíst fingið menn ov lítið og hendan r her tað sum mann siterar her sum bústaðir biður um ella ynski samstarv við tar privatu tað frá tvey túsund og seytjan mær vitandi meðan vit sótu og tað var nakað sum vit tóku undir við men tað sum eg ikki skilji tað er samstarv við privatar íleggjarar skal vera eins betýandi við at mallógevur mallóggevur et eitt alment bústaðarfelag tað skal fáa fíggingt men treytin er at onnur privat ella íleggjar skulu vera við hvussu sjálvstøðugt er tað felagið tað almenna bústaðarfelagið tá mann ikki kann disponera yvir einari krónu uttan onnur eru við og tey onnur sum eru við tey vilja hava avkast tað er teir partarnir sum eru settur í verðina til at fáa avkast tað er púra natúrligt so tað dugi eg ikki at síggja sum sum nakað sum nakað epokegerandi sum so jú tað e pokegerandi kanska vinnupolitiskt at mann sigur man lóggevur alment og privat saman og sigur tað almenna spýtið sis nógvar milliónir í kassan og so kann tað privata líkasum bestemma í gásareginum tað er kanska nýtt øh eg dugi ikki at síggja at tað er tann einasti mátin mann kann fáa ta privata við tað tað gongur eg mín forstand tað má eg siga og hitt er eitt alment bústaðarfelag tað er sett í verðina til at byggja bíligar leigubústaðir tað er til at nøkta ein bústaðartørv og vit hava upplýsingarnar her sum siga at mann hevur eitt avkastkrav í dag ámillum trý komma fimm til fýra prosent vissi tað avkastkravið hækkar eitt prosent so hækka leiðein tjúgu prosent hækka tað tvey prosent so er tað níggjuogtjúgu prosent hækking í leiðini og tað er tøl sum eru upplýst fyri nevndinni og tað má mann so kunna fyri halda seg til tí skilji eg ikki at hatta er tann einasti mátin mann kann gera hetta her uppá

øhat bústaðið skal loysa alt bústaðartrotið tað haldi eg eingin hevur sagt ikki mær vitandi at ongantíð hoyrt nakran sagt tað og ikki minst haldi eg undanfarna samgonga segði tað alla tíðina at bústaðir klárar ikki at loysa hetta einsmalt og tað skulu teir heldur ikki so tað er ikki nakað for gjørt ella løgið í so er tað eitt annað sum hevu verið nógv deskuterað tað er h ta her í barnaheimb og barnabústaðir og so kann mann siga at tit gjørdu einki barnaheimi tað er so alt lagi visti mann blíva glaður av tí so vælkomin men tað tað snýr seg um stovnar sum hava rakstur við sær fólk sum búgva á sambýlum ella einum barnaheimi har mann hevur starvsfólk tey hava ein rakstur við sær tey fólkini betala ikki leiðið sjálvi og teimum so fer at fíggja bústaðarbygging yvir yvir rakstri á einum almennum stovni so haldi eg øll burdu vita hvat mann kalla tað og hvussu sunt tað so er men tað er so tað sum mann velur at gera og heldur vera øgiliga gott og tað er eisini í ordan vit kunnu vera samd ella ósamd men eg haldi ikki at tað er serliga fíggjarliga skynsamt visti tað mann ætla sær og tað heldur mann øgiliga nógv fast við at tað skal skal vera partur av hesum her men tað er ikki serligani fíggjarliga skynsamt og so var tað hetta her við at tosa um nevndina og stødda nevnd og so víðari tað sum bleiv nevndirgivið í álitunum um nevndina ella um hetta her við landsbankanevnd og og sovíðari tað var eitt beinleiðis sitatt og visti mann fer út í almennar fjølmiðlar og sigur okkurt sum landsstýrisfólk so gangi út frá tí at ikki eg forboðið at sitera tað tað var ikki øðrvísi enn tað og tað er løgið at summir stovnar skulu nú sigur mann at at tað er gott at hava fimm limir tí at upphæddin er so stór sum hann umsitur eg haldi eisini upphæddin sum til dømis eitt nú landsbankin umsitur er rættiliga stór so ati ja eg vit halda sjálvandi at tað er viktigt at at vit fáa útvega so nógvar bústaðir sum gjørligt men vit eru ikki samd í hesum mátanum og eg má loyva meir at ivast í at tá ið vinnupolitikkurin stýrir so nógv um tað so gevur
stóra úrslit takk fyri harra formaður ha
so ta viðmerking siri stenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja tað sum kanska er tað punktið sum skilir partarnir mest tað er tað at tá framyvir bara verður møguligt hjá bústøðuni at byggja saman við øðrum tað er faktikt tað sum skilir partarnar at og orsøkin til at okur eru móti tí tað er tí at mann stúrir fyri at húsalagan fer upp og tað er eisini út frá teimum upplýsingum sum eru komnir í nevndini at vissu avkastkravið fer eitt prosent upp so hekka húsaleiðarn upp í tjúgu prosent meir otað eru tað eru tær upplýsingar sum nevndum hevur fingið so tað ma ganga út frá attað passar og eri samd viðeygum samunsen í tí at tað at fara at byggja sosialar stovnar altso lata bústaðir standa fyri tí tað tað haldi eg ein óskikkur tað má sjálvandi vera inni á fíggjarlógini at barnaheimið verður bygt og so er tað líkamikið sum tú eitur barnaheimil ábarnabústavnar virksemið verður væl dað sama og tí má tað sjálvandi gerast og og ongantíð fór skjótt heldur men tað má vera á fíggjarlógini tí
tað er ikki enskt
eygun samensenja takk fyri harra formaður ja tað sum altso hetta her sum upplýsingarnar sum vit hava fingið bara tað at mann sigur at vist nú hsavisnu húsaleiðan hækkar tjúgu prosent tí at avkastkravið hækkar við einum sum vit hava fingið upplýst hvat er tað so fyri fólk við hjálpa sum kunnu vit fáa at byggja so nógvar bústaðir leiðir bústaðir sum vit vilja men so nøkta vit ikki tørvin hjá teimum sum ikki hava ráð til henda prísin og teimum sum mann eisini tosar nógv um hesari samgonguni sum skulu hava ráð til at kunna leiga meðan mann samla sær upp til síni egna bústað tað er so ikki tannbólkin
sum hann summar rakar við hesum takk fyri har formaður
vóru teir aksel og johan sengifanfyrrarformaður eg haldi at vit øll eru samd um at vit eiga at byggja eitt barnaheim men spurningurin er hvørt skal byggja tað sjálvandi er tað úr mínum hugaheimi landi skal byggja tað tað er ein landsuppgáva at tryggja at børnini sum onkra orsøk enda barnaheimi at tey fáa tað tænastandi skulu eg hava og eg spurdi landsstýriskvinnuna í almannamálum haldi tvær ferðirnar um tvistuvíkið er hum hví skal bústaðir byggja tær í íslands íslandi og hon svarar ikki upp á spurningin eg kundi hugsað mær til nakað við tað at gera mann vil gjarna byggja meira enn mann vil betala tað vil siga at mann vil gjarna byggja tær og reypa av tí mann vil ikki betala fyri tað í staðin fyri skal so landskassin er ein tjúgu tretivu ár betala íløguna umvegis raksturin so tað er tað er ábyrgdarleysur politikkur tá mann fær tann vegin ikki skilagott tí at tað spyrja kanska eyðkundur tú trupult spyrja hana honum tað er ikki ringt hjá henni at svara men tann lasturkundan ikki kann svara um hon veit hví hví ger mann eftir at bústaðar skal byggja landsstovn
og ikki lata landið byggja landsstovn
eygun samonsenharra formaður ja tað verður ringt hjá mær at siga hví mann ger tað uttan at mann kann bara kann gita tí at tað er eingin ivi um at byggimannsstovnar sum hava rakstur við sær so er tað og a og byggikostnaðurin eisini skal fíggjast yvir tann raksturin so hevur tað higartil ikki verið sagt at veru góður fíggjarpolitikkur tí at tað blívur so nógv dýrari eg minnist tað var frammi tá ið glasið skuldi byggjast til dømis at mann skuldi fíggjat yvir raksturin og tað bleiv rokna út hvussu nógvar nski tað var hundrað og hálvtrýss milliónir ella hvat tað var mann kom át betala í rentu og rentur sentu úr øll hesi árini visi mann fíggjaði tað upp á tann mátan tað sigur seg sjálvt at tað er ikki skynsamt men sjálvandi er tað tað er lættari at fáa bygt meir visi mann visi mann ikki skal betala tað á fíggjarlógini so fær mann meira bygt enn mann
enn mann annars vildi takk fyri harra formaður ja takk næstu ráðari annika olsen
vælja takk fyri harra formaður ja hetta hur verið ein ein long viðgerð av bústaðarpakkanum ma ma siga eg havi hug at taka orðið aftur tí at tað vóru nøkur ting sum eg ikki noyddi at koma inn á í mínari fyrstu røðu hetta her við bústøðun húv fylti øgiliga nógv tey tey síðstu árini okur skulu ikki so langt aftur aftur í tvey túsund og trettan tá ið okur høvdu eina stóra fólkafráflyting landsstýrið var ráðaleyst og visti ikki hvat okur skuldu gera við støðuna tí ati fólk fluttu av landinum av ymsum orsøkunum arbeiðsorsøkum lestrarørindum ella bara yvirhøvur hildu ikki at tað var serliga hugaligt at búgva her meir tað bleiv gjørd ein heildarætlan fyri fólkatilflyting landsstýrið gjørdi eina heildarætlan tá um hvat mann kundi gera av átøkum her heima fyri at at gera tað meira kveikjandi hjá hjá okkara ungu og hjá okkara borgarnum at búleikast í føroyum mann má so siga at støðan er vend kollveltandi okur hava eina stóra fólkatilflyting í løtuni eg havi tikið nøkur dømi fleiri fer her frá tórshavnar kommunu bara tey síðstu fýra árini meðan okur ráddu fyri borgun tá vaks kommunan við ja út við tvey túsund borgarum tað er ein stór ja tað er næstan ein býur í føroyum og tað skapti sjálvandi stórar stórar avbjóðingar hjá ogum at fáa áleið fimm hundrað borgarar inn í kommununa um árið tað legði eitt kolusalt trýst á allar vælferðartænastuna hjá okum hjá á barnagørðum skúlum og ikki minst at veita á borgaran tak yvir høvdið tað var ein gleðilig uppgáva men mann føldi allar tíðina mann rann aftaná men okur gjørdu eitt stórt forarbeiði fyri at vita hvat okur skuldu gera fyri at loysa bústaðarnevðina sum var tann mesta kutta støðan og í einari kanning sum oku lótu gera har vísti tað seg at fjórðu hvør borgari í tórshavnar kommunu ynskti sær ein leiður bústað og tað var serliga ímillum tey yngru og tey eldru at mann ynskti at fáa ein leiðubústað tey yngru kanska út á gjivnum orsøkum tí at tey ynsktu at flyta heim og hava eini ein fyribils bústað meðan tey eldru kanska ynsktu at sleppa ær úr sínum stóru sethúsum soleiðis at tey kundu hava okkurt minni og kanska eisini fáa fríferð í húsunum soleiðis at tey kunna ja njóta sot otiom up á upp á ymisar mátar soleiðis sum mann einaferð ynskir at gera á sínum eldri døgum og okur hugdu sjálvandi eisini eftir hvussu bústaðarmynstri sær út í havnini har vísta seg at eitt prosent av teimum samlaðu bústaðnum eru leiðubústaðir meðan restin er grundstykkjir raðhús eiðaríbúðr og so víðari so tað er eingin ivi um at her er ein ovurstórur tørvur og tað sum okur eisini gjørdu tað var at tosa við privatu vinnuna at fáa hana við upp á at fara at byggja bústaðir eg haldi at eg havi tosað við hvørji einasta byggifyritøku ja ikki í føroyum men í hvønnfall er í høvuðsstaðumráðanum fyri at kanna eftir hvat er tað sum ger tað at tey privat ikki byggja bústaðir og tað kom øgiliga nógv á áhugavert fram millum annað eitt tað er hetta her við lendinum at lendið atkoman til lendið er øgiliga trupult og lendið var ein øgiliga dýrkandi faktorur hjá hjá teimum privatu sum sum skula skula byggja privata vinnan er nú eina ferð hótta soleiðis at hon vil skjótvt víðari hon byggir o so ferðin víðari og at at lendi og atkomandi lendi var ein ein trupulleiki okur høvdu nógvar fundir við innlaysmálaráðið til tess at broyta millum annað kunngerðina um almenna sølu tað soleiðis at øll lendi hjá kommununi skulu bjóðast út í almennari sølu fer til tess at tryggja ikki at kommunan er fyr í fíggjaligum tapi men har havi eg hvønnval eftirlýst fleiri ferði í innlandsmálaráðnum at mann eigur at javnseta tey privatu sum ætla at byggja ein leiðubústað ella ætl at byggja leiðubústaðir at tey kunna fáa atgongd til lendið undir treytunum sumteimum somu treytunum sum bústaðir fær tað at tað er almenna gagnligt tað sum verður bygt tað hevur so ikki borið á mál men tað hevði kanska eisini verið ein ein møguleiki at betra um atgongdina tann vegin visi mann vil hava privat at byggja meira hetta her hesin dreymurin er um at fáa privat og tað almenna tryggingarfeløg kommunur at samstarva ja haldi virkuligan hetta her er ordiliga stórt hetta her er virkuliga nakað sum kann flyta flyta tingini fram á leið og sum tað fleiri ferðir hevur verið nevnt her í dag gera okur tað sama so fáa ur tað sama og tú h gingið ræðuliga seint so við at okur prøva at gera nakað annað nú tað kann ikki skaða tað kann ikki skaða at okur prøva ein anannan loyst at vita um hetta her betrar um um støðuna og fyri meira gomd á bústaðarmarknaðinum hjá okkum tað er øgiliga umráðandi okur høvdu eitt prosjekt úti á kongavarða har okur skuldu roynd at koyra hetta her fyrsta modellið við tryggingarfeløgnum og teimum privatu og vónandi eisini bústaðir og har var tað soleiðis at har kom eitt samtak burturúr tað var arktikon og betri trygging sum sum tók seg saman í eitt samtak til at bjóða upp á kongavarðan í leiðiíbúð í tað kongavarða sum kommunan stóð fyri men tíverri av nøkrum orsøkum sumsum okur øll ikki kenna so hoppaði betur út hjám vindeygan vildi ikki vera við og stjórim bleiv koyrdu til hús og og alt bleiv kollvelt har og tí endaði tann søgan øgiliga syrgiligt men tað var fein roynd upp á at fáa hesi her prosjektini upp at standa sum okur nú kanska fáa logsins staðfestir lóggávu at nú nú fer mann hendan vegin at at prøvað at at gera hesi her sokallaðu oppsamstarvini eg haldi yvirhøvur at bústaðarfelagið bústaðir gera eitt fantastiskt arbeiði eg havi bara rós at berað teimum eg havt gott samstarv við bústaðir tey gera hava gjørt nógvar verkætlanir fyri kommununa og eisini fyrifyri landsstýrið tá eg sá sum landskvinna í almannamála fyri nøkrum árum síðan tað havi eisini bara gott at bera teimum so hetta er ikki nakar illvilju ímóti bústøðum tvørturímóti eg haldi at oku kun hav hjálpa teimum við at koma veruligan í gongd og fáa genererað enn meiri bústaðir við enn fleiri

okur eru av tí greiði fatan at tað at hava takyvir høvdið er ein menniskjarættur og tí er bústaðarpolitikkurin øgiliga grundleggjandi í øllum sosialpolitikki og kann metast ájavnt við aðrar vælferðar tænastur tað verður sagt nokk so nógv í dag og millum annað at tað verður sagt flári fer at tað er ikki blivuð gjørt nakað við bústaðarmálið í áravís tað er ikki rætt men tað er tað er rætt tað at tað er ein so stórur tørvur á at fáa gjørt nakað at tað sum er gjørt hevur ikki rokkið til tann tørvin sum er men ein líknandi heimild sum hendan bleiv latin í í seinastu samgongu upp á tvey hudraðog hálvtrýss milliónir og eg meini at eg bleiv bygt eitt annað stað við ein einari íbúð um vikuna vistumann leggur altíð saman tekur lestraríbúð r annað við búðu eindir ei tað er ikki íbúður alt og so bleiv tað sett eisini tvey hundrað milliónir av til stovnar og tað bleiv gjørdur ein leiðifrádráttur og tað bleiv gjørd ein leið í lóg og tað bleiv eisini diskuterað nokk so nógv hetta her um skulu kommunurnar hava heimilgd at byggja og tað haldi gum at diskuterað fatisk eitt sindur enn og tað eru fleiri sum ynskja tað og hefta eisini nakrar kommunur sum ikki eru so samdar í tí og tað kundi kanska eisini verið nakað mann hugi eitt sindur víðari uppá nakað bleiv bygt men í mun til turvin so er tað statvekk al for nógv fólk sum hava bústaðar trupulleikar vissi okur framhaldandi vilja hava fólkavøkstur so er okur noydd til at fáa bygt fleiri íbúðir og vissi okur vilda hava búskaparvøkstur so hongur tað eisini saman tað fert tú ikki uttan fólkavøkstur og at fólk hava nakað at búgva í í tvey túsund og ellivu tá fóru okur í tjóðveldinum til væl upp á at okur skuldu vera fimmoghálvtrýss túsund fólk í føroyum og tá var tað tá var ólkafráflytingin kanska upp á tað ringasta og tá bleiv flent illa eftir okkum at mann kundi ikki vera rættsigdaður og tonkija tað at tað skuldi vera fimmoghálvtrýss túsund fólk í føroyum men nú eru og tað gongur bara uppeftir og tað sigur mær so mikið sum tað at okur hava bara altíð verið framman fyri okra tíð at okur fáær altíð rættur síðsta enda men menn men so skjótt flytur tað seg tá hevði mann langar frágreiðingar um eyksutt føroyar hvønn mann skuldi gera men tað er so tí betur søga men nú okur eisini stórar trupulleikar tað er bara nakað annað støðan hjá fólki í dag som mangla bústað er ótrúliga trupul í nevndini hevur mann eisini viðgjørt tað og tað ur nokv sum tað verður víst á at tð er nógv sum kanska búgva nógv longri heima teyi tí ætlað tey búgva í kjallarum kanska inni hjá foreldrum tey kanska lána eina sofu frá onkrum tað er verður fokus á hetta her við familjur og serliga við sum hava børn at tey flyta ofta tað gongur út yvir trivnað skúla og dagstovn o kameradar og annað tí tú alla tíðina tú verður so rótleysur tað er eisini komið fram at tú hevr øgiliga dýra húsaleiðir at tú kann gott hava eina inntøku sum kanska er geva tær ein tíggju túsund krónur út um mánaðin men húsaleiðin er átta so sjálvt um tú hevur eina hampliga inntøku so so ger tann høga húsaleiðan tað at tú faktiskt livir í fátækt og so er tað eisini hetta her við at nakrar íbúðir eru vánaligar sum gera tað at fólk bluva lættar sjúk og sovíðari og okur hava eisini heimloysið í føroyum og so er spurningur um hetta uppskotið hjálpir upp á tað altso eg fái meg bara ikki atso nú havi geg roynt at vent og dreyga tí so gott sum eg nú kann og eg fái meg ikki at síggja at hetta her er loysnin og tað er út frá tí at tá ið tað verður ein treyt at tað skal byggja saman við øðrum so kann tað ikki blíva annað enn at leiðikostnaðurin fer upp og tann málbólkurin sum stendur í í tí truplastu bústaðarneyðini hevur ikki ráð at betala eina hægri tú hvussur víst er tað at marknaðurin hevur ikki sjálvur klárað at loyst hendan her trupulleikan og tí má ta almenna hvørfall traðka til h og so hevur onkur sagt eisini tag hví taka okur seg undir við uppskotinum tí tey líkjast akkurát at tað er eingin munur á tí uppskotinum sum samgongan hevur tí broytingini og tí broytingini sum andstøðan hevur men tað er ein ein rættiliga grundleggjandi munur isu eg skal fyrst taka tað sum í felag tað er positivt á øll her inni vilja vilja veita bústøðun heimildina til fíggingina tað er tað eingin sum er ímótur men tað sum skilir partarnar av tað er tað atsamgonguumboðini ynskja tað at bústaðir skal framyvir bara kunna byggja saman við øðrum og har andstøðan hevur hildið tað at bústaðir skal kunna byggja soleiðis sum tað byggir í dag at tað ikki vera ein treyt og tað er út frá hesum her við inntøkuni og so hava okur eina aðra broyting sum er at okur ikki ynskja at hækka stýrið upp í fimm limir men at mann framhaldandi skula at tað framhaldandi skuldu vera tríggir so tað er faktiskt tað sum sum skilir partarnar og so hava okur heldur ikki dáma okur heldur ikki het her við at mann flytur útreiðslur av fíggjarlógini tí tað kann ikki blíva og vera uppgávan hjá bústøðum at byggja barnaheim og so er tað faktisk eitt sindur líkamikiðhaldi um tú eitur um tað eitur barnaheim ella barnabústovnar ella hvat tí at tað er ein stovnur sum hevur ein vanliga rakstur við sær og tað kann ikki saman líknast við tað at tú byggir búfelagsskapur har fólk betala leiði og og búgva faktiskt til leiði frá bústøðum vissi hetta verður verður leisturin so kann mann eisini siga at okur mangla eisini ein nýtt haibrigdi ella okur mangla eisini okkurt nýtt annað lat bara bústaðir orðna tað ja sjálvandi verður sagt tað fremsta bonki so tað verður nokk tað men har haldi eg tað er ein tað sum kann eisini gera tað at mann verður nervøs tað er hetta her við ati útlesi samstarvini og partafeløgini sum nú fara at blíva skipaði tað er at vistu tey fara falitt hvat hendi so hvør skal betala og hetta her í landskassanveghaldinum hava okur ikki brent okum av tí fyrr torir mann virkliga fara inn í tað aftur tað fara okur hvørfallát allarkraftigasta at mala frá ø okur kunnu ikki annað enn lata tíðina vísa hvat fer at henda eg ivist so ikki í at við hesum uppskotunum sum samgongan hevur so kemur húsalagan o hækka og tað kemur ikki at tæna anvanliga fólkinum h og so hava tað sjálvandi verið ein røða av viðmerkingum um hvussu desiperat og eg veit ikki hvat andstøðan ikki er hon hevur avmakt og hon kann ikki hon heur ikki set seg inn tingini og alt hetta her øll hesi vanligu tingini sum sum mann brúkar sum verður sagt at mann brúkar tað mann ikki hevur orð so tað má tað má væl tað tað er væl ofta soleiðis at tá mann sigur okkurt so skal mann hyggja eftir spegli so kanska mann eigur tað aftur sjálvur men men eg haldi ikki at eitt sovorður mál er tænt við at verða viðgjørt við enum sovnari aregansi
takk fyri
einta løgu eina viðmerking takk fyri at formaður er eitt sindur tær sum sigur steinberg sigur at nú fer húsaleiðan allarhelst at hækka hví hvat sigur steinberg greiðir eitt sindur frá hví er tað soleiðis at saman við hesum uppskotinum so fer húsaleiðan at hækka tí tað ljóðar sjálvandi ikki so gott og so tað sum sigur steinberg eisini nevndir við veghaldinum nú skulu bústaðar gera partafeløg saman við privatum men um so er at tey feløgini ikki bera seg er tað veruliga soleiðis at so er tað føroyskt skattsældan sum hon
hongur uppá rokningina takk fyri harra formaður
takk fyri ra formaður og tagt beint í løvi ja tá ið tað er ein treyt av bústaðir skal byggja saman við øðrum so eru tað sjálvandi tað tey sum fara inn í samstørvuni tey skulu sjálvandi hava nakað aftur fyri tað tað er jú ein sjálvfylgja í í allari vinnu at tú skalt hava eitt avkast og tær upplýsingar sum nevndini fingu tað er so tað at tað ókast kravið fer at gera tað at húsaleiðan fer upp tí at nøkur skula hava vinning burturav so so tað e tað er faktiskt tí og tá ið tað kemur til vegrhald so er ta sjálvandi soleiðis at fara feløgini ellaá húsagang og og landið kann mann siga í veitsk nokkva sigur gásareðunum eigur seyðir so so sigur tað sjálvt at so verður tað skattgjaldaran og tað argumentið hevur altíð verið brúkt ímót húr okkum tá vit hava lagt tal fram at mann hevur ynskt atbústaðar eisini kann fáa møguleika at fíggja sethús kring landið og tá er tað heilt aðrar uppeftir og tá tað altíð verður sagt at tað kann mann ikki gera tí at so kemur landskassin at veghalda men men her kemur hann gussur át veghalda fyri thugsan onkur snakkað um at man kunn byggja fyri milliard
er úr sneri so tað kann blíva ein rættiliga stór rokning
so er ta eykum samelsenja takk harra formaður ja akkurát hetta her við hesum veghaldinum tað er nokk so løgið hvussu mann brúkar argumentini tí her snakkar mann nemiliga um at at at mann í einum almennum privatum samstarvi sum eg tvungi lóggivið kann mann siga kanska kemur at fáa bústaðarbygging fyri eini níggju hundrað milliónir elila okkurt sovort og tá er nú er ikki so nógv tosað um veghald men tað hevur verið brúkt øgiliga nógv áðrenn at at at tað er farligt at at tað almenna skal veghalda fyri bústaðir og sovíðari og eg haldi tann eini samgonguflokkurin her hevur verið nokk so nógv ímóti tí men tað lat tað so fara siðri nevndi stenberg nevndi hetta her við at byggja til eldri og tað er rætt í undanfarni samgongu fekk mann so lækkað tað aldursmarkið sum kommunurnar kundu byggja frá sjeyogtrýss niður til trýss pluss og sjálvandi tað er so tað har til mann mann kom tá tað eg veit ikki um um tað verður neyðugt at hyggja eftir tí aftur men tað er so ein møguleiki at mann hyggur eftir um tað markið kann

siristenberg takk fyri hara formaður takktil eygum samelsen ja eg haldi het t her við við hvørjar heimildur kommunurnar skulu hava var kanska nakað mann átti at farið og hugt eftir tær hava so fingið heimildina til at byggja frá trýss áðrenn kundu tit bara byggja til fólkapensjonistar tá bleiv so broytt til trýss eg haldi ikki eg n var ikki so nógv kanska farið í gongd á tí á tí økinum men tað kann sjálvandi koma tað er nokk so nýtt men tað er vussur stórur tørvur á eisini eldraíbúðum tað vita okum frá nógvum kommunum men tá tað kemur i hetaher við veghaldinum ja tað er nokk so løgið at tað hevur verið brúkt til at afturvísa at mann kann fáa traða prioritet altso í lánnum til tað sum manglar í tá ið tú skalt byggja í vági ella hvar tú nú býr har tú ikki fær fær húsalán ella trupult at fa húsalán tá hevur tað verið sagt at tað kann mann ikki gera tí at visti tey ikki koma at betala húsini sovegheldur landskassan men tað er snetut at tað er ikki er eit problem í snir tí hetta er eisini bústaðarbyggingkring
gavst landið takk fyri
takk fyri harra formaður ja tað segði so sum at samgongan hevur funnið tann heilaga kalikin ella kolumbuseggi tá tað snýr seg um at bjarga okkum burtur úr bústaðarneyðini men veitir sigur stevnberg ígjøgnum formannin hvussu tað ber til nú tá tað verður sagt at tað privata skal vera bjargingin hesin her hv hví tað privata byggivinnan ongan sum helst áhuga vísti í at byggja áðrenn bústaðin var til og meðan neyðini vókstu seg so stóra sum hon er var tað tí at tá var ikki nakað bústaði til at taka allan vágan soleiðis at privata vinnan nú kann byggja kanska vágafrítt tí at tit búsaða
er sum eg garantiði takk fyri
siristenbergtakk fyri harra formaður ja ø eg veit ikki ordiliga hvat feri kolumbusekk hetta her men hetta er vussus onkur neyðsemja tí hetta r ikki tað uppskotið sum kom inn í nevndina tað er øgiliga tíðiligt heldar heilt eitt annað uppskot so tað er kollvelt tað einasta sum er líka tað kemur út aftur tað er tað at mann er hildið fast í at hava fimm limir haldi í nevndini tað er næstan tað einasta so okkurt er okkurt hevur gingið fyri seginnanhýsis men hví hevur byggivinnan ikki víst áhuga áðrenn ja tað tað er so tað men nú er hvussur ein stór heimild kannmann siga verið í tøk so tað verður kanska meira aftraktivt at fara inn í samstørvið nú har bústaðir kanska kann taka vágan á seg og tað er jlal ikki man kann siga tað so ikki vágafrítt

ngersætakk fyrihrra formaður skalt gera skjótt av baða ter líka taka afturí tað sum sirur stenberg segði allartil síðst at nú fór bústaðir líkasum at taka váðan á seg soleiðis at teir privatir skuldu standa vágasíður tað er jú púra burturvið tí tá túð fer inni á samstarv so deildú vágan soleiðis hevurtað altíð verið soleiðis fer tað altíð at vera alnars so haldi at okur havt eitt gott og konstruktivt kjak í dag okur eru ikki samd um nøkur grundleggjandi ting men eg haldi at okur eru samd um at bústaðarneyðin er stór samgongan hevur so eitt upplegg til hvussu mann kann loysa hesa her bústaðarneyðina og eg haldi at tað sum okur hava lagt fram hevur tað ev er er realistiskt fundera tí okur vísa á ein máta sum letur seg gera og sum bústaðir sjálvur vísa á og eftirlýsa og tað er soleiðis at tá tú tá tú fer altso tað tað hevr vir tosað um bústaðarpolitikk vinnupolitikk eg eri samdur eitt sindur av vegnum tí sjálvandi vil mann altíð siga tað at ein húsalaga skal vera so bíligs møguligt hon skal verða kostnaður grunda men tað er bara ikki soleiðis í veruleikanum tí ein og hvør stovnur eisini bústaðir skal hava nakað á polstraskimjing teir skula hava ein vinning so ella so teir hava so í dag eitt eitt avkast sum svarar til umleið trýeitan hálvt til fýra prosent og tað er í bústaðarhøpi eitt fínt avkast eg dugi ikki at síggja at tað er nøkur andsókn í tí partinum av hesum her uppskotinum sum okur leggja fram og at okur hava fingið tað tað sosiala aspektið inn haldi er ótrúliga gott fyri fyri samgonguna og fyri alt føroya fólk at okur hava fingið tann bólkin við sum í dag ongan góðarnáiðir sum í dag dettur niður ímillum og sum hevur tað eyka trupult á bústaðarmarknaðinum hann hava okur tikið við inn í hetta her og soleiðis sum eg forstóð tað á bústøðun tá teir vóru til hoyringar so vórðu teir sera áhugaðir og sinnaðir til at taka sær at taka hesa her uppgávuna upp á seg og eg ivist ikki í at bústaðir sum tann sera dugnaligir nur teir eru so koma teir at síggja allar teir møguleikarnr sum koma at vísa seg í hesum her uppskotinum og eg ivist ikki í at teir koma klára at hontera teir eisini og útføra teir í verki soleiðis at tað samlaða føroya fólk fer

siristenberg ar te ina viðmerkingtakk fyri harra formaður ja bústaður hevur eisini avkast av sínum virksemi og tað er so tað at at tað verður upplýst a til til viðlíkahald og til víðari bygging og tað og tað er væl eisini ein munur á um tað er til til tað ella um tað er til at taka pengar út altso til vinningsbýti og annað í feløgum tað er tað er væl ein vesiligur munur tað er væl tað sum sum eisini skilir partarnar at og so er tað sjálvar hoyringarnar í nevndini skal eg skiljahattað soleiðis at at erhard joensen segði ella legði upp til at bústaðir helt at hetta var rætt at gera at teir tak undir við hsum her mátanum sum sumsamgongan
broytt uppskotið uppá
erhard joensen takk fyri harar formaður tá ið bústaðir innroknarviðlíkahald so er tað ikki partur av avkastinum tað er tað sum verður koyrt í grunn millum annað sum verður roknað sum eitt avkast ein og hvør fyritøka ein og hvør stovnur skal hava eitt avkast ella úttolara seg sjálvan øviðvíkjandi um bústaðir ynskir hetta her mátan ella ikki eg haldi at tær gongur øgiliga greitt fram av orsfrásøgnini hjá bústaði at teir teir ynskja hendan mátan at arbeiða uppá út frá einum øgiliga simplum primissi tað er teir eru noyddir at fáa tær lániheimildir sum teir eru avhangigir av at fáa úr løgtinginum at røkka longst møguligt tað síggja teir sjálvur og tað ynskja tær sjálvur so eg trúgvi at teir koma á lofta hesum møguleikanum og komma brúka konstruktivt til framma fyri alt fyra
takk fyri
eygun samelsen ja takkfyri harra formaður e nú nevnir erhard hetta her við at hann er so glaður fyri at mann hevur fingið hesa her sosialu íbúðirnar við í uppskoti tað verður nevnt í eina viðmerking ella í viðmerviðmerkingunum í álitinum har mann heitir á bústaðir um at fara at byggja hesa sosialu íbúðirnar man nevnir tørvurin er kanska eini hálvtrýss tað sum eg kundi hugsað mær at spurt um tað var hvussu ímyndar er har sær at mann kann fáa hetta her gjørt altso er tað av teimum tvey hundrað og hálvtrýss milliónunum sum eru saman við íleggjarum ella skal tað eisini av teimum tvey hundrað milliónunum sum eru til sosiala bygging annars tí at eg dugi bara at síggja at tað verður nokk so smábýtt hasar tvey hundrað milliónirnar men kanska erhard dugir at greiðará
há hvussu man ímynda sær tað takk fyri
erhard joensen takk fyri harra formaður og takk fyri spurningin eygun samulsen øí útgangsstøðinum verður tað av teimum tvey hundrað og hávtrýss milliónunum og tað stendur gott nokk sum at tað er ein áheitan á bústaðir um at gera tað men bústaðir góður greitt úttrúgv fyri at tað vóru áhugaður í tí og eg ivist ikki í at mann kann finna loysnir saman við kommunum sum gera tað aftraktivt at byggja tað so tað haldi eg nokk tað tað skuldi lata bústaðir um og
mist ikki í at teir lyfta ta uppgávuna eisini takk fyrija takk so er tað landsstýriskvinnan elsbet mersedes
ja takk fyri harra formaður og eg fari at takka fyri gott kjak í dag tað hevur verið rættiliga positivt og sjálvandi tað eri tað vil so vera at tað er tey sum ekki samd við okkum andstøðan er ikki verður samd við okkum í øllum táttini hasum málinum men eg vil siga at tað komi nógv positivt fram og eg haldi eg siti við tí at øll eru øgiliga spent ella tað flestu eru øgiliga spent uppá at at nú fara vit at byggja fyri sirka eina hálva milliard og tað sum uppskotið sum er komið frá nevnd leggur eisini upp til tað er tað at mann fer í ella at bústaðið skal eg samstarv við tað privata soleiðisnar at mann fer at fáa enn ov meira pengar nei enn og meira bústaðir fyri hesa upphæddina eg var eisini í sjónvarpinum fer ikki so langt síðanitað spurdi meg um hetta her og eg royndi so at greiða frá at attá ið bústaðið fer at samstarva við tað privata so so mugu tey um tað og altso sæga ljósini av at tað blanda vit okkum ikki uppí tað ta bleiva teiv samdur um hvat ið avkasti vers altíð hetta uppskotið ella tað sum vit vilja tað er tað at vit skulu byggja so nógvar bústaðir sum tað yvirhøvur ber til soleiðisnar at vænti eg at tá ið vit fáa kapping javnbjóðskapping og tað bústaðið fyri saman við tí privata so vænti eg at vit fara at síggja nógvar bústaðir og vit fara eisini at síggja tað at tað verður ikki so dýrt at leiða frá bústøðum so og aðrar tvey hundrað milliónir krónur eru til serligar málbólkar og tað er tað kann verða til fólk sum eru rakt av ymiskum avbjóðingum her í lívinum vit skulu ikki gloyma tað at hesi fólkini tey fáa eisini løn ella pensjón og tey betala eisini fyri leiði í so máta er tað ikki nakað annaðlís tað verður tað verður eisini nevnt í álitinum hvat eg eri sera tøkkson fyri um barnabústovurnar og í dag er tað soleiðis at tað almenna leiðar fleiri hús ja og betalir nógva leiðir í staðin fyri at nú far fara vit at hava møguleika at byggja barnabústovurnar sjálv og eg i maneg hoyri andstøðan bli við at snakka um barna heim tað sum eg tosi um tað er ikki ein stór institutión har sum tjúgu tretivu børn búgva eg eri sletki har slett ikki tað sum eg tosi um og gjarna vil tað er tað at at vit fara a byggja nøkur heim hús har tað verður fjálgt og heimligt og trygt hjá hesum børnum og tað fera ikki verða tjúguogtretivu sum fara at búgva í hesum heiminum tað fara at verða kanska fýra seks ella hvat tað verður sum fær at búgva saman øog tað fer vænti eg eisini gera tað at tað fer at verða lættari at tey børnini sum hóska best saman at tey kundu byggja búgva saman vit vita tað at nógvav børnum sum eru búgva á barnaheiminum at tey hava aðrar avbjóðingar eisini

las teirra álit eg meini tað var nakað soleiðis hon las nú hava vit bíðað eftir einum bústaðarpolitiskum útspæli frá samgonguni út ímóti tveimum árum meðan tey ið ongan bústað hava bara erblivin fleiri og søgan er versnað tí eingi nýggi leiðubústaði havi verið bygdir meðan bíðað hevur verið eftir at samgongan fór at seta út á kortið altso taðer soleiðisnar ati tá ið jlan bleiv vald sum landsstýriskvinnuna og til bústaðarpakkin bleiv lagdur fram so var tað eitt ár og sirka tríggjar mánaðir so tað haldi eg eri ikki so mannsigur tætt upp á tvey ár og tað eri vit hava ikki á gongd sitið í tvey ár enn so tað er nokk so drammatiserað at siga at er gingi so lang tíð men slíkt tekur tíð men nú eru vit her og eg hevði virkuliga ynskt at vit stóðu saman um atstemmenda pakkan ígjøgnum tí at tá ið alt kemur til alt so er tað tað vit øll vilja tað er at tað verða bygdir so nógvir bústaðir sum tað yvirhøvur ber til mann mann tosar um at tað er so dýrt n ella tað verður so dýrt men vit hava bústaðir meini eg í í í klaksvík har onkur minnist meg rætt kostar tíggju túsund níggju hundrað krónur mánaðin og tað haldi eg sjálv er ikki so øgiliga bíligt so eg síggi fyri mær at at nú fara vit ati byggja meir og vit fara at síggja úrslit og um tað gongur sum eg og fleiri ynskja og eitt uppskot verður samtykt aftan á triðju viðgerð so kann eg heilsa og siga at eg ætli mær gongd beinanveg at finna útav hvar mann byrjar best og hvat mann sigur hvar tað skal byggjast og tað sum skjótast tí at tað sum eisini verður frammi her í dag tað er at tað eru rættiliga nógv sum standa og bíða til at hetta verður til og tað verður eisini skilji eg altso akkurát sum hví skal bústaðir byggja hví skal tað almenna altso hví hví skal eg skav løgujáttahanan eftr ymiska men har skal eg skunda mær at siga at vit vita øll sum sita her í dag at tað er ikki so langt síðani t spakin bleiv settur í til átjan íbúðir uppi í mýrini til fólk við serligum og tað er lagt fram eg meini í dag til aðru viðgerð kemur eitt uppskot til børn og ung við autismu sum eg vóni verður samtykt áðrenn páskir og so arbeiðir mann eisini við tí triðja triðja heiminum til fólk við serligum avbjóðing eisini so eg haldi at vit hava virkliga tikið ábyrgd og royna hvat vit kunnu tað at at mann skal byggja heim t tað tekur sína tíð bara sumtl dømis mýran sum hevðu verið unnervais eg veit ikki hvussu

grundstykki altso loyvi til til grundstykki tað kom áttanda januar í ár altso eg meini tað er ikki komið longri enn so ha og og kvíggjartún tað mátti bjóðast út aftur tí tað var so dýrt og tað verður tosað øgiliga nógv um hetta her við barnaheimi og tað vita vit øll at barnaheimð bleiv so dýrt at fyrrverandi landsstýriskvinnan hon steðgaði tí tá ið tað var komin upp á eg meini tat ella tá hugsaði hon sikkurt at nú kann var verða vell so eg haldi at tað er tann rætta leiðin sum vit gera nú tá ið tað kemur tað at vit heldur byggja nøkur góð hús til okkara børn og ung sum skulu vera ella sum eru umsorganir yvirtikin soleiðisnar at teiy føla seg heima og tað varða fjálgt og gott so eg fari a takka fyri kjakið í dag
men eg virkliga vóna at vit øll kundu vera samd takk fyri harra formaður ja takk
so er tað nakrar viðmerkingar uni rasmussen fyrst gersu væl takk fyri eg vil takka elsbett mersetis gunlegsdóttur fyri ta stóra arbeiði um gjørt við hesum takkanum vit hava sjálvandi bíðað ta fyrstu tíðina men eg havi kunnað fylgt við hvat hevur gingið fyri seg og og tað hevur verið eitt ógvuliga stórt arbeiði sum eg verur gjørt áðrenn tað kom í tingi tað vildi takka henni fyri og hetta her við barnabústaðir í nevndini har var tað týðiligt at tað var positivt at at mann velur at byggja upp á tann mátan at tað var ikki neyðugt at tað endiliga var eitt dýrt barna heim tí tað tað dragar seg meira um hvat fyri umstøðurbørnini konma liva undir so tað haldi eg ljóðar heilt gott og tað sum verður hevur verið frammi nú ímóti endanum orðaskiftunum um einta vágan hvør skal taka

gersvæja takk fyri harra formaður og nú takkar unir mær fyri arbeiði meðn eg fari at takka uni gjøgnum formannin og samgonguni í nevndini og allari samgonguni fyri eitt heilt einastandandi arbeiði og tað er gjørdar nakrar broytingar og eg haldi tær eru fínar tí ati tað at vit standa sterk saman og eru samd um tað sum sum vit nú ella sum tað fer nú stemma stemma ígjøgnum tað haldi erbara

ja so er ta djóni nolso joensen gersuvæltakk fyri harra formaður í mun til tað sum landssýriskvinnan nevnir um um tað at byggja barna heim so vil eg gjarna hava vitandi og tað er gleðiligt at hoyra at landstýriskvinnan er so greið nú sum hon ikki hevur verið fyrr í hesum málinum tí tá ið mann hevur spurt inn til tað tí nú fáa vit staðfest tað at tað er ætlanin at fara út í í smærri oyndir so vil eg gjarna vita hvørji tey fakligu tilmælini hvar tey eru komin frá tí at øll tilmæli fakligu tilmæli higartil eru bera tá bógvin at tú skalt hava fakligheitina samlaða í einum stað og mest møguligt og nú fær mann heilt aðra vegir tí kundi g hugsað mær at vita hvar hvar tey fakligu tmæl hví mæln hevur broytt tað og hvar landstýrsmann hevur tað frá at mann fer
og og byggja smærri oyndir takk fyri
ja takk fyri harra formaður eg haldi ikki eg havi verið ógreið um tað eg haldi eg at snakka um barnabústovnar nú næstan síðani eg bleiv andsstýriskvinna í so máta haldi eg ikki nakað nýtt undir sólini meni eg havi allatíðna ført fram at hesi børnini skulu hava eitt heim í staðin fyri eina institutión og tað vænti eg at tey flestu eru samd við mær í tað sum eg siti við í hvørsfall tað er ati tað nógv sum eru samd við mær men sjálvandi mannsigur eg kann ikki fara at gera nakað áðrenn hetta er samtykt og so tekur mann tað harfrá men eg sjálv haldi at tað er tað rættasta at vit fara at byggja nøkur heim til hesi børnini sum tað er í dag so er tað soleiðisnar at tey búgva í nógvum húsum runt um kring man sigur í so máta heldur einki nýtt so ja
tað er tann leiðin sum eg vóni mann fer
ja jso er tað edva jacobsen takk fyri hara formaður ja tað e nógv gott sagt í dag og eg fegnist um vit hav fikið so góðan pakka út aftur úr nevndini og tað skal eg takka landstýriskvinnu fyri og nevndin allari nevndini sum eg gjørt eitt eitt megnar arbeiði og eg haldi broytingarn sum ergjørdar eru fínar og tær eru minst líkagóðar sum tað sum var áðrenn og í sambandi við barnabústøðurnar so haldi eg tað ger eisini tað at mann kemur at vera í einum meira í einum nærumhvørvi kanska tí at landið tað liggur spjatt liggur spjatt og og tað at mann kann vera kanska eitt sindur nærri sínari familju enn tað at øll skulu vera í havn tað tað tiltala meg og eg gleði meg til at hakkin kann koma at virka soleiðis at mann fær arbeitt innan fyri tær rammurnar sum mann evur sett í pakkan soleiðis at mannnn
man koma í gongd og gera enn um fleiri bústaðir takk fyri harra formaður
so er tað elsbet mersetis gunledstóttur ja takk fyri harra formaður ja eg eri samd við edvi jacobsen um at hesin pakkin hann sær gott nú tað er gjørdar nakrar justeringar og eg haldi teir eru fínar og tað er ganska vanligt tá ið eitt uppskot verður lagt fram at tað man sigur so við tíðin gongur og man við arbeiðir hetta uppskotið ogomann fær hoyringspartar inn og og so kann tað henda onkrar sovorðnar smáegirs broytingar og eg haldi at tær broytingar sum er hendar her eru fínar sjálvt um nógvav tí er akkurát tað sama sum sett her við hesi tvey hundrað milliónum og eg havi alla somlutíðina snakkað um at tað skal javnbjóðs kappingmann sigur í økirnar sumda kapping men nú verður tað so at tað skal samstarvast við øllum økjunum
klári væl at liva við so eg
haldi eg eta er fínt takk fyri siristenbergtakk fyri harra formaður ja eg skilji landsstýriskvunnuni at hon er edur at uppskotið er gott hetta er so ikki tað sama uppskotið sum hon legði fyri men tag tað hevur gjørt nógvar broytingar men men tað ljóar sum hon tekur fult undir við teimum tað er so tað tað er so eisini í ordan eg kundi tømt mær at spurt landstýriskvinnuna hvussu hon fer eg heldur ikki til hetta her við at tá ið treytin verður at mann skal byggja saman við øðrum at tað fer at koma upp á húsaleiðina tað er tað eina at húsaleiðin fer at blíva dýrari og hvørjar viðmerkingar hon hevur til hetta her við at tað verður landið sum kemur á veghalda vistnú hesi her ymisku feløgini fara húsagang

jer tetileiisafur ja takk fyri harra formaður eg siti eitt sindur við at eg skal ikki siga at tað ansað mó ikki hvat hon skal siga nú tað er slet iki tað jú altso eg vet ikki hussu eg skal siga tað pent men at at siga at tað tresertia motskot altso hetta er sama uppskot sum altso eg eg dugi ikki at síggja at eg ma sigur at at trúvnar nevnd lagt eitt mýtt lógaruppskot fram her nakrar broytingar í og eg kendi meg væl aftur í í fleiri av sæ broytingunum og tað vil so vera altso vit eru seytjan fólk í hvørsfall sum skulu blíva samd fyri at fáa te ígjøgnum so eg haldi eg gleði meg virkuliga til at at fara í gongd og fara at vit kundu kunnu fara at byggja
hra fyri so nógvar pengar sum ongantíð fegnast
takkfyrja so er tað annika olsen gersuvæja takk fyri harra formaður eg skal eisini takka landsstýriskvinnuni fyri at hava megnað at fingið allar hesar pengarnar til at fíggja bústaðið kring alt landið tað er fantastiskt og takk henni fyri eitt gott samstarv eisini um um álitið og teir broytingar sum hava verið hetta verður i eitt nokk so undarligt kjak um het her mann ikki kann byggja barnastovnar altso soleiðs sum eg skilji tað rætt altso bústovnar og barnaog barnastovnar su mær dámar øgiliga gott tankan hjá landsstýriskvinni at byggja hesa her barnastovnarnum heldur enn eitt stórt barnaheim sum institutionaliserar hesi børnini og hvat er munurin á barnastovnum og bústovnum altso tú betalur eisini raksturin av bústovunum sum tú eisini kemur at gera á á barnastovna so tað er eingin mununur og kommunurnar betala fyri fyri børnini sum koma á á barnað

esbet mersedis gunlesdettur ger sovælja takk fyri og takk fyri orðini gjøgnum formanin annika olsen og pláss tað ati sum er so betalir tað almenna leiði til mansiur har sum vit leiga allar møguliga staðnar hús til tilbørn sum eru tikin heiman o umsorganar yvirtikin og í so máta altso um tey so betala leiðina til bústaðir eg dugi ikki ordiliga at síggja hann
tað viktigasta má vera tað verður betalt takk fyri harra formaður ja so er tað
jóhanne joensen gersu væl takkfyrihara formaður nú sigur landsstýriskvinnan at hon ætlar at byggja búeindir og te havi eg hoyrt hanna sagt fyrr runt um føroya land ætlaði bara at spyrja hana um um hon hevursamband við ávísar økir í landinum ella ávísar kommunur um um hon hevur han gjørtsær tankar um hvar hon ætlar at byggja seg hes
dreindirnar og búða eintina takk fyri
so er tað landsstýriskvinnan gjørt vælja takk fyri harra formaður sum sagt so fari eg ikki at siga nakað áðrenn pakkin er samtyktur øll hava sínar tankar tann at spyrjarin hevur eisini og tað eru fleiri kommunur sum hava sett seg í samband við landsstýriskvinnuna um at byggja íbúðir ymiskar staðnar í føroyum og eg haldi tað er so positivt og tað er so hugaligt at síggja hvussu hvussu spentu fólkið runt um alt landið eru kommunurnar eisini so eg ivist onga løtu í at vit fara at finna

ja so er tað magnus rasmussen ger so væl ja takk fyri formaður tað er mangt so bendir á at hesin pakkin verður samtyktir áðrenn vit fara í páskafrí vit hava hoyrt at bústaðir bíða leingi eftir sær ella lan í heimildini fleiri verkætlanir liggja klárar og tí mín spurning landsstýriskvinnuna hvussu skjótt fara vit nú eftir páskir at síggja tað at vit hava givið sær lan í heimildina at vit fara
síggja nakað fara í gongd takk fyri
velspæl myrkenskundisdagurin ja takk fyri tær for mær eg vil siga upp á tann mann eg vóni tær skjótari enn teir ja tað almenna vanliga almenna byggir tað má eg siga og tað havi eg eisini ein vón um og eg at mín partur skal ikki liggja eftir eg ætli mær gongd beinanvegin men tað sigur seg sjálvt at tað gongur ein løta áðrenn vit síggja húsið kemur upp men eg var onga løtu í um hetta verður samtykk hvat er vóni og vanti so fer landsstýriskvinnan í gongd við
tað sama takk fyri harra formaður ja tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið tr orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í málinum og tað er soleiðis at tað eru tvey broytingaruppskot tað er eitt broytingaruppskot ja vit fara at atkvøða nú kanska vit fáa frið í tingsalinum vit atkvøða fyrst um broytingaruppskotið hjá minnilutanum og tað ertað er siri stenberg eygun samuelsen og hervør posdóttir sum hava lagt broytingaruppskot fram vit atkvøða fyrsta um tað tað gera vit núbroytingaruppskot frá minnulutanum vussu nógvavið ja vit er liðug at atkvøða málið er fallið ella broytingaruppskotið í falli tíer trettan atkvøður ímóti og tíggju fyri og eingin blonk so tað broytingaruppskotið í fallið og vit fara so at atkvøða um hitt broytingaruppskotið sum er frá meirilutanum una rasmussen rósu samuelsen annika olsen og erhard joensen og tað atkvøða vit um nú broytingaruppskotið frá meirilutanum vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er samtykt við trettan atkvøðum fyri tíggju ímóti og ongari blankari so skulu vit hava eina atkvøðugreiðslu afturat og tað er um málið soleiðis broyttvit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða tað er samtykt málið er samtykt tað er trettan atkvøðufyri fýraímóti og seks eru blankar so fer hetta málið soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani eg bara framløgu eftir á skránni í dag skal boða frá at skal ða boða frá einum fyrispurningi skrivli fyrispurn nummar ellivu tvey túsund og tjúgu kanska vit fáa sigin til fundurin er liðugur og hesin fyrispurningur er frá annika olsen til helga abramsen viðvíkjandi integratiónslóg tað verður nn settur á skrá til næsta fund at atkvøða um síðani skal eg boða frá at fíggjarnevndin hevur lagt álit fram í løgtingsmál nummar áttaoghálvfjerðs tað er uppskot til løgtslóg um broytinga løgslógu at byggja eitt búðheim og umlátingarheimi í tórshavn til børn og ung við autismum og fíggjarnevndin eisini lagt álit fram í løgtnsmál nummar átta nei nunummar einogfýrs orsaka tað er uppskot til eykajátanarlóg fyri februar tvey túsund og tjúgu so eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin og hann byrjar klokkan ellivu tr fýraogtjúgunda í mars í morgin fundur byrjar klokkn ellivu og tá er skráin hendan atkvøðugreiðslanm skrivligan fyrispurning nummar s strika ellivu tvey túsund og tjúgu til helga abrabsen frá anniku olsen viðvíkjandi integratiónslóg so eru munnligir fyrispurningar á skránni og framløgu so er hesin fundur lokin